og vit fara til dagsskránna í dag annans septembur og tað eru munnligur spurningar á skránni og tað teir eru ikki færri enn seksogtjúgu heru teir skránni og tann fyrsta taðn fyrsti er til jenus arana landsstýrismann í uttanríkismentamálum og hann er vitjandi koronastøvuni umborð á útlendskum skipum í føroyskum sjóøki og samskifti við russiskar myndugleikar tað er kristina háfozz sum eigur tann spurningin hon fær orðið fyrst ger so væl ja takk fyri
ja í summar so hava trý ítlendsk skip ið hava lagt av landi í føroyum tíverri verður rakt av stórum útbrotum avkoronaviðurhúsinum og fleiri persónar eru sum kunnu eisini innlagt á landssjúkrahúsinum álvarsliga sjúrkhir samstundis so er tað tíverri eisini komið fyri ati ávísir skiparar ikki hava fylgt tilráðingunum frá føroyska heilsumyndugleikunum og hava lagt frá landi aftur uttan at kanna alla manningina og uttan at senda manningina heim og hetta kann hava sett bæði lív og heilsu í vága hjá útlendskum manningunum vit vita a hetta er eisini sett krøv til tað føroyska heilsuverkið samstundis hevur landstýrismaðrin í uttanrikismálunum vísit á at hann ynskir at fara undir at samskifti og er nokk farin undir at samskifti við russiskar myndugleikar um málið og fyri at fáa lýst hetta málið havur so sett hesar spurningar til landsrsmann hvat samskifti hevur verið og ella væntast at vera við russiskar myndugleikar um koronastøðuna umborð á russiskum skipum í føroyskum sjóøki hava ruski myndugleikar sett nýggj krøv til manningar og ella skiparar umborð á russskum skipum í føroyskum sjóøki eftir seinastu tilburðirnar har russisk skip vórðu rakt av kovi nítjan kunnu nýggj krøv væntast at verða sett til koronakanningar við meira um manningum umborð á útlendskum skipum sum heild ið ætla sær í sjóøki frameftir ber tað til og hvussu heldur landsstýrismaðurin at trygd og heilsa í samband við komnvið nítjan verður best tryggjað hjá útlendskum sjóvfólki í føroyskum sjóøki hatta varðu spurninguri ja so fær landsstýrismaðurin orðið
jenus arana ger so væl
takk fyri harra formaður fyrsti spurningur var hvat samskifti hevur verið og ella væntast at vera við russiskar myndugleikar um koronustøðuna umborð á russiskum skipum o føroyskum sjógvi ella sjóøki og har svarið samband hevur verið ímillum føroysku sendstovuna í russlandi og avvarandi russiskar myndugleikar í sambandi við støðuna viðvíkjandi russiskum skipum í føroyskum sjóøki hetta samskiftið hevur serliga havt til endamáls at umráða hvussu okur á bestan hátt samskifta um slík mál framyvir soleiðis at slíkar hendingar kunna handfara so skjótt og munagott sum gjørligt harumframt hevur endamálið verið at fingið greiða á galdandi mannagongdum í russlandi í slíkum málum í russlandi er álagt at manningin á skipum i berarussiska flaggið skulu kannast fyri koronu áðrenn tey fara áðrenn farið verður úr russiskari havn tað er heimsumálaráðið írusslandi hevur ábyrgdina av hesum fundur verður aftur í næstum soleiðis hevur verið samskift mótum føroysku og russisku sentstovuna og keypmannahavn har russiski myndugleikar regluliga hava fingið eina dagførda kunning um støðuna eisini hava partarnir umrøtt hvussu farið skal fram víðari í ítøkiliga málini og fundur verður eisini har í næstum har ið partarnir millum annað eisini fara at umrøða hvussu tað framyvir fer at ber a til at fyribyrgja avmarka og loysa líknandi mál á bestan hátt sor nummar tvey spurningur hava russiskir myndugleikar sett nýggj krøv til manningar og ella skiparar umborð á russiskum skipum í føroyskum sjóvíki eftir seinastu tilburðirnar har russisk skip vórðu rakt av korvið nítjan nú er sjálvandi ikki nevnt hjá mær at vita hvat gangur fyri ski í russlandi men tað sum okur vita tað er tað at síðani hesa hendingina ella hes hendingarnar á russiskum skipum í víkar viðs juli og august hava avvarandi myndugleikar í russlandi av nýggjum vent sær til øll russisk reiaríur við tí og hyggja at vísa á galdandi treytir av koronukanningum áðrenn skip loysa og tað skuldi vónandi kunna hjálpt soleiðis at íkomnastøðan ikki kemurfyri af
riliga farin soeg svari hinum spurningurim men har riggar altso ikki nei tað er soleiðis at tað eru tveir minuttir til spyrjaran og svararan so kunnu onnur fáa orðið og í ein minutt í part og so er tað spyrjari svarara sum fáa tvær ferðira tveir minuttir afturat og nú er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað kristian andreasen ger so væl ein trupulleiki við at mann hevur staðfest koronu
borð á russiskum skipum og øðrum útlendskum fartøum er tað at tey verða skrásett sum eitt føroyskt tilfeldi og harvið ger tað okkum for treð sum sum land at tølini líva so høg at vit koma á reyða lista og so víðari evi at spyrja lanstýrsmannum um tð ikki ber til at skráseta ser tilburðinum øðrvísi solisi at tað ikki teler við sum sum innlendis smitta í føroyum takk fyri ja og so er tað hennericoldgersvæ
akk harra formaður nú erman øtarstæ ett sindur við tá mann hoyrir at eitt skipi
sum størrapartin av manningini er sjúk sleppur út aftur ella fer út aftur í harlaða taki okur hava sjóvindustýri og alla aðrasta brúkar mann nakað sum eitur portstaðate control hvar ið tú hevur myndugleika til at fara umborð at kontrollera um forholdini eru í ordan ikki minst fyri trygdina á manningini og tað virkar sum mann hoyrir ikki kvekk um sjóvindustýrið í hesum førum her er øll onnur á bananum uttan sjóðum stýri sum sum sum sum sum heøguleika eftir mínum tykjum møguleika at stoppa einum skipi at fara út aftur tá ið so stórur partur av manningini ikki er arbeiðsvørður tað virkar eftir einum løgi at mann ikki hoyrir eitt orður til sjónarstýri í hesum førum ja so er tað tað spyrjarin

ja eg fari at takka landstýrsmanninum fyri svarini tað er gott at hoyra at tað er tætt samskifti millum partarnar tað er eingin ivi um at bæði føroyskir og eg gangi út frá eisini at rusiski myndugleikar eru áhugaðir í at fáa loyst hesa støðuna og fáa fyribirst at vit fáa fleiri líknandi støður sum vit hava sæð seinast tíðina tað er hvørgi vit ella russiskimyndugleikar áhuga í so tað er vónandi keyp mann á mál við eini endaligari loysn á hesum men tað at manningarnar sum verða kannaðar í russlandi áðrenn tir fara umborð tað er hvørfall eitt stig á røttu leiði so er at tryggja sær eisini at tað verður gjørt hin síðan er tann at at teir skiparar ið fáa boð frá føroyskum heilsumyndugleikum tað hevðiverið øgiliga gott um teir fingu boð eisini fá russisku myndugleikum um at mann fylgir teimum tilmælum tí sum onkra viðmerkaar vísa á her eisini vit eru jú nógv sum hava gingið up í kimrað okkum um hesir manningarnar sum hava lagt frá landi eg havi hugsað kað um altso at hugsað um familjurnar sum sita heima og skipini eru farin út altso mannhe hoyrt allsjúku hvat fór tað enda við og tað endaði tíverri eisini við at eina skipi kom aftur til føroyar og á tveir av manningunim vóru álvarsligar sjúkir so álvarsliga sjúrkir at teir endaðu intensivudeild so ja eg vóni bara at vit kundu gera alt tað vit eru ment fyri at tryggja heilsu og trygd umborð á hesum skipinum best møguligt og og gott at hoyra landstýrismaðurin arbeiði við tí vivíkjandi hagtølum sum ein viðmerkaravar inni á púrasamd eg haldi tað tykist øgiliga løgið at hesi her manningarnir innganga í tey føroysku hagtølini ikki minst eftir at tað er farin úr føroyskum sjóøki so er tað framhaldandi ein partur av hagtølum í føroyum su egkunn hugsað mum at hoyrt um landstýrsmaðurin tekur tað upp eisini tí kann tað kanska henda at hesin manningarnar enda við bæði at vera við tí russisku hagtølunum og teimum føroysku so gevur tað jú eisini eina skeiva mynd annars eitt skip varð eisini undir litaviskum flaggi eg kundi hugsa mært hoyrt um tað kanska hevu verið nakaðsamskifti tann vegin eisini takkfyri so er tað landstýrismaðurin aftur jenisarana
ger so væl
vilski okur taka tann triðja spurningin sum ljóðaði nýggj krøv væntast at verða sett til koronukanningar við meira av manningum umborð á úslendsku skipanin ætlað sær føroyskt sjóøkið frameftir so er tað soleiðis at føroyska sjóvøkið fevnir um havøkið uttan fyri tólvfjórðings linjuna frá grundlinjunum at rokna og út til itru mørkini á havøkinum hetta sjóvøkið skal roknas sum altjóða sjógvur burtursæð frá rættindunum sum eitt trandalands sansara el havrættari sáttmála sameillutjóða hevur í hesum øki her uppi í at umsita livandi tilfeingi føroyar hava ikki heimild at seta krøv um koronukanning av manningum umborð á skipum í bera annað flagg enn merkið í hesum havøki leggja skal tó afturat at í innara umveldinum tað vil siga at havøkið landmegingrundlinjurnar hava strandalond munandi meira heimildir tó er ikki í ímbúðnar at seta krøv av umrødda slagi til tess at loyva triðjalandsskipum at koma í innara umveldi øh so er tað spurningurin um skrásetingarnar sum kristian andreasen spurdi og onkr annar eisini viðmerki og tað er ein spurningur sum longu er ja hann er hvussu tikin upp og landslæknin hevur boðað okum frá at framyvir so fara tvær ymiskar skrásetingar verða gjørdir tað er veruligir føroyskir skrásetingar altso skrásetingar um føroyingar smittaðar sjúkhur og suvíðari og so verður hittskilt frá og verður lýst í aðrari skráseting og tað er rímiligt tí at hetta her kann kosta okkum nógv og koma á reyða listan fyri nakað sum ikki ikki tilkemur okum so eg vóni at tað kemur at fungera tað sum hann hevur skriserað fyri okum nú fer at henda jao færkristinhófoss
orðið
smargersuvælja tað er gleðiligt at hoyra at hagtølini fara at verða uppgjørd nakað øðrvís tí tað sigur seg sjálvt at tá vit fáa so stór tøl inni okkara hagtøl til dømis trýogtjúgu nýggjar tilburðir í einari viku jamen so rúka vit beinanveg upp á henda so kallaða reyða listan og og tað hevur beinanvegir avleiðingar fyri hvar føroyingar kunnu fara og hvørjir kunnu koma her eitt annað eisini í mun til hagtølin hevði verið at tað hevðiverið ótrúliga gott um um føroyskur myndugleikar eisini kundi pployst lýst meira um hvussu nógv vit kanna í føroyum tí atjú minni tú kannaði jú minni finnur tú jú meir at tú kannað jú meira finnur tú so bara at hyggja aftir hvussu nógv hava staðfest smittuna uttan at hyggja ft hvussunógv er kanna gevur ein øgiliga skeiva mynd tá mann samanber tvørtur um lond og tað sum mann vur kanska hevði verið í ein minst líka góður máti var at hugt at hvussu nógv testa positivt av teimum sum verða kannaði í teimum ymsu londunum í mun til bara hyggja eftir hvusu nógv positva eru tí so er tað bara at gera sum mann ger í ávísum londum har mann velur kanningarnar frá somen hatta er gott at mann fer at dagføra sær hagtølini gleðiligt atsamskifti er í í gongd eisini vi russiskar myndugleikar nú kunn landsstýrismaðurin ikki inn á hetta við tí skipinum sum var úr litaða eg vet ikium mann fær stundir líka at at siga nakað um nakað samskifti hevur verið við við teir myndugleikarnar havi annars sjálv hugsað eisini at at nú tá vit eru í hesari tíðini og hendan tíðin fer at vara nakað afturat við við korona kann kanska undra tann mátan vit leggja lata útlan skip leggja v landi í føroyum at tey sleppa at ganga tvørtur um tey ymisku skipini er tað nakað mann kanska kundi hugt at vit burdu havt rímiligt av kaikanti í føroyum til at bjóða skipinum at lagt sæg at andið manningarnir sloppu frá at fara í skipini hjá hvørjum øðrum eg vildi bara hildið at tað var ein fyrimunur bæði fyri tey reiðaríini og fyri trygdina hjá manningunum og fyri at sleppa undan óneyðugar smittu men men eg veit at tað er eisini samstarv millum tey skipini og sovíðari men í hvørfalli má mán ganga út frá at tey hava allan áhuga í at royna at halda manningarnar so atskiltar sum møguligt takk fyri ja so fær jenis
ðseinasta orðið samba við hendan spurning ger so vælskip liggja uttan á hvørjum øðrum tey klættra frá
skipið til skip tað er eingin ivi um at tað økir um um ja íorsaka tað er eingin ivi um at tað økir um um smittuvandan og hatta er nakað sum eg vóni at teir myndugleikarnir sum vara av tí taka upp so avgjørt annars vil g siga at samskifti ja samskifti sum hevur verið bæði millum sendstovurnar í russlandi í moskua og russkar myndugleikar og millumí ið í í sendstovu millum semdstovuna í keypmannahavn og ambasatina har tað hevur verið eitt øgiliga fyrimyndarligt og virðiligt samband sum sum eg avgjørt seti prís uppá og okur hava merkt í hvussu kensluna av at at russar veruliga taka hetta her í av álvara tí hetta hevur jú eisini nakað við teir at gera altso at at teirra makrelfiskiskapar knappligan verður tekdur saman við koronasmittu tað tað kann ikki vera vera gott fyri teir øog so er tað her við statistikkinum hvussu nógv verða kannaði eg trúði at tað tað altso okur hoyra tað í útvarpinum hvussu ser hvønn dag hvussu nógv blivur kannaði í í gjár at ikki framgongur av sastykkinum á koronasíðuni vistú g ikki ger so burdi tað kunna latið seg gjørt að fingið tað afturat tað tað skal eg hvussu biðja onkran fara og hyggja at og kannað viðvíkjandi skipinum frá frá libia tað fór jú tað var eitt farmaskip sum lá saman við hasum báðum russisku skipunum tóku farm frá teimum og tað fór so avstað men har má eg siga at eg havi ikki verið involveraður í hvussu tað endaði við tí kanska eg helst mítt øki men meni men eg kann spyrja um tað ja takk fyri so er hesin spurni
mingurin avgreiddur vit fara til næsta spurning og nú er tað spurningar til løgmann og tann fyrsta spurningin til løgmann eigur kristinahálfoss og hann er viðvíkjandi møguligari avlurting føroyskum borgarum og vinnufyritøkum tað er kristina halfoss sum fær orðið ger so væl
ja fyri fáum døgum síðani so kom fram at danska fegnartænastan hevur latið amerikonsku fregnartænastuni samskiftsupplýsingar um danskar borgarar samstundis so hava núverandi landsstýri og samgongan samtykti nýggja lóggávu ið gevur donsku fregnartænastuni víðfevnandi heimildir at avlurta eisini føroyskar borarar og eg kann leggja afturat at í undanfarna vælskeiði vóru vit landsstýrisfólk hartil kunnaði um at tekin vóru um at onkur avlurtaði okkara fartelefonir men tað var ikki greitt hvør møguliga avlurtaði hesir so fyri at fáa staðfest um føroyski borgarar ella vinnufyritøkur verða avlurtað av donsku fregnatænastuni og fyri at fáa lýst um føroyskar samskiftisupplýsingar eru lætnar amerikonsku fregnatænastuni verða hesir spurningar settir løgmanni hevur danska fregnartænastan atgongd til talgilt samskifti hjá føroyskum borgarum ella vinnufyritøkum í føroyum er partur av teimum avlurtingunum ið danska fregnartænastan hevur latiðt amerikonsku fregnartænastuni samskiftsupplýsingar hjá føroyskum borgarum ella vinnufyritøkum hevur løgmaður spurt ella ferð løgmaður at spyrja danskar myndugleikar um danska fregnartænastan avlurtar føroyskar borgarar ella vinnufyritøkur og hvat ger landsstýrið fyri at tryggja at føroyski borgarar og vinnufyritøkur ikki verða avlortað av donsku freknartænastuni ella av øðrum takk fyri ja so er tað løgmaður sum fær
at svara ger so væl ja
harra formaður ja fyrsta av øllum haldi eg at mann skal ga sær greitt hvat f er fyri nakað tað stendur jú fyri forfarseftirettstjens og eg serliga kanska at verja fyri uttan frákomandi og ikki so nógv internt í samfelagnum tað vil siga at sannlíkindini fyri at mann hevur kannað her nakran í føroyum persónar í føroyum eru sikkurt ikki s serliga stór men mann veit jú aldrin heftar alt klassifiseraðar upplýsingar so útgangsstøðið fyri er at forfarts estirneskenesi er altso eitt organ sum er óheft ein statur í statinum har eingin skal hava innlit í nakað sum helst men teir skulu sjálvandi fyri at halda seg til og arbeiða eftir teimum reglunum teimum lógum sum teir eru undirlagdir manskilur sjálvandi væl at hetta málið stingur seg uppher heima í føroyum eisini tí tað var ógvuliga nógv gjørt urtrúr hesum málinum niðri í danmark síðstu vikunar kann man siga síðstu tvær vikuna halda síðan tað kom fram og tað er ett mál sum er eynt fyri nógveisini politisku skipanini at hetta er farið fram og sum eg skilji tað uttan at eg veit nakað um tað yvirhøvur tí heta r alkað sera upplýsingar og eg havi ikki fingið nakað kunning heldur úr danmark um hetta máli sum so so er hetta eitt mál har mann bæði kanska hevur umgingist at farið víðari við málim har mann hevur havt mistankumspionasiu tað er sá sjálvum er eitt sindur kryptiskt og harumframt kanska eisini at mann er farin út um síni befoyesi sum mann hevur so eg vil siga soleiðisnar ati danska stjørnin hevur longu sett eyka kanningar íverk hóast mann hevur bæði eftirlit og serlig kontrollorganir til at tryggja at alt tað fer fram í f fer fram eftir reglunum so hevur mann nú avgjørt politiskt at seta enn meira kanningar verk um ff e hvussu tað hevur fungerað og hvat manglar og eventuelta broyta lóggávu økinum og eg fari so eisini at heita á landsstýrismannin ella havið heitta á landssýrismannin í uttanríkis og mentamálum sum umsitir trygdarmál landsstýrinum at taka spurningin upp við verjumálaráðharran um tað er soleiðis at f hevur gjørt nakað í føroyum sum teir avgjørt ikki skulu hóast eg haldi at sannleikin eru smá men eg r eg havi heitta á landsstýrismannum um at fara íella íseta seg í samband við verjumálaráran fyri at kanna um nakað er ís málinum sum vit kjemu í føroyum takk hara formaðurja
so tað eru ikki onnur sum hava biðið um orðið so farið spyrja norðuri aftur kristina háfoss ger so væl
eg fari at takka løgmanni fyri svarið og tað er gott at tann heitt á landsstýrismanninum um at venda sær i til danskar myndugleikar fyri at hoyra nærri um tað er so atføroyskar upplýsingar eisini eru latnar víðari tilamerikonskufregnartænastuna og vónandi kann fáas eit gott og greitt svar men tað er eingin ivi um at við tí lóggávuni sum vit hava á økinum har sum mann gevur donskum fregnartænastu myndugleikunum øgiliga øgiliga víðari heimildir so er tað ófatiliga trupult at at fáa innlit í hetta økið vit hava víst á tað fleiri ferðirar eisini vit í tjóðveldi atiat tað er so ómetaliga neyðugt at vit fáa hesa lóggávuna á føroyska hendur og at vit tryggja okkum at føroysku myndugleikar so ella so hava eftirlit vit skulu ikki verða neyug yvir vit vita væl at at yvirvaking fyrigongur á so ómetaliga nógvum plattformunni í hesum døgum í hesum talgilda heiminum men tá ið vit sum føroyski myndugleikar ikki ein gongd hava rætt til at fáa nakað sum hasa innlit tað er ein trupulleiki o løgmaður nevnditað nokk so væl hann sigur at hendan danska fregnartænastuna er eitt slag av stati í statinum sum eingin hevur eftirlit við tað er nokk ikki heilt rætt altso danski myndugleikar hava nokk danski danska stjórnin kann fáa tær upplýsingar sum hon ynskir tað eri hundrað prosent vís í ømen vit úr føroyum hava tíverri ongalóggáva sum sigur at vit hava rætt til nakrar upplýsingar so tá ið vit spyrja so hava vit hel iski rætt kanska til at fáa tey neyðugu svarini og tað er tey ta heimildina vit mangla haldi eg í so ófatiliga stóran mun men eg vil ynskja løgmann góða eydnu og landsstýrismanninum sum vegna landsstýrið fer at spyrja eftir hesum upplýsingu um føroyska upplýsingar hava verið partur av hesum her men samstundis so hevði g veruliga ynskt at vita eisini kundi tikið saman hendir r á løgtingi og sett okkum fyri at vunnið okkum tar neyðugu heimildirnar her so at vit í føroyum hava hesa lóggávuna og eisini tryggja okkum at vit í føroyum hava eftirlit við hvat føroyskar samskiftsupplýsingar verða brúktar til men nú tí fari men n løgmaður kann kanska svara víðari ppá spurningarso er tað løgmaður
ger so vælv udíku kina háfoss er tað nakað sum vit
kann mann siga kunna njóta gott ag í ríkisfelagsskapinum so er tað júst tað at vit blíva ein størri oynd ein eind sum orkar at hava verju og verja okkum og hava allar tær kontrollinstansir sum eru skulu vit gera allar tær uppgávurnar í føroyum so gera vit ikki annað enn at umsita og umsita g umsita hvønn annan her ð er tað altso eitt oregan sum er yvirorðna fyri allan ríkisfelagsskapin har mann hevur ja eina verju mann kundi eisini t spurningin við skulu vit hava eina føroyska verju skuluhava ein føroyskan her og so víðari er tað tað sum kristina hafoss og tjóðveldi ætlar har eri eg har haldi eg all vit at vit eru ósamd er tað nakað sum vit kunna hava stórir sviðurmunnur av so er tað júst á hesum økinum har vit sum føroyingar kunnu velja at vera uttan fyri at hava nakran her og ikki av herskild og so víðari ella vit kunnu velja at ynskja at sleppa inn í tann danska herin vissu vit ynskja tað sum borgarar men tað er tað nøkur sum gera ikki er tað nógv men tað eru nakrir føroyingar sum ynskja at fara tann vegin og tað sleppa tey um tey ynskja tað ynskja tey at vera uttanveltaði og ikki av herskyld og svíðari so sleppa tey eisini tað og tað haldi og vit skulu koma sig at vera glað fyri at vitja sum borgarar kunnu sleppa undan um vit ikki ynskja tað og er tað onkur og nøkur fá sum í dag sum ynskja tað so sleppa tey eisini tað tá tað kemur til at her við avlurting at mann blívur so øgiliga kløkkur av at mann vera avlurtaður tað haldi eg at vit eru komin forbí eg haldi at øll vita tað hvørt mansbarn í føyum eftir hondirni veit at tá tað er eitt luftbor í samband so er vandin fyri avlurting stórur mann roynir at gera allar allar møguligar krokteringar fyri at tað ikki skal vera møguligt at avlurta men tað hevur verið nógv frammi hetta seinasta árið og tað hevur verið vitan langt aftur í tíðina at vandur fyri avlurting innan fyri tøkni er stórur bæði tá ter luftborið men eisini tá tað er gjøgnum kaðal tí tað ber til við teknikkinum at grípa inn hóast mann roynir kropterar og hava teir forstaltingarnar sum skulu til fyri at eingin skal kunna fáa upplýsingar sum ikki eru ætlaðir ør so tað haldi ikki er nakað óvæntað takkar hora
afturat og nú er tað kristina halawoss fyrst ger so væl
eg haldi tað er nokk so fitt tá ið løgmaður heldur at tað er danski herðin sum kemur her úr verju føroyar í skríg tí eg haldi at tað hevur søgan víst okkum at at tá eru vit partur av tí kann mann siga bretsku verjuni í í sofall so so tað var ikki tann danski herðin sum kemur her og verja okkum í so fall at vit skuldu koma út í eina krígssøgu sum vit sjálvandi ikki vóna at vit koma koma afturí ahja viðvíkjandi samskifti altso nú nú spur ein spurningur var eg hvat ger landslorið fyr at tryggja at føroyski borgarar og føroyskar vinnufyritøkur ikki verða avlurtað av donsku fregnartænastuna o øðrum eg hevði ynskt at løgmaður svaraði tí meira ítøkiligt tí ati um vit ikki fáa samskifti sjálvandi skulu vit vera varin og tað er ótrúliga týðandi at vit vit hava ta neyðugu trygdina bæði rundan um tlegssamskifti og eisini teldusamskifti og annað men altso tað er mørk fyri hvussu trygd tú kanst gera tað og tá mást tú hava eina trygd fyri at landsstýrið til einohvørja tíð fer inn og verjir tær upplýsingarnar og tryggjar at tað ikki verður at avlurting ikki fer fram og taðn minsta mann kann gera haldi eg sjálv er at mann vendir sær til viðkomandi myndugleikar í hesum førinum til donsku fegnartænastuna og fær tær neyðugu upplýsingarnar umvegis donsku stjórnina um tað er neyðugt at hoyra jamen eru føroyski borgarar eru føroyski samskiftspplýsingar partur av hesum sum eg fari fram tað sum fór sum akum byrjaði hendan her fyrispurningin tað atupplýsingar um danskar borgarar farið til osa er rættiliga umfatandi altso sum eg skilji áv lanum h so kallað rádata um talgilt samskifti farið umvegis kaðal til eltil amerikanskan myndugleikar í áravís og tað hevur verið onkur lóggáva sum hevur loyvt nøkrum men mann meinað mánn seti spurnartekin við um alt er farið rætt fram nú tí er tað kanska rættiliga sannlíkt at føroyski borgari upplýsingar hjá føroyskum boroygarum m føroyskum vinnufyritikum er partur av hesum her sum er farið fram hesi árini men tað sum er bara tíðan hjá okkum nú er at fáa er tað so ov í so fall hvat mug vit gera fyri at at fyribyrgja og steðgaða so sum tar ikki kann halda áfram hitt er tað trygga samskiftið annars eisini í mun til ná løgmaðu fær orðið so er tað løgmaður sum
sum fær ga síðsta orðið í samband við hendan spurningin ger so væl ja ja takk harrar fora
fomaður tá tað kemur til kttrygd og og tað tøkni sum vit liva í í dag tá tøknin er sum vir liva í dag so havi eg altíð verið fullgreiðir yvir ella hvussu er nógv ár og í øllum førum hetta tíðarskeiðið í landsstýrinum at tá vit viðgera mál sum avgjørt ikki skulu kans mann siga koma úttí tað eru viðkvæmir og upplýsingar í ymsum slagi so eru telefonirnar ikki við á landsstýrisfundi og tøknin er ikki við á landsstýrisfundi soleiðis hava vit at at gera líka síðan hetta landsstýrið tók við og tað haldi eg sum eg royndi at siga í tí næsta umfarinum at eg haldi hvørt mansbarn í føroyum veit í dag at alt tað tú gert í tíni tøkniskipan um tað er ein teldil ella telda ella ein telefon er ein vandi fyri at onkur hyggur eftir hvat er tú gert og ert tú ein áhugaverdur persónur so er slíkindin fyri atonkur roynir at lúvara inna í tína telefon siggurt størri enn vist tað er ein eitt barn ella ein ein óskyldiug persónur sum ikki hevur kann man siga nakað sum sum ella tær upplýsingar sum eru týdningarmiklir fyri nakran annan og tí er tað vit sum politikarar eiga at vera serliga varin fyri at hvat tað er vit gera á telefonini hvar er telefonini tá vit sita og tosa fortóligt við onnur fólk og sovíðari tað er et blívun ein natúrligur partur av daglidegnum hjá føroya fólki eins og hjá øllum heiminum vit kenna nógvar sakir og nú dukkar henda sakin upp hetta er eitt sindur øðrvísi karakter hetta snýr seg um at allarhelsttopphemiligir upplýsingar eru farnir kanska onkustaðni sum ikki skuldi vera farnir atonkur mistongilig sak sum skuldi viðført at mann gjørdi nakað ikkihv gjárt og s víðari so hetta er opimbært ein øgiliga komplinserað sak og tí haldi egta er eitt sindur undarligt at standa her á løgtingi og viðgera nakað sum vit vita ja mær vitandi er taðikki eingong viðgjørt í fólkatinginum tí hetta er á ein sovorðnum høgum støði at mann eigur kanska felags politiskt ikki at standa og leggja hetta út á bliv og siga he gar hetta e hetta er tað sum gongur fyri seg r og har tað ger kanska tað at vit ikki verða sæð sum nóg búgvin til at viðgera slík mál sum hetta og tað haldi eg ein ein vansi fyri ta kas mann siga tað tað tann trúnaði mann roynir at uppbyggja eisini í ríkisfelagsskapinum fyri at kunna hava upplýsingar sum eru fortróligar og handla teir ímillum sun jatakk so er
er hesin spurningur eisini avgreiddur og vit fara til tann næsta spurningin og hann er eisini til løgmann og nú er tað beinta løvið sum eigur spurningin og hann er viðvíkjandi fundur við danska forsætis ráðharranum ja tú mást biðja um orðið vist beinta løvið fær orðið gerst væl ja takk fyri formaður
etr ein munnlig fyrispurningur til bára stein nielsen løgmann viðvíkjandi fundinum millum løgmann og danska forsætisráðaran spurningur eitt tað er hvørji samstørv í danska ríkinum vórðu viðgjørd millum løgmann og danska forsætisráðrann á fundinum spurningur tvey nevndur løgmaður fyri danska forsætisráðaranum at føroyar skulu hava fleiri heimildir á uttanríkispolitiska økinum og hvat sigur danski forsætasráðrin til hetta og viðmerkingar til spurningini eru at løgmansskrivstovan sendi herfyri út tíðindaskrivað um at løgmaður og danski forsatadirsráðrin høvdu verið á fundi og viðgjørt viðurskifti í danska ríkinum meira hevur kortini ikki verið fragt um fundin og tí verður hesin fyrispurningurin settur løgmanni og so kann eg eisini siga at tað er altso fundurin sum var við danska ella millum løgmannogdanska forsatsráran fimmogtjúgunda august í ár takk fyri hara formaður jak so fær
løgmaður orðið at svara ger so væl ja takk
karra formaður ja nú er tað næstan blivin soleiðisnar at visti ein landsstýrismaður dytta sovorð ein fund við onkran ja ambassadør ella ministara ella danskar ministara kanska serliga jamen so skal tað leggjast út allastaðnis jamen hvat er umrødt á fundinum og mann skal helst verað í uttanlandsnevndini áðrenn mann tosar við eina útlending og sovíðari eg eg má siga sum her eg haldi hetta her við at mann roynir at draga umsitingina fyrisitingina inn í løgtingið er ikki í tráð við stýriskipanalógina hetta er ein nýggjur trendur sum er komin inn í føroyskan politikk og her má eg so siga tað r tjóðveldið sum er trendsetarin og eg haldi ikki at tað r rætta leiðin at fara men til tann fundurin sum eg hevði mett trtivusn tann fimmogtjúgunda august tað var ein fundur har vit prátaðu um samstarvið ið ríisfelagsskapinum og tað eru sjálvandi nógv viðurskiftir í ríkisfelasskapinum í løtuni sum eru í spennandi legu samstundis sum gopolitiskt er tað eisini spennandi kring um í norðurattilantshavi har vit liggja kant mansn siga rímiliga mitt í leikinum og vit vóru samd um altso danski forsætasráðarnum og eg vóru samd um ati vit eiga sjálvandi at gagnnýta allar teir møguleikarnar sum liggja í ríkisferaskapinum og at vit eiga at gera alt fyri at hesi verða gagnnýttir til fulnar bæði fyri danmark fyri føroyar og fyri grønland so eg haldi at tað er í høvuðsheitnun um tað sum bleiv viðgjørt á fundinum men sum sagt eg undrist eitt lítið sindur yvir hefta her at mann nú hvørja ferð mann hvurveriðíð einum fundi skal standa á løgsings røðarpalli og fortelja løgtinginum hvat prinsistøðgingið fyri seg á fundinum tí eg haldi tað at tað er ein natúrligur partur av fyrisitingini hjá landsstýrisfólkunum at hava fundir og royna at fáa ka mann siga tey dagligu fyrisikarligu viðurskiftini ati at glíða so gott sum til ber og tí undrar tað meg nú at mann roynir at draga hesi her málini inn í løgtingið hvørja ferð ein landsstýrismaður hevu verið á fundi við onkran útlending takk harra formaður jatakk so er tað onnur sum kunnu fáa orð

løgtingið áhuga seð fyri hesum málinum og eg eri ikki samd við løgmannim tá hann setir spurnartekin við jamen hví skal mann spyrja so nógv um hesi málini til dømislandstýrismaðurin í uttanríkismálunum hevur verið á nøkrum fundum har hann komin úti eftirfylgjandi víst á at hað verðið talan um øgiliga týðandi mál tað sum siður hevur verið hvørfalt mína tíð í politikki hevur verið tað at landsstýrið stendur nógv sterkari táið farið verður samskifti við til dømis útlendskar uttanríkisráðharar um mál í so fall at hann hevur eitt gott sterkt politisk spakland og hevur viðgjørt málið saman við uttanlandsnevndini hevur ráðført seg har og mærkunna so royna vit altíð politiskt at standa saman tvørtur um samgonguandstøðu til dømis serliga við uttanríkismálunum so eg haldi mann skal meira at síggja tað sum ein styrki at mann hevur viðgjørt tað saman við løgtinginum áðrenn mann fer á á fundir annars kundi eg hugsað mær um at hoyrt um at løgmaður kundi verit sindr meira ítøkiligur í mun til hendan fundin við met petersen hevur mann eisini viðgjørt til dømis tann talgilda føroyska samleikan at hann skal kunna brúkastso er tað høgni hoydal

løgmansskrivstovan sum sendi út á tíðindaskriv um at bárðu nielsen hevði verið á fundi við danska forsetsráðharran har eg bara at læsa sum at mann skuldi tað var isovorðu fropagandaorð útvikla ella menna ríkisfelagsskapin vitn husað mær bara at løgmaður fortaldu okkum hvat tað merkir og tað hugsi eg serliga um uttanríkispolitikk og hann kundi ngivið okkum eitt dømi um at har í danmark og føroyar og grønland hava havt sama politikk mótvegis øðrum londum at hevur ein fyrimunur fyri føroyar vit kunn taka ímóti vigis russlandi mótvegis es í fiskivinnusamráðingnum hvar hevur tað verið til gagns at mann sigur tað t tað skal vera eitt ríki sum hevur eina rødd í okkara viðurskiftum við onnur lond og um rættindi hjá okara londum eg kenni einki dømi eg haldi bara tað vera ein fyrimunur har vit hava sjálv røkt okkara egna utanríkispolitikk som eg hugsaði mær bara at løgmaður segði okkum hvar hevur tað verið ein fyrimunur at vit hava gjørt akkurát sum danmark tá tað kemur til okkara viðurskiftir við útheimimjósorda henrikold

tí so alt diskussión og hvussu mann orðaskifti tá eina verðin og fundi eg hoyrdi at jensara nevndi verða ein fundi uttan ríkismálaráran og tann amerikanska eisini og hann var ikki lendur aftur haldi eg akkurát ikki lendur aftur tá boðaði hann frá at forlíti at vitan um hvøl tað var í rættidagardag at spæla um sum slóðið ígjøgnum og eg havi skilt á lagnum tað er tað slett ikki komuleikanarvegin við tí men men tað havi eg forlítið at forlítið av vitanum so fór mann at síggja tað var rættiliga spekielt at mann boðaði frá at uttan at løgmaðurin var talað eitt orðum eg tykki ikki lølda visti av dega eingang at at hetta var undirveis ja so er tað tað
spyrjarin sum fær orðið aftur løgið ger so vælja takk fyri
har formaður um saktsta sum løgmaður bleiv hálvgum fúrtin av løgtingslimir loyva sær at spyrja um a arbeiði hjá løgmanni men eg vil siga at við allari virðing tá ið løgmaður hevur hug um eg so mat siga brúka orðið reypa av einum fundi við danska forsetráðran og løgmansskrivstovan sendir eitt stórt tíðindaskriv út um at løgmaður in metti freur ser viðgjørt ríkisfelagsskapin við stórari mynd so haldi eg tað natúrligt at bæði løgtingsfólk og almenningurin færa áhuga fyri hesum fundinum tað skal so eisini sigast ataðe ikki bara løgmaður sum sendi slík tíðinda skriv út tað ger tað øll eisini undanfarna samgonga men eg haldi natúrligt at bæði løgtingið og almenningurin vísa áhuga fyri arbeiðinum hjá løgmanni og løgmaður svaraði ikki hann segði ikki nógv í svarinum og svaraði helst ikki seinna spurninginum tí eg kundi eg hugsað mær at endurtikið nevndir løgmaður fyri danska forsætasráðrunum at føroyar skuldu hava fleiri heimildir á uttanrítispolitiska økinum og hvat sigur danski forsætasráðrin til hetta takk fyrihara formaður ja so er tað løgmaður
ger so væl ja takk harra formaður nú vil eg
næstan vendatíð síðsta hjá beint løgi fyrst og siga eg eg sigi næstan gud nái meg vi seg ikki kunnaði um at eg hevði verið á fundi við danska statsmistar tað hevði verið tað heilt stóra tvrð ein hemmiligur fundur funnið stað millum løgmann og danska forsetaráðaran tá hevði eg verið galið so eg veit ikki hvar eg skal velja hvørja linju skal velja um eg skal lata vera við at kunna um fundirnar sum eg havi tá ið tað hvussu r ikki gott nokk ø og tí havi eg valt tann loystin at visti tað er ein fundur eg havi á politiskum støði so havi eg valt at tað verða alment kunnað um tað men alt gott um tað eg tað er rætt at eg gjørdi o lítið burturúr ti tíðinraðn frá mær í sambandi við hetta her ítøkiliga um altso fleiri heimildir uttanvíksplisk økinum har er tað soleiðis at har er eitt arbeiði í gongd tá mær set í gongd beinanvegin tá hetta landsstýrið kom til um at finna ein loysn fyri hvussu vit á øllum økjum sum vit koma á føroyum fáa fult og heilt bæði innlit og vera við í teimum avgerðunum sum eru tað hava vit sett í gongd og tað koyrir so tað bleiv nokk ikki beinleiðis tikið upp í hesum fundinum men tá ett arbeiði sum er í gongd og tað verður arbeitt við at finna loysnir fyri hvussu kunnu vit fáa hetta samstarvi at fungera eg veit væl at endamálini eru ymiskt hjá okkum á sambandsflokkinum til dømis og tjóðveldinum tjóðveldi ynskir ikki at forbetra samstarvið sambandsflokkurin heldur at vit sjálvandi skuldu vit hava so gott samstarv sum til ber eisini í ríkisfelagsskapinum og tá høgni hoydal so sigur at jamen vit hava einki gjørt betur ið at verða ríkisfelagsskapinum har eru vit eisini ósamd tí at sjálvandi er er tað í fleiri førum ein fyrimunur og tað koma eisini spurningar seinni í dag sum koma at viðgera nakrar av teimum fyrimunum sum vit hava men tað er eingin ivi um at við at standa saman til dømis í arktis trúgvi eg at vit gjøgnum ríkisfelagsskapin standa munandi sterkari enn vit høvdu staðið sum eitt einsamalt land úti í norðurætlantshavi eitt lítið sindur í ja vit røkka inn um pularsirkulin við okkara víðkan sum hetta landsstýrið eisini gjørdistum eitt tað fyrsta av lndgrmsmarkinum norðureftir so tí sigir tað at tað eru fleiri fyrimunir av at vera í rísfróðaskapinum enn ikki at vera tað takkharar formaður ja so er tað beint ta lovi aftur

hara formaður ø ja løgmaður verður verður fyrtan tíma løgtings fólk nytta sær at spyrja um hendan fundrin um hann sigur at hevði hann ikki sæð entur tíðindaskrivað út so hevði fundurin verið tulkaður sum loyniligur men so má eg siga at fundurin onkursvegna hevur verið loyniligur tá ið løgmaður ikkivil svara á løgtinginum hvat eg spyrji ú ikki um beinleiðis um niður í detaljur eg spyrji hvat var hvat tosað var um so kann eg kanska heldur vísa til at eg haldi til dømis at landsstýrismaðurin í uttanríkismálum júst tað dugir hann øgiliga væl at tosa um tað sum eru relevant og áhugavert fyri bæði løgtingið og føroya fólk og ikki minst tá ið herfyri tað var ein analysa í donskum miðlum sum har danskir miðlar og anolitikarar hartaðu jenis arana landsstýrismann fyri at hann hevði sagt ov nógv og ikki bíðað eftir nær danska stjórnurin ætlaði at heima eitthvørt og nær tað hóskaði til danskar politikarar at koma við einum hvøroyum og tað við virðing fyri jensarana at hann hugsar um føroyingar og føroyar og nær tað passar til føroyingar og føroyar at fáa ting at vita í staðin fyri at bíða eftir nær tað passar dønum donskum politikarum men sjálvandi løgmaður skal sjávandi eisini hava tæ rósi at tað er sjálvandi gott at hann eisini hevur gott í samband við danska forsætisráðharhan so tað er ikki soleiðis at tað skal misskiljast takk fyriha formaður so er tað løgmaður sum fær
tað seinasta orðið ger frá ja takkar formaður nei eg eri ikki úr fyrst
tin men eg eg haldi bara ikki atað er rætt at mann ið løgt ella tekur tað upp í løgtinginum hvørja ferð ein landsstýrismaður ella løgmaður verð fundir við einum annar politikari í útheiminu tað tað haldi ikki rætt eg haldi at tað er ímóti stýrismaánnalógini eittanað stað tí stýrisipanalógin sum kom í gildi í fýraoghálvfems ásetti júst tað tað skuldi verið un skilnaður millum lóggevandi valdið og útvinnandi valdi og hetti her við at mann hvørja ferð mannhevr verð í einum fundi so skal mann annaðhvørt hava verið í uttanandsnevndini ella vað um konfrentera við enum spurningi í løgtinginum tað haldi eg onkursvegna er eitt lítið sindur við síðuna av tí sum ætlanin var við stýrisskipanarlógini øh eg haldi eg svaraði upp á spurningin eg svaraði hvat vit høvdu viðgjørt um møguleikar í ríkisfelagsskapinum og so nevndi í seinna umfarinum eisini hetther við uttanríkispolitisku heimildunum at tað varð lagt í eina trygga legu so eg veit ikki ordiliga hvat beint at lova m ena vita hon sigur eg ikki svarið men tá tað kemur til hetta málið konkreta málið sum eisini tikið upp í sambandi við at jensarana landsman utanríkismálin aftan á ein fund nevndi henda radarin hvart sonfelli hetta er ikki eitt nýtt mál radarin á somfelli var gjøgnumtunktur vil eg siga í haldi t tað var oktobur novembur mánað í fjør í li haldi eg var í einum tveimum kjaksendingum einum breddi í øllum førum og okkurt annað var eisini á skrá har eg skuldi standa og forsvara nakað sum ein frá forfarts ekotominum í danmark hevði tosað um út frá einari frágreiðing í tvey túsund og sekstan altso hetta er ein frágreiðing seki sekstan sum nevnir longu tá at mann vænta t innanfyri ikki alt ov nógv ár tá verður allarhelst neyðugt við eini radarasomfelli og tað er tað sum nú ja hvat nú r fýra ár er farin nú nærkast kanska tann dagurin at tað verður aktuelt men enn er tað ikki so ítøkiligt gjørt at mann er farin við nøkrum materiellu ella sovíðari mensoleiði nær sum tann geobolitiska støðan eisur tykir seg upp so er eingin ivi um at tað er meir meir aktuelt at tað helst verður neyðugt um vit vilja vera vard og vilja vera partur av vesturheiminum og nato og sovíðari at vit eisini luttaka við okkara parti so tað er eitt fakta sum hevur lagið á borðinum líka síðani tvey túsund og sekstan men nútá árini er gingin og geopolitiskastøðan er kanska enn meira spent er tað kanska meira aktuelt enn nakrantíðja
so er hesin spurningurin eisini avgreiddur og vit fara til fjórða spurning hann reist til løgmann og nú er tað siri steðberg fara orðið at spyrja og tað er viðvíkjandi koronakanningum av fólki sum koma sjóvegis til føroya siri steðberg fær orðið ger so
takk fyri harra formaður ja eg havi valt at seta hendan spurningin til løgmann eisini tí at eg haldi hetta økið e eitt indur fløkt so ev tk iki ordiliga hvør eigur beinleiðis málsøki men tað er hendan her undranin um um hvussu tað ber til ati øll ikki verða kannaðir sum koma inn í landið hvør er orsøkin til at fólk sum koma sjóvegis til føroyar ikki eru fevnd av kravdi koronakanningunum sum eru á flogvøllinum í norrøni øll sum ennars koma umvegis flogvøllim og sum koma við norrønu tað verða kannaði og oku hava fingið at vita eisini her inni at rekturav ág mann kann ikki frásiga sær tær kanningarnar men visti tú kemur við einum stuttleikabáti ella eitt annað ella fiskiskipi so er tað kravið ikki galdandi so ein undran um hvat tað er tað kann got at eg svara up á tað fyrr dag eg v ikki fingið tað við taðokur fáaste s illa luttikið í kjakinum og so eru spurningurin eisini um ætlanin er at kanningarstrategiin eisini skal umfata hesa skipaferðsluna soleiðis at øll sum koma til landið líkamikið hvussu tey koma inn fáa tikið eina test og tað er fyri at verja sjálvandi okra fólk við at steðga smittið við landaboskini tí at okur hava ikki smittið inni í landinum sum tað er nú so øll hevu øll verið í løtuni sum koma til føroyar kanna e um vegis flogvllin og við smyrjilein og hetta fyri at byrgja fyri at smitta kemur inn og samstundis vita okar fólk sum koma ið fiskiskipum ikki hava latið seg kanna og spurningurin er um hvørt fólk sum koma við stuttleikabátinum ella líknandi eisini verða kannaðir tað tykist undarligt at so stór orka verður líkt í at kanna á flogvøllinum og við norrønu viðsæ somu krøv ikki eru galdandi fyri øll sum koma til landið ogvurava verður vitni til at útlendsk fiskiskip hava t havt smittuð umborð og tí er eisini neyðugt at fáa upplýst um ætlan er at seta hesum skipum somu krøv sum verða sett øllum sum koma á umvegis flogvøllinum og við norrønu so tað evur meira tað er tað er nú havi eg so valt at spyrja løgmann um tað takk fyriso fær løgmaður orðið at svara ger so væl

til siristenberg tað er soleiðis ati epocmissjónin tók longu støðu tá junimánað i haldið tað var sjeyogtjúgunda juni frá tí dátuðinum at øll sum koma til føroyar skulu kannast fyri koronu hetta bleiv gjørt sambært grein sekstan í miðlógini og tað vil siga øll sum koma til føroyar bæði tey sum koma við flogfarið tey sum koma við ferðafólkaskipum her er tað so serliga norrøna og tey sum koma við stuttleikabátum tey sum koma við fiskiskipum og so víðari vistú skalt í land í føroyum skalt tú testast tað er púra greitt og tað hevur verið galdandi heilt frá sjeyogtjúgunda juni minnist meg rætt so tað er eingin ivi um at tað er ein eitt krav sum er sett og tað skal virðast og tað skal haldast og tað sum vit hava upplivað nú at fiskiskip komin inn serliga úr tá verður russisk har smittarnir verið serliga útbrotin har er tað blivið soleiðisnar at nú verður tað eg skal ikki siga tað verða hildið fýragin sum a vakt men tað er eingin ivi um at koma tey til lands so sleppa fólkini ikki í land yvirhøvur áðrenn tey eru testaði og í næsta umfari sleppa tey bara innan fyri ta girðingina sum er vist tey ikki hava kannmann siga gildiar grundgevingar fyri at koma víðari inn í landið so nú er tað kann mann siga soleiðisnar og tað hevr tað faktikt verið líkasom en sjeyinda juni at øll sum koma í land av fiskiskipum stuttleikabátum og sovíðari tey skulu testast og tað haldi eg vit øll eiga at fegnast um eg gang líka skoyta uppí til siur stenberg taðhevr verið frammi eisini fyrr her í dag undir einum øðrum spurningi tað er hett her við skrásetingarsmittum vit hava øll veri it sindur ørkymlaði um at tað skal ávirka føroysku hagtølini og seta okkum á reyða lista at hagtølini verða gjørdar upp soleiðis at útlendsk fiskiskifti kom inn við nógvum smittu umborð at tað skal gera føroyar blíva reyðar sjálvt um tey bara liggja við kai og eru umborð á skipinum og frá nú av verður tað soleiðis at um so er at ifólkin ikki koma í land bara verðr umborð á skipinum so verða tey ikki tikin við í føroysku hagtølini og havi eisini biðið løgmansskrivstovuna tryggja okkum at vit sum skjótast aftur nú tølini biginna at líkjast ta ganga ikki nógvir dagar so eru vit innan fyri tey mørkini sum eru sett at vit afturtá verða tikin av reyðalista og koma á tann grøna listan sum eitt vónandi eisini koman dagarnar koronafrítt land takk harra formaðurja
ger ikki nakar annars sum biður um orðið so fær sirið steinberg orðið aftur ger so væl takk fyri har forma
borð ja eg haldi at tað er gott tann strategiin sum hevur verið t erebúum kannari tað haldi og øll hava tikið seg fult undir við tí tað eisini víst seg at tað er tann vegin smittan er komin til føroyar og tá ið eptomiðkomisjónin hevur tikið ta støðuna frá sjeyogtjúgunda juni so er tað sjálvandi gott og og og nakað sum øll fegnast um tað sum mann bara hevur verið upplivað tað er tað at tað hava verið fólk sum eru komið til føroyar og sum eisini a verið farin í land hava fólk hvussu upplýst tað er gott nokk ein eina løta síðan sum hava verið til ampa fyri lokaløchir og spurningurin er eisini hvørja sanktiónsmøguleikar mann yvirhøvur hevur í mun til tað tá tað ikki eru borgarar í føroyum visti tey nú altso eg havi hvussur fingið at vitað á tað tú hevr hussu heur verið frammi at visti ein visti att fólk noktar at lata seg kanna í váðina um so verður tað sent í kraftsáttarhald ella eina læknakanning ella eittl annað tað fingi eg kvussur at vita hvat hendir visti er ein sum kemur við einum einum trolara ella eitlanna og teir noktarat lata skeg kanna men t er farnir í land hvat hvhvat kann mann gera við tað sjálvandi hetta skal ikki síggja sum annað enn tað at enn at øll ynskja tað at okur hava ein øgiliga trygga grensi at koma um soleiðis at okur ikki fáa na tí hon hevur so ótrúliga stórar avleiðingar gott nokk er okur smittufrí nú men okur hava túsund tals fólk sum sum til dømis ikki slopna sjúkruviðgerð og fólk sum hava sitið nokk so avskorin á røkta heimin oghvørt á síðnum so tað hevur øiliga stórar avleiðingar sjálvt m okur ikki hava aktivar smittu nú og tí má inngangsportrið til landið vera tað allarsyggasta su sum yvirhøvur er til takkmaður
ger so væl ja takk harra formaður
ja ø tað er púra rætt sum siurstember sigur at tað er týdningarmikið at ynngangsportin til føroyar verður væl vart og tað gera vit við at vit kanna øll tey sum koma og tilmæla eisini teimum sum fara víðari inn í føroyska samfelagið tað eru so serliga føroyingar sum hava verið uttanlanda kanska í arbeiðsørindum ella fí feriu at tey eru serliga ansin teir fyrstu seks dagarnar áðrenn tey so sætta dagin kanna seg aftur tað er tey tilmælini sum eru og eg vóni at tað verður virkt millum føroya fólk soleiðis at vit fanga eventuella smittu sum alt anna líka skal koma uttanífrá tá tað kemur til fiskiskipi sum siristenberg nevnir her at tað var ivasamt um hesi fólkini høvdu verið umborð um tey ihøvdu verið í landið gingið millum føroyingar har vóru nakrar søgur tá um ólavsøkumundi um atnakrir av einum fiskiskipi høvd gingið inni í føroyska samfelagnum men sum sagt tað er gjørt harðliga vart við tað frá myndugleikunum nú at tað er ikki lógligt tú skalt ikki koma í land tá túð kemur inn í einum føroyskum viskiskipi í øllum førðum ikki áðrenn tú veður testaður og uttan at tú hevur eitt lógligtella óina lógliga og gildiga grund fyri at koma inn í samfelagið so vit royna alt tað vit kunna fyri at verja føroyar fyri at velj verja føroyska borgaran ímóti at koronasmittan blussar uppaftur í føroyum men sjálvandi liggur tað eina ábyrgd á hvørjum einstøkum borgara um at royna at halda tey tilmælini sum eru um frástøðu og hondroyndføri og so víðari tað sum er tær størstu smittu vandaner kann mann siga visti mann heldur seg til tað so eiga vit í øllum førum at klára at halda eina øgiliga avmarkaða smitta í føroyum og tá er nógv vunnið fyri føroyska samfelagið takk harra formaðurja so er
seinasta umfar sigur eg í stendby gjørt væl
takk fyri eg fari at takka fyri ei gott svar tað sum mann kanska kann lesa út úr svarunum er kanska eisini hett her við ati tað er øgiliga neyðugt at havnirnar eisini hava eitt øgiliga strangt eftirlit við hvør altso hvør kemur inn og um fólk fara í land tað liggur væl eisini ein øgiliga stór uppgáva har og so er tann næsti spurningurin kanska hetta her við at hetta her sum bleiv nevnt við at øll skulu kanna seg sett á dagin hevur mannhevur mann ein varhuga av at fólk gera tað altso verið tann strategin fylgd ella taka fólk tað í alvur at mann kanna seg altur sætta tað og og stendur tað við enn altso er ta statvekk soleiðis at at tað er strategiin at mann skal blíva við at kanna seg við inninnkomi til landið og eisini sætt á dag eisini nú meðan smittan ikki er er tað statvekk galdandi takk fyriso er tað løgmaður
ger so væl ja tá kára mormaður
borð ja altso tilmælini eru ikki broytt ta seinastu tíðina og tað er statvekk soleiðisnar atvit vita tað at nú tá vit særa út til í øllu førum vit hava klárað niðurbartsmittuna aftur fyri aðru ferð sum eg haldi er fantastiska flott tað vísir hvussu væl vit standa saman sum borgarar tá ástendur vit kláraðu tað í ja hvat aprílmánað í mars aprílmánað vit kláraðu tað aftur nú á niðurberja smittuna hóast hon leikaði øgiligt í beint eftir ólavsøku og klára vit tað so er nógv vunnið men sjálvandi tann besta verjan hjá okkum fyri at ikki koma út í hesher álopini sum ger at vit aftur mugu kann mann siga hava tægri verjigarðar rundan um ellisheim og tey eldru og sovíðari og tey veiku so sh át tey eisini skulu umgangast at blíva for hart rakt av hesum og ikki kunnu síggja sínum nærmastu so er tað neyðugt at vit í tí dagliga taka atlit so leingi sum koronasmittan er her og hon er ímillum okkum hon er runt um í heiminum vit ynskja at vera ein partur av heiminum vit ynskja at tað ber til at koma til og frá føroyum vit hava nógva arbeiðsmegi kring heimin og tí er verjan sum vit kunnu innrat okkum eftir er at vit halda frástøðu og hava gott reinføri og tað er tað sum vit framhaldandi skulu gera og sum ein eyka trygd so tilmæla vit at sætta dagin eftir komu til føroyar so skal mann aftur kanna seg fyri at tryggja um so er at smittan ikki vísir seg á tí fyrstu testini tí tú ikki hevur brottin út o ikki framleitt tey stoffuni í kroppinum sum skuldu til fyri at sláa út so testar mann seg aftur sætta dagin tá skuldi trygdin fyri at tú ikki vórð smittð in til landið verið rættiliga stór takkhara formaður ja takk fyri
so er eisini hasin spurningur svaraður og avgreiddur og vit fara til fimtan spurning og nú er tað tað er framvegis spurningur til løgmann og tað er henrik aard sum fer at spyrja tað er viðvíkjandi sundurlaging av seg ger so væl harra formaður
formaðurin sigur so er spurningurin til løgmann tað var soleiðis at stutt fyri ólavsøku so fekk almenningur at vita at ein arbeiðsbólkur við embatsfólki húr vinnumálaráðnum varð settur egla hevði sitið eitt hálvt ár í arbeitti við sunniliga tað okur vita at tað at elveikingin í føroyum er ein øgiliga kompenserað teknisk avbjóðing so tykist tær løgið at eingin við servitan innan el innan el teknikk eg við í hesum arbeiðsbólkinog vita tað a ælveikin eru í grundarlagi undir ullim vinnufyritakandi og ikki minst undir vanliga húsarhaldin í føroyum tí er áhugavert at fáa vita um løgmaður visti nakað sum helst um henda embatismanna arbeiðsbólk harumframt var eingin sum umboðaði eigarin føroya fólk við í hesum arbeiðsbólki og tí verður hesin fyrispurningur sett u løgmannin sum hevur eftirlit við tí arbeiði sum landsstýrisfólk gera eitt hevur løgmaður verið vitandi um at arbeiðsbólkur varð settur í vinnumálaráðnum at arbeiða við at sundurlaga sev og at eingin við serstakari vitan á eløkinum var við í arbeiðsbólkinum tvey heldur løgmaður vera rætt var framborið tá heldur eingi umboð fyri eigarum føroya fólk var við í hesum arbeiðsbólki og nú eru nøkur so fá sekund eftir so kann eg eisini brúka tey til tað okur vita tað at ælinet er tað sum føroya fólk hevur betalt ígjøgnum ein mansaldur ella meir hað va føroyinga goldið fyri elinetið fyrst linjur og síðan betur káplar eg minnist væl eg biundraði nærmast tair menn sum míni uppvekstri sum hevði til arbeiðist at fara á fjøllini í sormi um vetrarnir í kavaróki at fáa linjurnar at hanga uppi aftur so at okur fingu streym okur hava eitt tað tryggasta elnetið sum finst e heila takið men spurningarnir fyrst og fremst takk fyri ja so er tað
løgmaður ger so væl ja takk harra formaður
ø til hendrikold og øll onnur haldi eg kann gera púra greitt at eingin ætlar at taka nakað sum helst frá sev ella frá kommununu eingin heldur ikki landsstýrið vin nakran hasta ætlanin um tað tað sum ætlanin er er at skapa ta neyðuga gjøgnumskygduna so tað ikki altíð verið hesa kærurnar vit hava sæð og útsetilsi av framdriftini á grøna orku leiðini og eg haldi tað hevur gingið alt for seint tíman liðug kart og mishvønn annan fyri bæði eitt og annað so lat okkum fáa tað gjøgnumskykt soleiðis at ein og hvør ið javnbjóðskapping eisini sev kann bjóða seg inn at framleiða streym inn á netið hjá sev so vita hvat kostnaðurin av netinum er og tann vegin kann mann siga vit fáa javnbjóðs kapping tað vil siga a bæði sev og onnur aðrir aktørar kunnu bjóða seg fram at framleiða streym til føroyska elkervi sum sev kemur at umsita eins væl og teir altíð hava gjørt eg eri sjálvur kann g siga uppvaksin í einari bygd sum hevur virkt sev nógv og sæð sev hvønn dag og og har demlingar og stórir partur av jarðarlendinum so víðari er brúkt til orku hjá cv við væl vild frá vepuningum mær vitandi og tað haldi vit øll eiga at fegnast um tað arbeiðið sum er gjørt í tí felagsskapinum men tíðir broytast møguleikarnir broytast og nú er tíðin komin haldi eg til at javnbjóðsskappi skal vera men til spurningarnar um løgmaður vitandi um um arbeiðsbólkin ja tað kann mann so kalla taðvusu mann vil ja tað hevur løgmaður verið vitandi um og at tað hevur arbeitt verið við tí sum stendur í samgonguskjalinum at mann skal an man siga skapa gjøgnumskygdini á netpartin hjá sev hvat hann kostar og so víðari og tað er gjørt við tí endamálið at tað skal kunna vera javnbjóðskapping soleiðis at øll hava gjøgnumskygdini sum bjóða inn til at framleiða streym til elkervið hjá sev ø og mann er so valt at í fyrsta umfari at brúkt internt í ráðunum tað haldi egr ein vanlig vanlagóman arbeiður landsstýrinum at gera eitt útgreinandi arbeiði síðani hevur fundur verið við kommunurnar í summar ætlanin ella eisini hevur fundur verið við sv tekniskur fundir nú nýligani og tað er framhaldandi ætlanin at hava fleiri fundir og síðani aftur hava fund við kommunurnar tað sum eg kanska kann siga um hetta málið er at eg kanska fari eitt sindur keðiligani út fingið keðiliga viðferð úti í miðlunum úti millum fólk úti millum kommunurnar og sovíðari tí at mann følir seg til síðusetta mann følirseg ikki at vera við tað roynir landsstýrismaðurin sum nú
at gera at taka tey inn og tað kann vera at tíðindini um hetta her fóru út ein mánað for tíðliga og heldur tá bíða takk fyri so er tað kristin hásen sum fær orðið ígjørt væl ja tað undrar stórliga
sensorsmaðurin valdi at seta tað á arbeiði í gongd uttan at hava kommunurnar sum eiga seg vegna føroya fólk við og uttan eisini at hava vitan frá seg eisini við í arbeiðinum men tað er gott at mann nú roynir at rætta upp á tann partin tað er eingin ivi um at vit øll ynskja sjálvandi at hetta grøna umskiftið skal ganga skjótari vit ynskja eisini øll at prísirnir kunnu gerast lægri fyri brúkarum men tað má so vera fokuskttað nyttar ikki at fara inn og gera nakað bara tí at tað er eitt hann á hugsjónarligt ideologiskt prosjekt hjá landsstýrinum at bara mann skapar kapping ja men so loysir tað alt vit hava tíverri sæð at at bústaðar skal blíva sum ein vinnurekandi fyritøka ikki privaserast men hon skal vera sum vinnurekandi fyritøka vit hava hoyrt at at farið telið skal broytast og nú skal broyting seð eisini broytast alt í í navninum av at kapping skal loysa alt tað er bara so at tað er stórur munur á einum elkervi til tveyoghálvtrýss túsund fólk og tveyoghálvtrýss
siri stemberg orðið ger so væl takk fyri hara formaður ja eg haldi hetta er kanska eitt tað størsta málið
sum fer at vera nú tað eru kærurnar sum hava verið hava næstan allar havt við lendisspurningin at gera tað loysir mann ikki við hesum tað er tað er so eitt annað mál elveitingarlógin ásetur at vindorka til dømis skal bjóðast út og tað seinasta umfarið að tað vann magn so at tað eru ikki soleiðis eingin annars sleppur framat hjalda eftar tað r hett er itt álvarsmál og í vikuni hevur formaðurin í stýrini fyri seg verið úti í miðlunum og víst á at tað er treytur í láninum sum gera tað at henda sunduskiljingin kann koma at kosta tað bleiv nevnt upp ímóti í veitín hundrað og fýrs milliónir lei hvat tað stóð kann løgnavu siga nakað um tað um tað talið sum er nevnt har tær treydnar sum eru í láninum tí viðs tað er er so sum eg gangi út frá passar tá ið hon sigur tað so má so verður illveitingin so nógv dýrari við eini sundurskiljing ja t
øhndi hundrað og øld sum eru spyrjaðir í orði at tað ger so væl jú takkar okkara maður eg skal hann takka nógvmaður fyri svarið
sjálvt eg ikki eri færiliga samdur við tí hann sigur at eingin ætlar at taka nakað frá sev altso eg nevndi í áðni at sev hevur havt ein mannsaldur um at leggja alt landið undir fyrst við við linjum og síðan við við við við káplin og nú sigur mann bara fínt nú kann ein og hvør koma inn og brúkar tæg sum sum sev hevur havt ein mannsaldur um at gera og tað er ikki av ongum at sev o hevur lán upp á p á úditrer milliardir tað kemur ikki av ongum sjálvandi tí at mann hevur útbygt ið i den grad hevur útbygtog og sum sum siri stenberg nevndi so havi eg hoyrt t eitt lannað um at har kostar teimum kanska hundrað og frs milliónir vsi mann mannverður av við se her lánini okur vita koma privatur at fáa betri treytir tað kann mann ivast í tá ið okur minnast aftur á tað stóra málið sum var her inni tá ið okur skulu gera eysturoyar og sandoyartunnilin tá hevði okur eitt privat felag sum skuldi fara í gongd við tunnilin tíbetur slapteg ikki í gongd úrslitið er tí hevði verið at okur hevði havt eina lánbyri upp á fimm ferðirnar rentuna á tí sum tað almenna fekt í sínum felag fimm ferðirnar tað sum hata sipp lánið kostaði fekk la kostaði tað er mun til tað almenna felagið so visti tilfeldið sum sum tað er alt tíðir upp á at mann mann kemur neyðug av teimum teimumlánirnummar hevur so er skandalan fullkomin okur vita nú at okur hava hava av eina merkiligari aðrari orsøk so heldur mann tað ikki at føroyingar ikki gómu nokk til at klára teg sum hava klárað tær sjót hundrað ár altso okr eru komnir til ta ófatiligu støðu at okur sula at keypa eg havi nevnt tað fleiri ferð keypa vind fyr ein íslendskan felag í føroyum hvussu kann landið í føroyar vera komið har til at okur skla keypa vindumsetan úr íslandi til leksitet í føroyum tað er heilt heilt ófatiligt heilt ófatiligt og g eg minnist væl altso í mun til mítni barnaár fælestt jatak
var ein munandi størri partur av arbeiðslønini hjá fólki í gjungum ein mánað til dømis orðið aftur gerst felagmaður ja takkar formaður
ja júst hasi argumentini fyrst nevnir sigur stenberyk haldað var ati jamen magn vann sísta út boða a vindi ja tað er rætt men so nevnir onkur jamen tað kostar so nógv meira í lánitreytum visti tað ikki sev sum læna pengarnar jemen hví vinnur so magn so er tað væl tí at teira annaðhvørt hava betri rakstur klára betr at drifta tað ella var bíligari í atgongd til kapital okkurt er sum ger at magn klára at vera bíligari enn sev í tí málinum men annars eg samd við hennikold tá hann nevni sippmáli har var eg sjálvur saman við arna djurhon teir í samgonguni tá sum settu kýlar í og syrgdu fyri at tað ikki bleiv tí tað var jú púra burturvið tað var eingin kapping um tað prosjektið tað var næstan liverað til ein sum skuldi gera tað fyri eina óhoyrda rentu í mínari verð og tí setti eg føtur spenni og noktaði at teir fór ígjøgnum í samgonguni saman við bjarna djuranum serliga h men hevði tað verið kapping hevði tað verið boriað út í kapping so høvdi eg sæð ha nakrar heilt øðrvísi ting og til dømis hevur mann sæða ilt av kapping altso í mínari verð ger kapping tað at mann rennur skjótari viski ag ongan hav at rennaímótir so pjøvist ikki at renna men vist e havi onkur at rennaímóti so renni eg skjótari kom skjótari á mál trenið meira blívur betur at gjøgnum fara tað sum eg ætlar mær vit hava sæta á teliøkinum hvat hendi tá vit skapta kapping á teliøkinum í hálvfemsunum umløgd og fari at ta gamla telefon far føroya løgtings vit hava sæð ein rívandi framburð frá tí degi hvat hendi í tryggingarverðini tá vit skaptu kapping og opnaðu uppaftur og avtóku um monopoli ein rívandi útvikling har vit fingu nógv meir produktir at velja ímillum nógv betri tænastu og endá bíligari prísir kapping ger nakað við fólk tað skapa kreativitet og tað einasta vit snakka um hevið sev er jamen lat okkum fáa kapping og eitt annað sum undrar meg javnbjóðskapping tavisiga gjøgnumskygni einki verður tikið frá teimum netið verður framhaldandi hjá kommununum og og tað verður statvekk sev sum kemur at hava størstu framleiðsluna annars ná tíðin er farin eg má heldur koma upp aftur næsta umfari takkar forma ja takk so fer

ja harra formaður nnetið verður framhaldandi hjá kommununi tað fáa okur at síggja hvussu leingi ið tað varur og eg má siga fyri býtøkkum at eg eri absolutt ikki tillhangardi av nøkur sum eitur monopol men hetta her er so spesielt og jeg haldi at alt mítt arbeiðslívi havi eg verið í ein eini systemi hvar mann hevur kappast um at selja eitt landa so so tað eri eg sletkiki bimen men athugsa seg til at mann avreiðir hetta her tí at tað kann gott vera at tað gangur eina ein tíð hvat man ikki kann mann ikki prøvust at hava hava hava vera bangin fyri at cv kanska verða sett út á síðuspor men tað mán so staðkar og kapping og kanska hava tað sum føroyingar brúka allarmesta av nógv meira enn tú at brúkar æl tað er olja okur hava tvey oljufeløg hvar er kappingin í oljufeløginum taðn síðsta kappingin tað renna kappsigur hann sigur løgmaður taðn søðsta kapprenningin tað er tá mann hálvgar nýggju mannamorgun at tosa síðunámillum og seta prísin til áttan frað hunrað o einoghálvtrýss ella átta krónur o trýoghálvtrýss tað er taðn søðsta kappingin á eg á oljumarknetinum tað er tað sum føroyingar fáa burturúr og so at helvtin av yvirskotini verður sent yvir til íslandi tað er so ein partur av tí men koma á privatur at fáa bíligari lán t tað tað pástendur løgmaður øh eg ivist heilt alvorliga nú nú nú var hann eitt sindur innvolveraður í í ogsipp láni hvussu k lóg komu tikist longur eg haldi het ta er ei keðilig við færð sum sum bæði sev og kommunurnar hava fungið hr tí ati tí at so hetta her at at rokna við at útlendingar ikki fara avstav hið tí tað eri so ivinvístur í tað sama teirr farnastav við einum stóru partur av fiskivinnuni nú skulu teir kunna hjálpimeg sleppa at fiska reyðuátuna sum føroyski fiskimenn skula fiska fiskin sum skal liva á reyðátí nú færa útlendingar avstað við reyðátuni í føroyum so langt eg man komin og so tann politiski parturin eg skilji slett ikki at mann atn at mann fer fólkaflokkin í við tila heta her tí teir eri eg komi her fyri nógvum harrans árum síðan tá vórðdu enn upp á at at at
at føroyingar skuldu hava mest møguligan mun tí eg fari um og tað er blást burtur nú til nakrar fáir sum hava so fer løgmaður orðið at tú gert so væl
ja takk harra formaður eg staðfesti bara tað at magn hevði vunnið síðsta útboði sum sirur stenberg staðfesti tað var tað sum eg segði um lánikapitalið so sigi er tað er annaðhvørt tíma han dugi a hvavn betri rakstur ella tíma han færa bíligari atgongd til kapital annað av tí mást tú gera tað at mann vinnur eitt útboð h men aftur til kapping eg ivist í um nakar borgarar vildi ynskt tað við statvekhøvdu bara eitt tryggingarfelag ella ein banka ella eitt teløfelag ella eitt oljufelag hvar hevði prísurin tá verið vit hava tvey oljufelag og nú pástandrirngold ja men tað skapar ikki kapping dugupoul gevur nokk ikki fullkomna kapping men vissi teir tjena for nógvar pengar so evði onkur triðji komið onkur triðja hevur prøvað at tað gekk tíverri ikki eg kenni ikki oriliga orsøkirnar til tað tí so langt síðani tað var í fýrsunum hær vitahanta kenna egar aldrikur nógv beturi enn eg men um mann vil tað ella ikki sjálvandi skapa kapping nakað tí tú blívur betri í ein oghvøra kapping blívur tú betri at gera tað tú gerst frammanundan soleiðis eg kapping í mínari verð og tað er mín hálningur til tingini og mín inngangsvinkul til lívið at har tú hevur kapping har henda tingin er skjótari og tú finnur smartari og smidligari og bíligari loysnir øh og eitt sindur verur gjørt um heta her við lánitreytin at kosta hundraðtals milliónir eg má siga sum mær eg bleiv kløkkur tá ið eg sá ta yvirskriftin í limmalætting at mann kann sum stýrisformaðini einum felag koma út við einum ppástandi eg skilji lagnum teir hava fingið advokatar runt um í heiminum altso tað verður brúkt tær óánaðar resursur fyri atburturforklára hví mann ikki má gera tað sum mann annars vil fyri at skapa gjøgnumskygni í einum felag sjálvandi eg kenni væl lánitreytir og sovíðari men tá mann fer inn í eina prosess við einum lánveitara og ætlar at gera nøkur skilagóð ting so hevur lánveitarin forstáil si fyri tí og so fórhandlað mann seg til eina øðrvísi lán við splitti á lánum og so víðari
øðrvísir treytir soleiðis gongur tað fyri seg ja tak eg veit væl o visti mann lesur og siglur lánin seiy so kann mann skjótt staðfesta áh ja visu vit skuldu burtur úr esum her í láninu og spelta sundur so kostar hundrað tasmliónir men soeg haldi ikki tað er verdigt av einum stýrisformannieg eri spurningur um hendan máta takkðiga svaraður og okur fara víðari til næsta spurning eisini tilbárða stein nielsen løgmann viðvíkjandi veganaraflokki og spyrjarnir sil rutt vang ger so væl rutvang takk fyri
hevur løgmaður ella landsstýrið ætlanir um á nakran hátt at gera tvið seg viðvíkjandi føroysku stjórnarrættarligu støðuni nú danski veganararflokkurin hevur sum stórmál at steðga føroyskum grindadrápi tað er einki nýtt í at fólk og felagsskapir stríðast fyri at steðga føroyskum føroyska grindadrápinum og tað er sum so einki ólógligt í tí men nú hevur ein nýggjur danskur politiskur flokkur sum eitt av sínum aðalmálum at brúka sín møguliga fólkatingsumboðan at steðga grindadrápið í føroyum formaðurfloksins brúkar nógva orku og tíð í føroyum við tí endamáli at seta grindadráp og føroyingar sum heild í ringt ljós tað er harafturat ábendingar um at tætt samband er ímillum flokkin og csheppord stjórnarrættarliga støðan í føroyum er púra greið føroyar hava fulla ábyrgd av hesum økinum og tí er tað beinleiðis misvísandi at fyritigla dønum at danska fólkatingið hevur lóggávuvald at steðga grindadrápið í føroyum eg veit at hetta hevur provokerað sera nógvir føroyingar og tí er mín spurningur til løgmann um landsstýrið ella løgmaður hevur ætlanir um at gera nakað við hetta málið tela at gera vart við hesa ótrúliga óhepnu støðuna ja takk so fær løgmaður orðið ger so væl

er ja altso nú haldi eg at vit øll eru samd um at vit hava framsøgu otalufrælsi í føroyum og eg kann mann siga harmist eisini um tey útalisini og tað sum tann persónurin sum umboðar tann møguliga komandi flokkin á fólkatingi um at brúka so nógva orku upp á kann mann siga tað sigaarvin ella mentanararvin sum vit hava í føroyum um at drepa grind og við tey flestu í okkara aldrspoggi í øllum førunum dáma atvæl at eta grind og sovíðari men men tað at vit hava framsøgufrælsi og hetta er altso ikki ein flokkur sum enn er á fólkatingi fyri tað firsta og hetta er ikki ein stjórnarflokkur heta er ikki ein donsk stjórn so eg fái so øgia illa fyri hildið meg til hvat ein persónur sum ætlar sær at silla upp l fólkatingi hevur at siga um føroysk grindadráp men eg kann siga at danska stjórnin hevur mær vitandi tann politikkin at tá ið tað verður álop á føroysk grindadráp í danmark á danskar politikarar á donsku stjórnui o so víðari so hava tey standardsvar sum teir geva aftur til hesar her djóraverndarfelagsskaparnar og sovíðari sum forsvarað grindadrápi í føroyum og tað fegnist eg um og tað er tað sum eg galdandi í dag tað er tað sum danska stjórnin gera í dag og tí er tað øgiliga trupult at fyri t halda seg til tað sum ein ja ein persónur s kemur til føroyar umboðandi ein møguliga komandi flokk á fólkatingi hvat vit skulu gera við tað mentað er eingin ivi um at tað tann felagsstøðan sum hevur verið í ríkinum í forhold til grindadráp at mann eisini frá donsku stjórnini hevur forsvarað tað tað eiga a vit halda fast um og yvirsta onga løtu um ati danska stjórnin eisini virðið tað at vit hava fult og heilt lóggávuvald á hesum økinum so eg havi ongar ábendingarfingir um yvirhøvur at danska stjórnin ætlar at broyta politikk á hesum økinum takk harra formaður jatakk so fær ruttvang
orðið hætta tú ikki gert so væl orsaka tað eru aðrir sum hava orðið nú tí er kristin hásfóst fyrstu ger so væl ja takk fyri ja tað er eingin ivi um at
at sjálvandi skulu verja rættin til at tryppa grind í føroyum og varðveita hendan her siðaarvin men tað er eingin ivi um heldur at fylgir mann við útlendskum miðlum og hvat fyrigongur útvættað um sosialu miðlunum millum annað twitter og facebook í øðrum hvørja ferð tú verður grindadráp í føroyum so er tað ein ógvusligur ágangur á føroyskum áhugamál og leitar tú eftir føroyum og alt sum hevur føroya at gera so eru ógvusliga myndir har úti og fólk sum ikki hava innlit og vitan um okkara grindadráp kunnu fáa ta fatan at hetta ikki er í lagi og kunnu geva nevniliga vindisegluni hjá tílíkum sum spyrjarin her reiser tí hevði tað verið ynskiligt at landsstýrið leypandi ger at arbeiði fyri at hava eg veit henda heimasíðan veyling punktum f á at mann leypandi ger hana betri og betri og eisini er til reiðar tá tað er neyðugt altjóða at verja okkara áhommál og vísa á hetta er burðardyggveiða og at vit fremja grindadráp so kann mann siga at tað er
situr strendberg sum hevur roykist væl takk fyri har formaður ja eg haldi at hon áhugaverdi spurning
og eg veit gott tað kann vera trupult hjá løgmanni at at taka støðu til men tað skal bara vera ein áheitan um at lígmáur til ein oghvøra tíð verju føroysk áhugamál í hesini her og ikki letur taðaðt koma so vítt sum sum kanska nokk av felagsskapinum hava hug til tí at tað er heilt ótrúliga viktigt at vist tað hendir nakað at tað kemur eitt ein reaktión frá føroya løgmanni umgangandi um at hetta finnur mann seg ikki í og hetta er nakað sum sum okur hava rætt til tí at okur hava eina eina burðardygga veiðu okur hava góð tøl at vísa á og og so víðari so tað er bara ein áheitan um at at vera knappur í vendingini skuldi tað verið nakað ja takk so fær ruttvang orðið aftur ger sovæl
takk fyri ja eg eri eisini
sera sera stórur fortalara fyri talufrælsi millum annað tí at tað loyvir at tápuligheitir ikki standa ósvaraðar øh er púra samd við tí sum eg sagt her um verjuni av grindadrápi og at tað er burðardygd veiða men tann vinkulin sum eg haldi er nýggjur í mun til hetta her veganarapartíi er at hetta er ein politiskur flokkur sum í stríðinum fyri at koma á fólkating hevur sum eina merkja sæt eitt eitt øki sum tey yvirhøvur ikki hava vald yvir á fólkatinginum og tað er tann vinkulin sum eg haldi eri so ómetaliga provokerandi akkurát í mun til hendan flokkin og nú vísir løgmaður á hetta her at at eisini danskir politikarar forsvara grindadráp tá ið tey fáa áheitanir út úr úti úr heimi um at steðga grindadrápið í føroyum og og tað er fínasta slag men tað sum eg haldi eisini eigur at verða gjørt vart við hvørja teg við einastu ferð tað er tað at hetta er eitt øki sum føroyingar sjálvir hava lóggávu valdið á og tí er hetta í prinsippinum yvirhøvur ikki eitt danskt mál tað skal ikki í sær sjálvum forða dagnum í at forsvara grindadráp men hetta er eitt øki sum vit hava fult løgg ræði á og tí er tað ein so ómetaliga stór provokatión at ein donskur flokkur brúkar hetta her tað svarar til at jenus a rana fer at brúka donsku aborttølini í sínum politikki her á løgtingi tað vita vit væl at tað er ikki ein eitt mál fyri føroya løgting mann kann hava tað sum mál men men tað er ikki nakað sum vit í føroyum hava lóggávu vald á og tað er tann greiningin sum eg haldi manglar í hesum málinum og sjálvandi hava vit fólkatingsumboðini sum burdi gjørt nakað við hetta her eisini takk fyrija takk so fer
løgmaður orðið ger so væl ja takk harra formaður ja
ja nú veit eg ikki hvat ið fólkatinginin ifáa gjørt við ein persón danmark hevur jú eisini taluð og framsøgufrælsi so tað at ein ein ja ein møguliga komandi danskum politikari sum ætla sær á fólkating brúkar øll møgulig knepp fyri at fáa stemmir tað er væl kent og í hesum førinum opinbart hevur hann lakt sær eitt at fáa stemmur upp á tað er at vera ímóti føroyskum grindadrápi nú vóni eg ikki tað eydnar serliga væl at fáa stemmur úr danmark up á tað men eg kann bara fyrihalda meg til tað sum danska stjórnin og fóroya landsstýrið hava verið samd um ja nú sigi eg altíð hvussu er alla mína politiska tíð og áðrenn tað eisini og tað er tað at tá ið vit fáa hes álopinim tey eru javnan vit fáa við jøvnum millumrúmimes í álopini nú var tað meira hesi her nú er tað kallað seiperálopnærmast tá tað kemur hópa talið av teldupostum inn til ja ráðini løgmansskrivstovuna og sovíðari løgmann at at mann tá gevur standardssvar aftur og tað er tann sama politikkurin sum danska stjórnin hevur brúkt og mær vitandi gerhann eisini vart við hetta er eitt føroysktmál hetta er fult llóggávuvald og sovíðari í føroyum og at danska stjórnina annars stuðla tí so tað er ikki nakað sum kan mann siga politiskt mær vitandi nøkur broytingar í hóast hesin her komandi møgulig komandi fólkatingspolitikarau sum ætlar at fáa stemmar uppá hetta her brúkar og hevur verið í føroyum nú og fingið nógva umtalur í føroyum eisini rundan um grindadráp og hvat hann er ímóti og so víðari men hjá mær er eingin ivi og eg ætli mær til allar tíðir at forsvara grindadráp til tað síðsta tí at eg haldi at grindadráp er ja beg haldi tað eri faktiskt rættiliga burðardygt bæði veiðumessja men eisini hvussu túhvussu tú avlívar hvallasr eftir hondini má eg siga at tað er rættiliga humant í mun til serliga hvat tað var fyrr og hann liurin hvalur ligir faktiskt fræls lík inni til tey síðstu sekundini og sovíðari eg veit væl tað sær keðiligt út tð reyði sjógvi og so víðari men í veruleikanum er tað fá djór í dag sum hava tað so gott til tey lata lív sum krindahvalurin hevur eftir mínum tykki takk harar formaður
vang sum fer orðið aftur ger sum vær aldan svang
ja eg havi sum so ikki øla nógv at leggja afturat enn einaferð vit eru púra samd um hetta her spurningin um sjálvt grindadrápið at tað er burðardygt og at vit vita gott at tað er provorkerandi fyri onnur sum ikki eru von við sum eru von við at at alt kjøt sum verður leg vera verður slakta inni innan fyri næsta dagar á einum slaktaríi tá kann tað verða øgiliga provokerandi at síggja eitt grindadráp men tað tað sum bekimrar meg akkurát í hesum málinum og tú kanska serliga tí a vit hava ein løgmann sum leggur øgiliga stóra vekt á at nú skal tað vera lættari at blíva ríkisborgari og vit skulu hava vit skulu øll standa skrásett í donsku persóns skránni og vit skulu vera so øgiliga væl at vit eisini síggja hetta sum eitt felags mál millum danmark og føroyar og tað er tað ikki danark danir skulu í prinsippinum ela hvussu danska fólkatingið halda fingrarnir vekk at teir so eisini forsvara prinsippini um t at at grindadráp er er burðardygt frigja vera við tí men vit skulu ikki fyrigigla dønum ella danska fólkatinginum ella nøkrum øðrum at hetta er nakað sum danir hava nakað at siga um takk fyrijatakk so fær
ger so væl ja takka formaður
ja eg eri samdur við ruttvang at at sjálvandi eru tað soleiðis o tað haldi eg at eg havi sagt ja í øllu førum tvær ferðirar nú í bæði fyrsta umfari og næsta umfari at tað er eingin ivi hvørki í mínari verð ella hjá donsku stjórni um at tr føroyingar sum hava fulta heilt ræði á hesum her málsøkinum tað er eingin ivi harumframt sigu tað at danskir myndugleikar eisini javnan eru fyri álopið um grindadráp í føroyum og at teir hava svar fersvarað aftur við standarsvarum og sovíðari um at forsvara grindadrápið sum føroyingar fult og heilt ráða yvir æ og eg veit ikki ordiligt hvat rutt vang vildi við esun her at nú vilja vit gera okkum var tað enn enn lættari at blíva danskir startsborgarar ella ríkisborgar víð altso tað eru vit altso vit verða fødd sum danskir ríkisborgarar búsitandi í føroyum tað at vit nú fáa kann mann siga lættari atgongdin at skepa í ernummar altso í mínari verð er hetta bara ein spurningur um at gera tað smidligari at flyta ímillum tvey lond men at mann leggur so nógv í tað at hetta er forferdiligt og ræðuligt at føroyingar skulu fáa lættari atgongd til at koma inn til danmarkar á lestrarstovn at fáa sær íbúð ella ja hvat veit eg at fáa fáa pensjónir og fáa lønir og sovíðari sovíðari eg eg má siga sum her eg eg síggi hatta sum eitt gott mál fyri allar føroyingar hetta kemur at gera tað at vit sleppa undan teimum bíðitíðunum og annað sum vit annars skulu sum føroyingar tá vit skulu í gongd við teir donsku skipanir í hesum førinum onkur hevur framvegis sagt at tey hava týsk sipiernummar tey hava norsk sipiernummur uttan trupulleikar so hví skal tað ikki gerast so smillið sum til ber ímillum føroyar í danmark tað halda vit til einørtíð eiga at gera allar skipanir takk hara formaðurjatakk so var
spurningurin svaraður næsti spurningur tann skemdiga skonnita er eisini til bárast hevði nevnd sær ein løgmann og hann er viðvíkjandi at tí at binda føroyar fastari á donsku fíggjarlóginum í dykustøðum og áfoss sum eg spyrji har gerstur í hálaksunum hálføss takk fyri ja danska stjórnin
hon hevur nú lagtdonsku fíggjarlógina fram og í hesi fíggjarlógini har verða føroyar eisini nevndar millum annað verður víst til at játtan verður sett av til at veghalda fyrilimagjald hjá føroyum til altjóða stfelagsskapir eisini tilsokallaða f a o limaskapin og vit hava eisini aðrar limaskapi atlimaskapir í osc d og í i m o og víst ferð til at peningur verður settur av til vhald fyri okkara limagjøld tíviðvíkjandi samstundis er løgmaður víst á hann ynskir at binda føroyar úr danmark tættari og hava løgmaður og danski statsministarn eisini nýliga havt fund so fyri at fáa lýsn um tað er so at løgmaður og landsstýrið arbeiða fyri at binda føroyar fastari í donsku fíggjarlóginu so verður hesir spurningarnir settir til løgmann hevur løgmaður umrætt donsku fíggjarlógina saman við danska statsminnistarunum um ja hvat varð umrøtt føroyingar og føroyar hava rindað fyri atmskap okkara í eysturfelagsskapinum fo imo ognesko í áravís hví verður danskt veghald fyri føroysku limagjøldini nevnt í donsku fíggjarlógini er hetta sett í donsku fíggjarlógina í samráð við løgmann ella landsstýri er málið tikið upp við fau og donsku stjórnina og heldur løgmaður at tað setir føroyar í eitt neiligt ljós altjóða at annað land veg heldur fyri limagjaldi hjá okkum í altjóða felagsskapin hatta eru so spurningarnir til løgmann ið kann líka leggja afturat at í donski fíggjarlógin verur millum annað víst til tað varðr serliga víst tilt eftar fa og folimagjaldi á fimtan túsund krónur um ári t at fara inn at tosa um veghaldið í ínum tí man tykist heilt meira kotligt og tí vóni at løgmaður hevur eitt eitt svar upp á hví hetta er so og ja og hvat um tað er nakað eitt mál mann tekur upp takk fyrija takk so fær løgmaður
býorðið ger so væl formaður æ áðrenn eg fai inn avta tekniska
svari so kann eg kanska gera vart við at hetta er ikki nakað nýtt altso hetta er hetta í staðið í fíggjarlógini eg haldi teg síðani tvey túsund og átta eg haldi vit blíva tatlimur ífao í tvey túsund og sjey ella umsóknir vóru tvey túsund og sjey haldi tað bleiv samt beinanvegin sett í staðið á donsku fíggjarlógini ja skjótt í eini ja hvat trettan fjúrtan ár so hví akkur hetta blíivir mál nú ja tað er so tað tað er men orsøkirnar lata teknisk í tí tað er soleiðis at lat meg fyrst siga tað at eg havi ikki umrøtt donsku fíggjarlógina við danska forsaltsaráðharan tað havi eg ikki gjørt altso í øll førum ikki nú og og hvat liggur í hesum spurningin um onkuntíðhev verið tosað um onkur viðurskifti og sovíðari tað skal eg so ikki blankt afturvísa men eg kann ikki minnast at eg yvirhøvur havi tosað við danska forsáráðan um um ddonskum fíggjarlógini og í samband við ett her við atlimaskapi so er tað soleiðis at í juni tvey túsund og sjey tá sendi danski uttanrísráðhárein bræv til eygastjóran í fao um atlimaskap fyri føroyar og hetta varð gjørt sambært grein tvey í fáu sáttmálanum sum ásetir at eitt limaland í varari av uttanríkisviðurskiftim hjá øðrum londum og økjum kann søkja um ap teirra vegna treytað av at avvarandi limaland váttar at átaka sær skyldurnar vegna atlimalandi ið víst verður til í grein tvey millum annað verður víst til grein átjan stykki tvey sum ásetir skyldina hjá limum og atlimum at rinda eitt árligt gjald til felagsskapin og í hesum liggur so tað at ja tað er ásett í fao at limalandið skal stilla karanti fyri gjaldinum hjá atlimalandinum so hetta er nokk ein standard tí víðari verður sagt eisini at samanmannagongun hevur eisini verið galdandi í sambandi føroyska atlimaskapin í emo og onesko ið hava líknandi ásetingar í sínum sáttmálam um treytir fyri at søkja um atlimaskap so tað er soleiðis at hesir limaskapirnir krevja tað at lima landið har umhar sum tey søkja um limaskap fyri atlimalond standa inni fyri tí gjaldinum sum er nú tíðin e farin takk fyri formaður ja takkso

hrá løgmanni fyri tað svarið og eg veit at júst í mun til hesi her limagjøldini so hevur tað verið uppi at venda fyrr tað tykist bara øgiliga meira kátligt at tað skal standa í donsku fíggjarlógini júst hetta verð veghaldi ikki minst talan er um smáar upphæddir men tað reint prinsipiella í tí og tí var áhugavert at fáa lýst unn løgmaður hevði tikið málið upp ella landsoyk hevði tikið málið upp men eg skilja lagnum tað hevur mann nokk ikki gjørt nú í hesum umfarinum um at vísa til tá ið fáu limaskapurin kom í tvey túsund og sjey eg kundi hugsað umær at hoyrt umum tá ið tað verður víst til hinar atlimaskapirnir sum vit hava bæði mo og nesku um um vit hava hoyrt nakað frá teimum altso tí tað stendur bara í eg at práva lisið tekstin í donsku fíggjarlóginaadr bara at mann gangur bara út frá at tað nokk eisini er tí mær kundi tava tað ikki hoyrt nakra tíð viðvíkjandi annars halda eg giliga positigt at føroyar kunnu fáa atlimaskap í hesum felagsskapinum og eg veit at tað verður ynskir um at arbeiða víðari við tí øog eg veit at hetta landsstýrmæður kunnu at arbeiða eisini millum annað ltv h o altjóða heilsufelagsskapurin sumsum ikki minst er blivin sera aktuellur partur av í sambandi við koronaaltjóða farsóttina eg kundi hugsað mær at hoyrt um um tað er nakað sumsum løgmaður fær sagt nakað um um hann arbeiðir víðari á tí økinum í mun til serliga vh o um tað er nakað at komin um vit eru komin nakað nærri tíviðvíkjandi øannars gleðiligt at løgmaður sigur at at danska fíggjarlógin sum so ikki var nakað hann hevði viðgjørt á hasum fundinum viðdanska statsministaunum og eg vóni veruliga at vit kunnu arbeiða fram ímóti at at gera okkum leys av tí donsku fíggjarlógini eg dugi ikki at síggja hví vit sum eitt av heimsins ríkastu londum og enntá við eini hægri inntøku pær íbúgva enn danmark hevur pær íbúgva hví vit skulu vera tengd av tí donsku fíggjarlógini so tað hevi verið ynskiligt at vit arbeiddu fram ímóti at gerast heilt leys av tí donsku fíggjarlógini og kanska løgmaður umboðan sambandsflokkinum ikki eru samdur í tí men tað er í hvørfalli hevur verið eitt aðalmál hjá øllum flokkum at vit skulu gerabjargin lóg
so er tí eg farin so fær løgmaður orðið eftir til at svara ger so væl
ja takk harar formaður fyri at spara spara spurninginu nummar seks fyrst sum eg ikki komi til í fyrra umfarinum so má eg bara siga tað nei eg haldi ikki hetatl føroyar í neilitt ljós tað at tað stendur embitiein upp at á ein danskari fíggjarlóg dugir ikki at síggja a ki at seta føroyar og keðilig ljós millum hvønn eg veit ikki og so er tað aftur hitt altso hví ætla mann at gera nakað við tað ella hví hevurmann kki gjørt nakað við tað og sovíðari eg má næstan venda spurninginum við altso krist egnfot situr sum fíggjarmálafrú í fýra ár oghví hevur hon ikki gjørt nakað við tað altso eg eg havi so ikki fortraðað av hatta stendur har hetta er ein avleiðing av teimum reglugerðunum sum eru í hesum her altjóða felagsskapinum imo og og unesku og fau og tað má mann so bara staðfesta at soleiðis er tað tey seta treytir og tað roynir danmark so at uppfylgja við at seta henda garantiin inn sum ein berkng á fíggjarlógina tað stendur sum kuostinaháfast eisini greiddir frá í tekstunum í donsku fíggjarlógini har stendua nakað soleisnar at teð kann ella forventes at aðrir internatinalur felagsskapir fara at krevja tað sama sum fáu ne hevur gjørt akkurát hvar tað og hví tað kemur upp veit eg ikki tað hevur so eisini staðið nú eftir hondini í nøkur ár so so eg giti at tað eg kanska bara eitt sovort ja eftirsloyp av tí formiligu viðurskiftunum sum eru í slíkum felagsskapum at nú fáug gjørt vart við tað so kann mann rokna við at hinir eisini fáa eyguni upp fyri tí og so eisini fara at krevja tað sama við hesum við snigarantinum sum verður veittur so eg vil bara siga at eg haldi ikki at tað er kansmann siga nakað forgjørt í hesin her og eg kann eisini upplýsa at vit samgongan er setta sær fyri at søkja um atlimaskapð vo men sjálvandi so kom korona og mær vitandi er tann umsókn r farin avstað fundur hevurhvussu verið ímillum landstýrismannin í uttanríkismálum og landstýrismannum í heilsumálum men sjálvandi eg trúgvi at liv og hevur havt annað gjørt hetta síðsta hálva ári en han viðgjørt eina umsókn um atlimaskap fyri føroyar men tá teir fáa luft aftur so vóni g at vit fáa ta limaskapin takkhrra formaður ja takk sofær

ja takk fyri ja gleðiligt at hoyra atat landsstýrið hevur senda umsókn ella eru ávegis at senda eina umsókn um atlimaskap til altjóða heilsustovnin vh o eg haldi øgiliga gott at føroyar luttaka í hesum her altjóða felagsskapinum og vit eiga at byggja víðari á tær royndirnar sum vit eisini hava bæði vera partur av imo fao og unesku og v h o er avgjørtstýðandi vara partur av ikki minst nú tá ið koronafarsóttin hevur gjørt um seg ein annareysturfelagsskapur ella altjóða felagsskapur ella hvat vit velja at kalla tað sum sum tosahevur verið um at royna at fáa okkum limaskap í hevur verið o c d eg veit ikki um tað er nakað sum landsstýrið hevur arbeitt víðari við men tað hevði avgjørt eisini verið áhugavert og yvirhøvur so til dømis á á altjóða kinum so hava vit tey seinni árenni fingið limaskap í fleiri altjóða skattasamstorvum og tá enntá fingið sjálvstøðan limaskap so eitt er at vit fáa atlimaskapir í hesum stfelagsskapinum men eg haldi avgjørt at vitskal halda áfram eisini har sum tað er viðkomandi hjá føroyum at luttaka at t vinna okkum limaskap og luttaka og fáa lut í tí kann mann siga vitan teimum royndum teimum netverknum sum kummu gagna okkara samfelag so vóni at landsstýrismaðurin fær jaliðt var frá at vho tiltann atlimaskapin eg veit at eftar á arbeiði sum hevu verið í gongd eina tíð undanfarna landsstýriskvinna á økinum og heilsumálanum hvar fær ari arbeidd teg eisini við tí a onkum fundi eisini so men hetta er ofta eitt arbeiðið sum tekur langa tíð at røkka málið við tað gjørdi tað eisini eg veit tá mann arbeiddir við millum annað emo limaskapi í sínari tíð so vónandi kunnu standa saman um júst hendan partin men annars donsku fíggjarlógina lat okkum gera okkum leys av henni lat okkum ikki fáa føroyar nevndar enn fleiri ferðir til næstu ferð og taðn innarliga havheitanin u til løgmann um at arbeiða fram á tíð og takaupp á fundi við statsminisarm tilnæsta fund hjá sær tí eg haldi at tað kundi verið gott funnið breiða umtøkufiri her á løgtingi um nú samdandsoninin kanska ikki tekur ja takk
so var tað løgmaður sum fer særastu orð til at svara gerst tú tær løgmaður ja takkara formaður
áeg siga si a eitt er at leypa á hesar har fimtan túsund krónurnar á fíggjarlógini sum ein garantiur men at har standa altso har stendur heim milliard sigu náfoss altso har ein heim milliard á donsku fíggjarlógunum fer kanaliserað til føroyar altso hví hevur mann so ilt av hesum fimtan túsund krónum til fáu altso eg eg skilji ikki ordiligtsamanhangin í tí ha meni men vit hava jú fleiri altso andmeí í donsku fíggjarlógini tann einin er sjálvandi tann nógv tann størsta tað er sjálv ríkisveitingin sum er í sær her seks hundrað ella tveyogjøruti milliónir krónurnar harumframt hava vit jú eisini goldið politi rættarskipan sjóverju og sovíðari sovíðari so samanlagt er tað so ein heil milliard á donsku fíggjarlógini og er tað tann milliardin sumhvusign e háfrsi vil hava við so haldi eg eisini on má siga okkum hvønn veg skal ella hvør skal fíggja tað er tað skattaborgarin skal landsskatturin hækkast við tretivu prosentum ella ella skal eg veit ikki fiskivinnan betala hesa miliardina ella skal aluvinnan ella skal skal onkur skal betala altso tað tað er bara tað tí haldi í tjóðveldi má koma við tí og siga hvør er tað sum skal gjalda hetta her hjá hvørjum skal skatturin hækka takk harra formaður ja takk so var hasin
spurningurin svaraður og næsti spurningurin er til elsbet mær setis gundlegisdóttur landsstýrisí almannamálum og tað er vivíkjandi hjálpa átøkum til fólk við seinheilag skaða og spyrjarin t er jóhannes joensen nú má hann sjávandi trýst á áðrenn hann kann sleppa upp á røðarapalla so tað bíða okur eftur hja gerst s væl janus joensen takk fyri harrar formaður
ja hetta er ein munnligur fyrispurning til elsbet mersetis gunleygsdóttur landsstýriskvinnu í almannamálum um hjálparátøk til fólk við seinheilaskaða og spurningir ljóðar soleiðis nummar eitt hvussu nógvir talulærarar eru í føroyum nummar tvey arbeiðir nakar av hesum talulærarunum við venjingum hjá fólki við millum øðrum seinheilarskaða og nummar trý ætlar landsstýrið at játta meira pening á komandi fíggjarlóg til at seta fleiri lærarar í starv innaá almannaøki til millum annað taluvenjingar til fólk við seinataskaða og øðrum avbjóðingum líknandi avbjóðingum í viðmerki kann eg siga at hundrað og tretivu føroyingar fáa hvørt ár staðfest heilagskaða fleiri av hesum kunnu vinna førleikarnar aftur um nøktandi venjingartilboð eru í boði trupulleikin er at í føroyum eru ikki nøktandi møguleikar ergo og fysioterapi verður veitt eftir førimuni men taluvenjingar eru púra burtur talulæra er grundleggjandi fyri samskifti hjá sjúklingunum við millum annað seinheilaskaða og tí eru tey ofta avskorin frá næsturingum og umheiminum lógin um almannatrygd og tænastur vælferðarlógin leggur upp til at nøktandi tilboð skulu veitast til millum annað fólk við seinaheilaskaða demens parcensavnssjúku og clirosu við meira menn enn er langt á mál fyri at røkka tænastunum sum til dømis eru í danmark neurologiskar sjúkur krevja vilíkhaldsvenjing og menning tosa hevur verið um eina ein rehabiliteringsdepil at seta fleiri ergo fysitapótara starv innan almannaverkið at útbúgvaum seta fleiri lokopetar talulærarar í starvinnan almannaverkið eisini á øki har og at víðka um bústaðarmøguleikarnar til fólk við millum annað seinheilaskaða tí verðar hesar hesir fyrispurningar settir landsstýriskvinnuni jtkk
so fær landsoksikvinnan spt mar setri grundleysdóttur orðið gerst væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin og eg haldi eg fari til spurning nummar eitt og tvey beinanveg øforsorgarlógin hevur onga áseting um taluvenjing og almannaverkið hevur nga ongan talulæru í starvi men keypir inn talulærara til stakar uppgávur í samband við útgreining og í summum førum eftirfylgjandi venjing av borgaranum eg dugi tíverri ikki at siga tali á tltalulærun í føroyum men møguliga mentamálaráðið veit kanska betri kundur hent játtanin hjá almannaverkinum til endurvenjing varð í tvey túsund og átjan hækkað við eitt komma ella eina komma tríggjar milliónir krónur og harav ein partur skuldi brúkast til taluvenjing soleiðis at taluvenjing kundi gerast ein partur av eldurvenjingini endurvenjing er tænasta sum verður veitt í eitt avmarkað og frammanundan avtala tíðarskeið til borgarar millum átjan og seksogtrýss ár sum vit venjum kunnu vinna inn aftur mista førleikar í ein slíkan mun at tey kunnu klára seg meira sjálvstøðugt og fáa bøtt um fortreytirnar fyri sjálvstøði og sjálvavgerðarrættin í egna lívi sum nevnt hevuri almannaverkið bara heimild at veita taluvenjing sum ein part av tíðaravmarkari endurvenjing sambært forsagarlógini og í flestu førum verður full ella stuðlandi útgreining gjørd á deildini endurvenjing í almannaverkinum fakkunnleikin á deildini er erge og 5yitafysioterapeitar h hesar útgreiningar avklára javnan at tað er n eg fái ikkii svara alt men vis far bara nokk so kund afturat hesar útgreiningar avklára javnað at tað er trupulleikar við talu ella samskifti sum føra til nærri greining frá serkunnleika innan taluvenjing deildin setir seg ta vanligu í sambandi við talulærara sum verður keyptir inn til stakar uppgávur í sambandi við útgreining og í summum førum eftirfylgjandi venjing av borgarnum harra formaður tíðin er farin og eg eri ikki liðug
fer kjansl at svarað víðari ínæstu so ver fyri rósa samonsen orðið ger so væl ja takk fyrihi formaður
het tað haa gó ur spurningur og tað ereinki ivast í at tá vit hugsa um fólk sum hava avbjóðingar innan fyri reapulitering ella endurvenjing sum man tosa hesum taðer ein partur av end av reapliteringini so eri eg meira og mæir ivirvíst um tað vit hava brúk fyri at fáa ein enn eini reaplitering depil har sum tekur hædd fyri hvat er fyri tørvr sum fólk hevur tí at vit tosa um ergofis vit tosa í hesum førum eisini um um taliundirvísing men tað er so ómetiliga nógv onnur ting sum fólk hava brúk fyri og tað sum vit hyggja eftir hvat vit hava í dag so er ikki bara vit er pettaði í sundur í systemur men tað er menniskja sum er í stemur sum skal renna runt frá per til pól og finna útav hvar ið mann skal fara í veruleikanum fara man einki so at ta er enki ivin í einki ivist í mínari ver tað er tað at vit mága hugsa størri og øðrvísi og at hugsa um tað er tann tørvuin hjá tí einfalida menniskjunum sum hevur eina tørv á enja tað so fr
edva jacobsen orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja
tð er ein sera góður spurningur sum mann hevur hugt nógv at gjøgnum árini og tað var ein setningur sum eg kom og hugsa um í hesum sambandi og tað er samskipan samskipan millum anmanverkið samskipan millum skúlaverkið og hvar eru tey sum hava brúk fyri esen her og hvussu fær mann hjálpat teium best og mann hevur tann einstakan í fokus so eri eri eg vís í at mann finnir loysnir sum sum øll kunnu vera glað fyri og ikki serliga um tey sum sum hava brúk fyri tí og og teirra avvarandi at mann samskipar tilboðini sum eru og fær tað at ganga upp í ein hægri oynd soleiðs at tað ikki er úti í smálutum og mann ikki ordiliga følir at mann fær tað fyri ta sum mann veruliga roynir at seta inn takk fyra hara formaður ja takk so fær
spyrja oretr ger so væl jónes joensen takk fyri hara formaður ja
takk fyri partin av svarunum men eg hugsi visi mann keypir tænasturnar hvussu nógv kosta tað í mun til hvat visti mann hevði tænasturnar fyri hondina alla tíðina hevur mann kannað tørvin vitørvurin er so miki stórur og mann veit at so nógv fáa hesa avbjóðing í lívinum er tað so ikki rætt at tey mugu fáa ta avbjóðingina sum viðlíkahaldsvenjing eisini alt lívið ella hvussu er ein stóran part av lívinum og tí undrar tað meg at mann ikki beinanvegin setir inn og hyggur eftir hvussu er í grannalondunum og roynir at fáa sama støði í føroyum og at hyggja eftir lógunum vistu lógirnar forða tí jamen so broytir mann lógirnar tað er tað viðt havur gjørt eer er til her í løgtinginum eg haldi tíðin er er til at handla og ikki tosa um hvat mann burdi gjørt og hvat tað hevur smartast at gjørt í ymiskum loysnum men at anseta fólk fakfólk til at hjálpa teimum sum eru í trupulleikum og royna at samskipa tað soleiðis at tey fáa tað hjálp tat at hava tørv á í øllum førum tað viktigasta tað er hvussuer at tey fólkini sum sita úti um landið og ikki fáa tað hjálpt tar burdu fingið og ynskja seg heldur at vera í danmark enn í føroyum tí har eru umstøðurnar nógv betur at tey fáa somu umstøður ella líknandi umstøður sum teg í danmark tí tað kansn ikki rætt at sjúklingar sum sum eru í í fara til niutl danmarkar oftani skuld ta har fyri at fáa hjálp fáa so góða venjing og og og góðan stuðul har koma til føroyar og sita so við ongum aftar eina stuttari tíð tað er ikki rætt og eg læsti ikki nakran landsstýriskvinnuni ella men eg læsti meir tað at mann einki hevur gjørt við tað í langa tíð av nú burdu vit gjørt okkurt við tað eg haldi ikki ta nyttara skyld upp á hvøn annan hvør heur gjørt hvat men nú haldi gmann skal handla frameftir eg havi álit á at landstýriskvinnan fer at gera okkurt tí eg havi hon hevur tosað øgiliga jaligt um hetta her umreabilitering og deplar ja tað skal eisini koma men tað kann ikki koma alt í senn jtak so nú er talið irvenjingini
men er tað fyrsta ja takk so er tíðin farin so verður tað elstu studentar sum fer orðiliga at gera so væl ja takk fyri harra formaður
o eg skal gera eit sindur skjótari av svara ma he bara tveir minuttir tíverri svar til spurning trý og tað er har vil eg siga at nýggja lógin um almannatrygd og tænastur sum onkur kallar a t t letur upp fyri at veita nýggjar tænastur millum annað viðlíkahaldsvenjing frá fyrsta septembur í tjúgu einogtjúgu treytað av og tað er øgiliga viktigt tað sum eg sigi nú treytað av at løgtingið játtar pengar til endamálið tað er har ið ofta hundurin liggur biogrivin at mann hevur viljað til at seta pengar av mín partur skal nokk ikki liggja eftir men ja eg veit at tað eru avbjóðingar í mun til at veita nøktandi tænast til persónar sum hava samskiftstrupulleikar á ymiskum slagi ein avbjóðing er at tað eru fleiri at tað eru sum tman verið inni haln fyri løtu síðani at í fleiri myndugleikar hvør í sínum lagi sum veita ymiskar tænastur til sama málbólk og tað er ógreitt hvør skal veita taluvenjing til vaksin og sum eg havi skilt so er hetta veru ein trupulleiki ella ein avbjóðing í áravís samskifti hevur verið millum myndugleikarnar um hvussu hesi viðurskifti verða best skipaðir men eingin loysn er funnin enn tíverri samráðingar um fíggjarlógina eru ikki byrjaðrar enn og tí fái eg ikki sagt nakað um hetta akkurát nú eg takki fyri eisini ymiskt ella konstruktivu viðmerkingar til til hendan spurningin tí ati eg vænti at tey flest vita øll kenna ella vara av fólki sum hava avbjóðingar av ymiskum slagi eisini tey sum hava hetta at tey skulu venja talið sentrið uppaftur og og tá tíðir tað kanska serliga nógv og tá ið vit so snakka um viðlíkhaldsvenjing hetta her við sum mann verður inni á at mann venur o venur venur men sovorð varda er tað ikki nakað sum eitur viðlíkhaldsvenjing tað verður so vit hava so heimilt til tað í komandi ár og tað vil siga at s ein hevur brúk fyri taluvenjing ta
fer spyrjarin orðið eftir jóannes joensen ger so væl ja eg vil bara takka
hjálandstýrskvinnui fyri svari og eg vóni at mann nú hevur funnið útav at visti mann ikki handlar jamin so bíða tóð bíða tað uttan at nakað hendir visti mann tekur taluvenjingina fyrst og hyggur eftir hvat er tað vit kunnu gera her og nú so vil eg bæla mæla til at seta fólk fleiri fólk í starv brúka einapeninginum krevst so fólkini kunnu fáa tilboðini og ikki skylda upp á hvar tilboðini skulu vera kanna hvar teð skulu vera og færa so í gongd skúlarnir hava síni tilboð almannaverkið eigur eisini ava sínum tilboðm tað skal ikki flættast alt saman og so hugsi eg eisini tað við bústaðartilboðum og reabilitering og øðrum deplum og øðrum tað koma vit eisini til hetta er alt øki sum má styrkjast og pengar mugu játtast tit skulu vit sammeta okkum við onnur norðurlond so nyttast ikki at vit era eftirbátur á hesum økinum so eg vil siga far bara til arbeiðis eg skal hvussu stuðla alt tað sum eg kann takk fyrija takk so fær landstýrskvinnan
lesbið mær setur gunnleiðisdóttur orðið afturhúsvæl takk fyri harra
formaður eg uppá einafar bara til arbeiðis altso eg haldi álvr eg havi næstan skrætt meg sundir síðan landsúrskvinna so eg haldi at ja tað haldi ikki mann pøast biðja meg fara til arbeiðistaaldi vrhøvurs men men eg eri glað fyri at mann setir fokus á akkurát hetta her tað er glað fyri og og nú man siga tá fíggjarlógin verður gjørd so sjálvandi fer mann taka hesi tingini eisini upp og tað sum mann mann tað verður peikað á tað er hetta her við at tað er líkasum hetta samstarvið millum kanska heilsuverkið almannaverkið og sovíðari ha og tá vissu eg nú hugsi um hesa lógina um almannatrygd og tænastur tað stendur í vit skulu samstarva men eg kann ikki farkrevja tað av hinum men eg kann krevja tað av mínum egnu at tey skulu samstarva bara tað haldi eg sjálv er ein gongd leið mansir tað eigur at hjálpa og ivist onga løtu í at villiin er til staðar at hetta eisini skal kom á mansiur upp á pláss og mann skal held ikki gloyma tað sum eg eisini nevndi í hesum svarinum at er tað brúk fyri tí soleiðs sum eg havi fingið at vita so ella sm sum eg havi skiltað so so fer mann út um at keypir tænastuna so tað altso hvar ið hvar ið líkasum trupulleikin liggur taðer tað má mann so finna útav tí um um mann keypir tænastuna ella ein eru í almannavertinum tað er so tað allarviktigasta tað er tað at hesin fólkini fáa hjálp og eg haldi eisini tað sum sum øgiliga nógv hav longst eftir í samband við lóguna um almannatrygdtænastu er akkurt hettaher viðlíkahald svenk tú kanst ikki d nú er mann inni á hetta her at mann fær so so stórar hjálp aðrastaðnir a so kemur mann til føroyar og so kanska e tað ikki tann sama hjálpin og har síggi eg fyri mær at tá ið vit snakka um líkahaldsvenjing so verður man sigur ikki so nevnt at dettar nir ímillum tí tað skal haldast veg líkatakk fyri harra formaðrja takk
so er hesin spurningurin svaraður næsti spurningur tað verður eisini til setur í grundleggisdótt í landsstýrisjuni í ámælamálum og tað er viðvíkjandi samanhaldsfasta og spyrjar tær aksel við johannesen ger so væl hon sigur moriðansin ja takk fyri harra formaður
fyrispurningur er til elsbet mersedis gunnleiksdóttir landsstýriskvinnu í almannamálum viðvíkjandi pensjónir og samhaldsfasta h tað er feir spurningar tað fyrra er soljóðandi fingu allir verandi pensjonistar undir seinastu samgongu á leið fimtan hundrað krónur um meira um mánaðin at liva av við øllum broytingum sum vórðu gjørdar í valskeiðnum nummar tvey ætlar fólkaflokkurin at halda vallyfti um skattafrían samhaldsfasta viðmerkingarnar eru soljóðandi í sambandi við at løgtingið viðgjørdi pensjónsníðsskipanina hjá undanfarnu samgongu gjørdi almannamálaráðið nakrar útrokningar til fivnaðarnevndina hesar útrokningar vístu at øll sum tá vóru pensjonistar altso aftur í vey túsundog átjan finga leið fimtan krónur meira at liva av um mánaðin um allir batar ti pensjnistar seinasta vælskeiði vóru íroknaðir s ikki bara pensjónsumsskipanir men eisini aðrir batar sum ar gjørdar kringvarpsfjaldinum og so framvegis tey sum tá sótu í andstøðu millum annað landsstriskvinnan sjálv førdi umaftur umaftur fram at pensjonistarnir ikki høvdu fingið meira at liva av tí er tað áhugavert at spyrja landstýriskvinnuna um tað sum tá varð ført fram av andstøðuni er faktuelt rætt viðmerkjar ti hin spurningin fólkaflokkurin lovaði undir seinasta valstríði at samhandsfaslið skuldi gerast skattafríir rá fyrsta januar tvey túsund og tjúgu umframt tað stóð í valskránni og varð ført fram nakastaðnis so bar formaðurinfloksins millum annað fram í beinleiðis senddin í sjónvarpinum undir valsíðunum at hann skuldi vera skattafríur frá fyrsta januar tjúgu tjúgu fyrst í januar er fyri langari tíð síðani farin framvið og framvegis verður skattur rindaður áv samhaldsfasta tí er áhugavert at spyrja landsstýriskvinnuna um ætlanin er at hetta valliftið verður hildið takk fyri harra formaður ja takkso
sog fær elsbett marsetis gunnasdóttur í landskannaorði aftur ger so væl
takk fyri harra formaður og takk fyri fyrispurningin tann fyrsta er fingu allir verandi enpensjonistar undir seinast samgongu áleið fimtan hundrað krónur meira um mánaðin at liva av við øllum broytingunum í viðmerkingunum til spurningin sipar aksel veg johannesen til eitt ávíst skjal frá almannamálaráðnum sum vísir at inntøkan hjá fólkapensjonistunim áðrenn fimtan til nítjan hækkaði við umleið fimtan hundrað krónur um mánaðin aftan á skatt í gjøld sum eg minnist umrøðuna av skjalinum so varð ikki spurnartekin sett við rættleikan í útrokningini hjá almannamálaráðnum ósemja millum samgongu og andstøðu varð heldur hvat er rætt og hvat er ikki rætt at brúka eitt tílíkt skjal til útrokningin sum sipað verður til varð send trivnaðarnevndini í samband við løgtingsmál nummar trýogfjøruti tvey túsund og átjan um broyting løgtingslóg um viðbóð til ávísar pensjonistar endamálið við skjalinum var at vísa inntøku hjá fólkapensjonistunum aftan á skatt og øll tungin gjøld í ávikavist tvey túsund og fimtan og tvey túsund og nítjan út frá teimum fortreytum sum eru fyri útrokningini hava vit ikki orsøk til at seta spurnatekin við rættleikan og hilduð verður tí fast við upphæddirnar ítøkiligur spurningur frá aksel ve johannesen er um pensjonistar fingu fimtan hundrað krónur meira at liva av altso at liva av tað ber tó ikki til hjá hvørki mær ella almannamálaráðnum at staðfesta tí júst hasi árini hækkaði táverandi samgonga ymisk onnur gjøld sum kunnu ávirka kostnaðarstøðið hjá pensjonistunum takk fyri ella eg havi eini eitt svar afturat bað tíðin e farin jtakkso

og tað er ein øgilag løgin tíð vit liva í tá tað kemur til hvat er fakta hvør er veruleikin ikki bara í føroyskum politikki men eisini uttanlanda tað tykist sum um at at summi fólk halda at mann kann bara uppfinna nýggjan veruleika í undanfarna valskeiða hoyrdu vit aftur og aftur og aftur at tað var ikki rætt at landskapin hevði avlop ávísir politikarar sum nú eru stjódd teir pásaðu at landskassin hevði hall sjálvt um rokskapur og allir búskaparfrøðingar øll vísa á vit høvdu søguliga stór avlop eftir árini so pásaðu mann nei nei nei landskassin hevði hall tá sama við pensjonistunum við góðu søguliga stórar hækkingar í hvussu nógv pensjonistar høvdu eftir at liva av í tey fýra árini og líka hálp pásaðu mann nei nei nei tað passaði ikki tí er tað gott at spurningur verður reistur og eg haldi eisini tað er annars haldi eg at veljarin skal skriva seg aftan fyri oyrað at meðan sambandsflokkurin lovaði viðgerðartrygd og fólkaflokkurin lovaði skattafrøðum samansvastað eg minnist um einki
divát jakobsen ger so væl takk fyri harra formaður
ja sambandsflokkurin lovaði millum annað viðgeratrygd og tað sum eg kann fegnast um tað er tað at tað er bara eitt ár farið av av einum skeiði upp á fýra so har kann nógv henda og tað sum var hent við tað sum vit fegnast um vit jørdu eina kompinatión te tey eldru fólkini hava fingið sína grundaupphædd aftur hon varð tikin vekk undir síðstu samgongu sum eitt spariátak hjá landskassanum fyri at flyta nakað av pengum út úr landskassanum út í ein annan grunn soleiðis kannmann eisini fáa yvirskot síðsta samgonga fekk eisini yvirskot av fullum blokki sjálvt um mann bara tosa um fullveldi so tað er nógvir mátar at síggja góð tøl uppá men vit vilja arbeiða víðari við at fáa pensjonistum so góð kor sum tað nú kann og tá ein stakur fær millum knappar trettan túsund krónur tá ið vit koma til fyrsta januar og tá haldi eg tað beginnur at líkjast einari einari góðari pensjón takk fyri harra formaðurjatakks
fær aksel við johannesen orðið sggir so væl ja takk fyri harra formaður
eg vili takka lanstýriskvinnuni fyri svarið øh eg haldi hovr staðfestir at mann fkk fimtan hundrað krónur meira til sama við øllum og tað er áhugavert at lan søkan svara tað to har sj álvtan við at hon fór at svara tí at eg veit at tey sum sita úti í almannamálaráðnum eins og tað sum tey sum sita fíggjarmálaráðnum sum gjørdu lógaruppskotini duga at rokna so sjálvandi taðikki broytt tað men tey sum minnast kjakið í løgtinginum tá vitn tosaðu í pensjónir su var tað umaftur g umaftur sagt at teimum sum nú sita millm annað í landsstýrinum og í samgongu at mann tók frá pensj nistunum tá tað ikki fnkuko meir tað man siður til at liva av kann an eta setra spurnatekin við tí mann hækkaði nøkur gjøld tað rætt nøkur gjøld vórðu hækkaði men tað var ikki eitt gjøld sum raktu beinleiðis pensjinistarnar mann hækkaði inngjaldið úr samhaldsfasta fyri at hækka útgjaldið til pensjonistarnar men penjnistarn rinda ikki inn til samhaldsfasta mann hækkaði inngjaldið til barsilsskipan eit lítið vet fyri at kunna leingja barsilsskipanina su fólk fingu leingi í barsil tar rindu a rinda pensjonistarnir heldur ikki inn til tvey gjøld sum hækkaði lít sindur tað var gjald á olju og bensin ella disil og bensin og tað kundu pensinistarnir hava rindað eitthægri gjald um tæir høvdu bil men tað vístu útrokningar á eitt miðal sum hava fyltu tangar tvær ferðirnar um mánaðin sum var tað tretivu krónur meira en man skuldi rinda t bensin og fimtan krónur til dysil um mánaðin so tað er ikki nógvir pengar men afturfyri lækkaði mann skattin hjá lægri løntum so tey fingu eitt sidur lættari at liva av men ta er gott at vit fingum staðfest at tað kaastdiskutera altso óggi mann koyri bensin og ta hækkaði ytindattin men tað at mann fekk fimtandrað rónur meira at liva av tað er eg samd um men tað síðsta svarið til tann seinna spurningin kemur vónandi nú frá landstýriskvinnuni og tað gleði eg meg at hoyra um fólkaflokkurin ætlar at halda tað vallyftið so teir lovaðu øllum pensjonistunum í føroyum á sirka átta túsund persónum av fyrsta januar tjúguogtjúgu tað ber iki til athalda hatar lyftir tið eg farin forbí so skuldi samhaldsfastir vera skattafrí og allir pensnistar a fáa tvey túsund krónur meira at liva fyri takk fyri jatakk so fær elspet mersedis gunneste

eg haldi eg fari til tann triðja bíða ná eg skriva mær tát niður men taðmen tað sum er tað r at atspyrjarin spyr um samhaldsfasta og har at siga ati tað sum eg vari av og tað er tað sum eg ætli mær at svara fyri og tað er grundupphæddin hon hana var eg av og mótrokningin til fólkapensjonistar sum landsstýriskvinna og tað er klára mótrokningin er blivin munandi betri tað er nógv betri hjá einum pensjonisti í dag at tjena pengar tí at hann fær nógv meira burturúr eisini tá ið tað kemur til grundupphæddina hvat fóru vit uppi væl upp á eg legði merki til at kristinna haffoss nevndi viðgerðartrygd og okkurt annað sum sum hon ikki var nøgd við men tað sum hendan samgongan eisini far væl upp á tað var at hækka grundupphæddina og tað er har eg eri landsstýriskvinna og tað tað grundaupphæddin er hækkað og tá ið hetta tá vit man sigur komandi ár so er hon hækkað til tað sum var áðrenn og tað haldi eg at vit eiga at fegnast um og eg havi ongantíð skilt eg havi ongantíð skilt at javnaðarflokkurin kundi finna uppá at lækka grunduppartina og tað er eitt ta tí sum eg havi mann kann sagt eg siga tað so eg rópt upp um men tað havi eg mangan gjørt vart við her á í løgtinginum men tað havi eg sum landsstýriskvinna saman við hesari samgongu klárað at tað kemur upp á tað sum tað var áðrenn tað er at fegnast um tað vænti eg eisini at fólkapensjonistan er sera glaðir unn takk fyri so fær aksel johannesen orðið gr
ger su vælja takk fyriharra formaður øh rætt er tað at
hendan samgongan eins og undanfarna samgonga men ikki s eins stóran mun hevur gjørt nakrar ábøtur til fólkapensjnistar millum annað at mótrokningin sindur lagarligari men hava eitt keðiligt tað var at tey sum hava i lítla inntøku sínar av ver mótdroknað eit sindur fyrr gott okkum verður verður sentur sett niður men nú var tað mótdráktar frá fimmogfjøruti túsund í ársinntøkur sínar hav ogstaðin fyri trýss túsund so akkurát tey sum kanska hava lítla inntøku verða mótroknaði fyrr tað var eitt sindur óheppi meðan ty sumhava heilt høgar intøkur fáa vestpurtur henum broytingum sum samgongan gjørdi fyri jól men hetta her við sambandsfassa øh tað var fyrri í løgtinginum fólkaflokkrinlegði uppskot hvussu er eina ferð umnikki tvær ferðena ferð í løgtingið í seinasta valskeiði og tað atkveddu fólkaflokkurin fyri sambands skattafríir sambandsflokkurin atkvøiddi fyri og miðflokkurin atkvøddu fyri og tey hava nú meirilutan í løgtingi tey vunnið valið og tað bleiv sagt fleiri ferðirnar undir valsíðunum tað var ein partur av vælskránni hjá fólkaflokkinum at sambandsfast skuldi vera skattafríur tvey túsund krónur til allar pensjunistarnir meira í føroyum og liðuga av og enntá sóu sjónvarpin fyri nøkrum vikum síðani at formaðrin ífólkaflokkinum var inni í útvarpinum beinleiðis sending og jornalisturin binjuldthomsen spyr at nær verður samhaldsfastir skattafríir og landsstýrismaðurn svarar han verður skattað fyri fyrsta januar tjúgu tjúgu tað kundi hann lova á øllum pensjonistum og somuleiðis segði hann at lønarskatturin frá fyrsta januar tjúguogtjúgu fór niður á tretivu prosent øh eg skilji væl at landstýrskinan ikki oriliga við svara vnsta hvat vísar ilandsýrsmann í íggjarmálum formannin í fólkaflokkinum men eg haldi at tað eru p á ein ein ella máta er at lumpa veljaran tá mann so ítøkiliga sigur t mann skal gera eitt átak sum gevur øllum pensjnistuni tvey túsun krónur meira at liva av at sahalskattafríur og so tá fólk kanska hava sett krossin so ger mann einki við tað tað er at lumpa veljaran nokk so ógvusliga og ikki serligani væl ella dámligt at gera so færlandsstýriskvinnan
orðið øll spælt mær sild og skuldast tú gjørt væl ja
takk fyri harra formaður eg hugsað eitt sindur um hetta her við at lumpa veljaran og sovorði ein ein stakur fólkapensjonistur tá er hetta árið er liðugt so fær hann útgoldið tólv túsund og fimm hundrað krónur á leið sum ikki hevur nakað annað sum ikki hevur nakra eftirløn hevur einki annað uttan bara hesa fólkapensjónina tá er hann tá fær hann tólv túsund og fimm hundrað krónur útgoldið um mánaðin álvara tosi eg haldi at tað er at fegnast um at at fólkapensjonisturin er komin so væl við tá ið vit so hugsa um vanliga ei um mun til ein vanligan arbeiðsmann sum arbeiðir fjøruti tímar viku aftaná skatt fær hann tað var sirka trettan túsund seks hundrað útgoldið nú veru han fingið lønarhækking trettan túsund o sjeyhundrað og hálvtrýss krónur útgoldið ein ein arbeiðsmaður sum arbeidi í fjøruti tímar viku fær trettan túsund og sjey hundrað og hálvtrýss krónur sirkað útgoldið um mánaðin og ein fólkapensjonistur stakur fólkapensjonistur fær fer at fáa sirka tólv túsund og fimm hundrað krónur útgoldið mánaðin og er hann giftur so siga vit tíggju túsund og átta hundrað krónur feyrr ein fólkapensjonistur fáa útgoldið um mánaðin vist hann ikki hevur nakað sum helst annað tað er man siga tað skal mann so ganga við tvey so tað er eg vil siga at at tað er tað er gott og tað er søguliga høgt er aldrin verur so høgt ein fólkapensjonista aldrin fingið so nógv útgoldið fyrr sum eg veit um tá snakka vit um fólkapensjonistar sum ikki hava nakað annað enn bara eina fólkapensjón at duga uppá so álvara tosa altso eg haldi at vit skulu gleðast um at vit at tað gongur tann rætta vegin og at okkara fólkapensjonistar hava fingið meira at liva fyri um hvønn dag og og tá ið vsi eg fái fimtan sekund kundi nevnt hetta her ið avgjøld tað sum vit ið andstøn vístu á tað var hesi avgjøldini vit kallaðu ta eisini avgjøldsøði og tá ið vit snakka um at hækka bensin og dysil og tað var eisini tinglýsing sum hækkaði tað kann so sanniliga raka fólkapensjsja so er tað
seinasta umfar aksel johannesen fær orðið áh tað e fari orsaka so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit fara so til spurningar sum eru settir jørgun niclasen landsstýrismanni í fíggjarmálum og eisini í samferðslumálum og tann fyrsti spurningurin tað er soleiðis at tað eru tveir spurningar settir til jørgun niclasen sum eru um tað sama tað er spurningurinummar tíggju tað er viðvíkjandi busssamband til vestmamanna sum siru stenberg hevur sett og spurninguri ummar fimtanfrá ingilín didreksen strøm viðvíkjandi bygdarleiðum gvit fara at viðgera teir spurningarnar undir einum og tí fara vit at geva fyrst siri stenberg orðið at spyrja og síðani ingilín strøm orði at spyrja fyrst fær siristenberg orðger so væltakk fyri harra formaður
borð tá i tað er tveir spyrjarar sum spyrja tað sama so má mann siga tað í hvørfall ein spurningur sum hevur týdning um mann kann virka lítil so hevur hann stóra ávirkan fyri tey sum hava brúkfyri num og tað er um busssamband til vestmanna øll eru fegnast sjálvandi um at busssambandið ímillum vágar og glasir nú eg blivi so mikið gott at tað passar til skúlatíðina hjá fólki og skula fólk brúka bussarnar so muga ferðaætlanirnar eisini so væl sum til ber verða tillagaðar til tann tørvin sum er hjá fólki og tað hevur eisini verið alment frammi at tað er eisini stórur tørvur á at betra busssambandið til miðnám í vestmanna og rektarin á skúlanum hevur eisini víst á at busssambandið er so mikið vánaligt at tað eisini í nøkrum førum ger tað at fólk velja tann skúlan frá og tað haldi eg sera óheppi tí okur hava góðar útbúgvingar har og hava eisini lagt nýggjar útbúgvingar har innan fyri stutta tíð inan fyri ferðavinnu til dømis stjórin á strandferðslunihevur eisini víst á at tað fyri liggur ein ætlan fyri enn í bussleið í økinum tað at tað er fyrireika og tað e klárt at seta í verk men at tað er eingin játtan til tað beint nú og tí er spurningurin er ætlanin at bøta um busssambandið til og frá miðnámsskúlanum í vestmanna og um ja nær kann mann so rokna við at tað verður gjørt takk fyri so fær ingilín didissen strøm

takk fyri ja øh flestøll tey mugu gleðast um at sambandið millum eysturoynna og streymoynna tað verður munandi betri nú vit í nýggja eysturoyartunlinum tó ar tað ikki trupult at ímynda sær at tað kann hava stórar avleiðingarnar fyri sundalagi og fyri allan norðstreym tí ferðslan fer at ganga ígjøgnum undirsjóvartunnilin heldur enn ígjøgnum sundalagið tað kann hava avleiðingar fyri virksemi og vinnulív um økið verður skert frá restini av landinum í størri mun enn í dag stjórin í strandfaraskipa um landsins hann sigur at nýggj bussleið gjøgnum sundalagið liggur klárt á tekniborðinum um politisku viljur til tess so kann bussleiðin gerast veruleiki longu í ár øskulu vit tryggja okkum at sambandið ikki verknar orsakað av nýggja tunlunum men heldur gjerst betri so kann tað vera eitt gott hugskot at seta hesar ætlan í verk harafturat vil samband við almennu stramdferðsluni helst hava við sær at fleiri fara at brúka bussarnar og kann hetta minka um okkara samlaða útlát fyri at fáa fleiri fólk at koyra buss so er hugsandi at ein væl virkandi samanhangandi bussleið sum bæði koyrir tíðliga um morguni seint á kvøldið og títt gjøgnum dagin er tað sum skal til skulu vit náa málinum í paríssáttmálanum kann gott busssamband eisini verða í stigið á leiðini landsstýrismaðurin í fíggjarmálanm hevur boðað frá at busssambandið millum vágar og glasir við betra men einki hevur verið á fragt um busssambandið til miðnámsskúlan í vestmanna øhso spurningarnar teir eru hesir ætlar landsstýrismaðrin at játta pening til nýggjar bussleið gjøgnum sundalagið nær er ætlanin at seta bussleiðina gjøgnum sundalagið í verk og tann síðsti eins og við bussleiðinum sum verða tillagarmiðnámsskúlan glasir er so eisini ætlanin at fáa bussleiðina at passað saman við miðnámsskúlanum í vestmanna takk fyri jatakk so fær landsstýrismaðu
maður enn jørgu niclasen orðið at svara ger so vælbíðar líka
harra formaður altso øll skulu hava møguleikar fyri at taka eini gominasia gominasiala útbúgving ella yrkisrættaðar útbúgving og ein fortreyta er at ferðasambandið millum heim og skúla er gott hendan nýggja bussleiðin sum nú er upprættað millum glasir og vágar ger tað væl høgligar hjá næmingum har at sleppa til hús eftir lokna skúladag málið um busssambandið við glasir og vágar hevur verið ein trupulleiki síðani studentaskúlin flutti út í marknagil í heili tvey ár hava eri eg tann triðji landsstýrismaðurin sum royndi at loysa tað tað var ikki at eydnast teimum báðum frammanundan men nú er tað so loyst øh tá ið tað so var loyst so kemur fram at tað er avbjóðingar við sambandi við miðnám í vestmanna og tað var eg ikki vitandi um men eg tók beinanvin upp samband við strandferðsluna um tær avbjóðingar sum har eru eisini tosa við stjóran á miðnámi í vestmanna og tað vísti seg at tað var serliga í sundalagnum havi so eisini tosað við við borgarstjóran í sunda kommunu øh og hetta her er fyri at finna eina loysn og sum eg skilji tað so er tað serliga í sjálvum sundalagnum at fáa tað knýtt í vestmannabussin øh og har arbeiða vit við loysnum sum punkt eitt er ein stutttíðarloysn og eg haldi at vit eru komin nærri og og tað fara so at gera nakað við akkurát hvussu loysnin verður kann eg ikki ordiliga siga enn men eg síggi nakrar loysnir hin er langtíðarloysnin tá ið leiðin til klaksvíkar ferð gjøgnum eysturoyartunnilin tá er norðstreymur nærmast kanska serliga sundalagið rudda fyri bussar og tað vil siga at vit mugu finna eina langtíðarloysn so tað sum eg arbeiði við nú er at finna eina skjóta stutttíðarloysn sum skal vera her frá og til eysturoyartunnilin letur upp og so eina langtíðarloysn sum at koma aftaná tí sjálvandi skal sundalagið vera við í busssambandi fyri tað um ein eysturoyartunnil kemurjaso er tað onnur sum kundu
tvá orðið eg tá jakobshaimb fyrst tí har er falið og tað er ordiliga gott tað er spjatt runt um
um landið so í størri oyndir og tað er sera týdningarmikið at tæir koma leiðir sum sum kunnu passa til teir næmingarnir sum eru sjálvandi kann tað ltonkur sum skal bíða eitt sindur men tað mest óheppna tað er tað at tað passar akkurát ikki til mann kanska fimm fimm minuttir við síðuna av athar haldi mann mann vónandi kannlandsverk hava forstáilsi við at at rætta tað soleiðis til at tey sum eru brúkara at tey veruliga føla tað at at tey fáa nýtt hesa farleiðina sum sum eg setti upp tí hevur ofta víst seg at mann fær bara ikki tað síðtaupp á pláss og so kanska er tað heilt fáir minuttir sum sum skilja partarnir men visti mann er opin og hyggur eftir hvat er best fyri brúkaran so so eri eg púra sikkurt at mann fær t rætta tað til soleiðis at at o ger sum best gagn og busstarnir koyra mann sigur við teimum fólkum sum sum teimum einaferð skulu framdýrssandoy
tað er gott frá at mann frá landshúsi
leiðslu og roynir at vera fleksibul um man ger lagarumstøðurna til soleiðis at tað kann bera til hjá fólki millum annaðat ganga í skúla her ogdær eg ætlaði at spyrja landstýrismannin ein lít lítið sindur øðrvísi spurning tað er soleiðis at í teimum allarflestu bussunum í føroyum kann mann ikki betala við korti við vanligum gjaldskorti tí at bussarnir koyra ikki hava onga terminal og tað sama er galdandi millum annað eitt nú umborð á hasfjord altso areingin eingin eingin terminalur sum mann kann gjalda við einum vanligum gjaldskorti hevði ta ikki borið til at fingið tað skipað soleiðis at mann fekk møguleika fyri at betala umborð á hesum bussinum og og hesumskipinum egmar fortalt at hetta er ein skipan skal til sum kostar kanska eini tvey hundrað túsund so so er tað impelementera ber tað ikki til takk fyri ja so er tað
spyrjararnir sum fáa orðið aftur fyrsti siðrictembergger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at egskal takka fyri svarið tað er gott at landsstýrismaðurinhevur tikið málið upp og roynir at fáa eina loysna á tí og hann skal fáa allan stuðul frá okum í tjóðveldi í hvørfallið til tað allarhelst frá øllum tinginum hetta snýr seg eisini um javnbjóðs rættindir og landsstýrismaðurin má sjálvandi taka atlit til øll økr í landinum og tryggja tað at øll fáa somu møguleikar og ikki bara ávís øki skalt tú liva og virka kring landið so eru góð samferðsla rættiliga grundleggjandi fyri at tað yvirhøvur ber til og eg eri hvussur ein av teimum sum eisini fegnist um at mann hevur skúlar spjaddir runt um í landinum eg haldi tað er gott fyriokara samfelag at fólk kunna útbúgva seg nógv astaðni ikki bara í einum stað tað gevur bæði nakað til lokal samfelagið men tað gevur eisini nakað til teir næmingar sum fara kanska og uppliva nakað annað og øll blíva ikki so líka okur blíva kanska meira fjølbroytt samfelag av tí so tí haldi eg at tað er týdningarmikið og skal tað eydnast tað sum okur hava altso okur hava skúlar allastaðni runt so má samferðslan hanga saman við tí og ferðsla yvirhøvur í føroyum er økt rættiliga nógv bara tey seinastu fái árini og fólk eru rættiliga flytfør og tað má vera sotann at tað verður lagt til rætti soleiðis at tað verður tillagað tann stagbondna tørvin ogtað er púra rætt sum ta eisini bleiv sagt at at staðin fyri t øll fara í hvør sínum bili so so er busssamband at fyritrekkja tá ið að kemur til lesandi so trúgvi g ikki at tey flestu hava ráð til bil ti so tað eina og tað næsta sjálvandi tað umhvørvisliga so at eg skal bara ynskja landstýrsmannin góð eydnu við at fáa hettah busssambandið í rætt lag og hopa tað verður sum skjótast tí at bíða til næsta ár til eit nýtt skúlaár tá kann tað næstan vera for seint tá kundi að vera nógv sum eg holpaði frá eini útbúgving tí tað ikki ber til hjá teimum at møta eftir skúlatíðinum takk fyri ja so er tað ingilín strøm ger so væl
ja
tað ljóðar gott at landstýrismaðurin ístrandferðslumálum í fíggjamálum hann fer ati hann fer undir ati at gera bæði eina leið her og nú og seinni tá ið eysturoyartunnilin so kemur so eisini syrgja fyri at sambandið verður betri gjøgnum sundalagið og eisini til vestmannar akkurát her við bussnei nei terminalnum í bussinum sum eisini bleiv nevnt har veit eg at tað er ikki ein trupulleiki til vestmanna men tað kann so veri in trupulleiki o nógva aðrastaðni tað havi g eisini sjálv upplivað og tað burdi eisini verið nakað sum mann burdi hugt at øhmen tá mann tá mann tosar um akkurát tendan miðnámsskúlan sum er í vestmanna so er tað ein serligur skúli sum hevur eina tilfeingisbreyt sum ikki er nakrað aðrastaðni í landinum tey kalla sjálv hesar hesa hesaher miðnámsútbúgvingina sum er yvir trý ár fyri eina grøna gyminatiala breyt sum er grundað á tey føroysku náttúruvirðini og tað er heilt sikkurt nakað sum eg haldi at vit hava brúk fyri her hjá okkum í føroyum eisini bókliga men eisini sanniliga til at gera royndir og við tí meira handaliga arbeiðinum sum sum liggur har og har er altso møguleika fyri at gera tað akkurát á hesum miðnámsskúlanum og tí haldi at tað er týdningarmikið at vit geva ja øllum ungum føroyingum møguleika at koma á akkurát hendan henda miðnámsskúlan eins og eisini á allar aðrar og betra sambandið munandi takk fyri jatakk so er tað landsstýrismaðurin
jørgunniclasen ger so væl
harra formaður staðið eins skúli liggur á hevur víst seg at hava týdning fyri hvørjir næmingar koma áa men sanniliga eisini ferðasamband alts tað hevur líkasum verið sagt at tað er kanska ein yvirvág av suðuroyingum sum ganga á heilsuskúlanum í í suðuroy tí hava havnin til dømis viljað havt skúlan til havnar men eg haldi ikki tað eg loysni man eigur at kunna finna aðrar skipanir sum eg skilji við ferðasamband tá að kemur til skúlan í vestmanna so er ferðasambandið fyri næmingar úr vágum nøktandi og tað sæst eisini aftur í talinum at tað eru fóralvtsíðst nógv fólk úr vágum sum ganga á skúlanum visi vit so taka busssambandið so vísir tað seg ella eg mær fortalt at um næmingar koma norðan frá klaksvík í eysturoynni so passa busssambandið væl saman um morgunin til at fáa fatur á bussinum úr vestmanna til vestmannaar tavil siga at tað er í lagi avbjóðingin er serliga sundalagið tavilsiða norðurgjøgnum sundalagið norður til brúnna og tað er av teirri orsøk at tann bussurin úr klaksvík tíðliga um morgunin er ein eg haldi tað kalla ta lýnbussur tað vil siga at hann steðgar á oyrarbakka og so steðgar hann seg aftur fyrr enn í kollafirði soleiðisnar at tey fólkini gjøgnum sundalagið sum teykunnu bara standa og hyggja meðan bussurin fer forbí og tað vil so siga at tað er tann ítøkiligi trupulleikin hvussu fáa vit næmingarnar úr sundalagnum í hendan morgunbussin til vestmannar tí tað ikki ber til í dag tað ljóðar ikki innvikla at gera mann kann biðja klassiskbussin steðga oftari ella mann finnur eina aðra loysn fyri hvussu hesi kunnu koma so so trupulleikin er ikki so stórur sum eg fyrst helt tá ið eg hoyrdi um tað men eg haldi eg tori at siga at hatta finna vit eina loysn á stutttíðarloysnina men tann størra avbjóðingin hon kemur tileysturoyartunniln letur upp og norðseym er er støðsukað fyri busssamband tavil siga at tá má setast inn við heilt nýggjum ætlanim har og tað er tað sum skal henda longu tíðliga komandi ár ja tað er eitt umfar eftir nú veiti
sum sigur steðberg hatta er tað seinasta umfarið sigur steðberg fær orðið tí so væl
tfyri harra formaður ja næsta ár er ella tá ið eysturoyartunnilin letur upp tá fara okur faktiskt inn í eina heilt eg meik e mon kan siga at nýtt umfar av ella tí at tað verður heilt ein onnur verð so tað broytir sjálvandi nakað men men tá ið tað kemur til at gera broytingar í samferðslu tað ljóðar s øgliga einfalt athví ger mann ikki bara tað tí at tað allarflestu her inni ynskja tað tað skal bara rigga sjáfylgi skal tað tað og tað má eisini vera ein hugburði hjá teimum sum sum sita við tænastunum at vera so mikið tænastusinnaði at tey kunna laga seg til teir staðbundnu tørvirnar sum nú einaferð eru men tá ið tað kemur so til praksis to er tað ikki altíð líka nevnt og tað eru nógv dømir um at kanska flóðruddanfer fimm minuttir áðrenn smyrji leggur at og soonur ting og tað eru nøkur ting sum mann alla tíðina má faktisk halda í árini á fyri at tað skal fungera tí at tð øgiliga skjótt at alt hetta her livir sítt egna lív so at tað má vera lagað til tey sum skula brúka tænasturnar tí ella kanntað faktisk ver ta sama tí ella eg má faktiskt við til at undirgrava tað tí at so blívur argument við tað ja men eingin brúka bussarninr allíkavæl sum pljøvir seg at at styrkja tað tí eingin í teimumallíkavæl men hvørt skal fara í tær við sær koyra tær tíðirnar sum sum ikki passa til ferjurnar til dømis ella til hendan skúlan ella hvat tað skal vera so tað er heldur at venda teð í høvdið og siga at lat nú bussarnir og koyra soleiðis sum tað nú passar til tørvin hjá fólki so skulu tey nokk brúka teir vist tð verður gjørt tvørligt so fara tey ongantíð at brúka teir og sol itat man brúka tað sum argument fyri at sleppa sær av við teir takk fyri ja so er tað ingilín didrigsen strøm sum

ja takk fyri tað er akkurát tað við hesum busssambandinum gjøgnumsundalagi longur norð og so til miðnámsskúlan í vestmanna tað er ikki nakar nýggju trupulleiki tað hevur faktiskt verið eitt problem sum eg haldi mann hevur víst tá eisini frá miðnámsskúlanum í eina tíð og tað er sjálvandi ordiliga gott eisini at sambandið sum eg skilji er gott inn í vágoynna so at tað eru nógvir næmingar sum koma úr vágunum og tí er tað kanska týdningarmikið at mann nemliga eisini fukserar upp á at tað busssambandið verður verandi so gott sum tað er í dag soleiðis at teir næmingarnir sum heldur vilja ganga á miðnámi í vestmanna kunnu fara har samstundis sum teiru næmingarnir sum ganga á glasi sjálvandi eisini skulu fáa møguleika at at koma har men tað er sum sigur steðnborg eisini koma inn á at busssambandið má fyrst og fremst vera gott og so fara fólk upp í bussarnar og tað sama við viðmiðnámsskúlanum kanska vissi einki samband er vissi eingin kollektiv ferðsla er til skúlarnar so er tað eingin sum fer at ganga á skúlanum tí tað er ikki ja ung fólk hava ikki í sama máta sum vit tíbetur kanska ella sum tað sum era kanska eitt sindur eldri hvør sín egna bil at koyra í og tað er faktiskt e gott ting og kanska nakað sum vit kunnu dyrka uppeftir soleiðis at tað verður lættari at taka bussarnar tí at og man ikki fara hetta bóu fyri at skula fara í sín egna bil og fara øgiliga stóran tørv á at tað va tað frælsi men heldur kann nýta bussarnar og at teir eru ein ein haldgóður ferðslumøguleiki takk fyri ja so
landsstýrismaðurin sum fær tað síðsta orðið samband við hesar báðar fyrispurningarnar ger so væl
harra formaður sjálvandi at er eitt ferðasamband ikki nøktandi sum tað hevur víst tað her við sunndalagnum og skúlan í vestmanna so kann talið av næmingum minka men men men tíbetur má eg siga at tað eru fleiri næmingar úr norðstremi sum ganga í miðnám vestmanna men sjálvandi ber tað almenna ferðslan ikki til jamen so royna tey at finna aðrar loysnir hog har má eg so eisini skoyta upp í við við korona at korona gjørdi jú tað bussleiðir blivu steðgaðar og komu ú gongd aftur spakuliga avmarkaðar og í hesum tíðarskeiðnum hava fólk funnið aðrar leiðir at ferðast uppá og taðvilsia at tá ið so busssambandið fer upp á fulla ferð jamen so skal tilvenjing fyri at fáa fólkini aftur at brúka bussarnar og tað síggja vit til dømis í inntøkunum frá busskoyringunum sum eru lækkaðar rættiliga betýðiligt ø nú nevndi brandur sandoyhet her við við at taka ímóti korti í í bussinum og eg eri eitt sindur svara skyldigur eg veit onkustaðni ber tað til men tann spurningin hann má eg venda við við stannferðsluna eg klári ikki at svara upp á tann spurningin nú men men sum sagt altso skulu vit hava skúlar har vit vilja hava ung fólk at ganga ung fólk sum ja enntá gott nógv ungfólk hava vanliga ikki bil men men her eru eisini fleiri av teimum sum heldur ikki hava koyrikort so trúgvi tað er umráðandi at fáa tillaga men tá eg tosi við fólkini na strandfersluna sum hava við etta at gera so er tað so ótrúliga innviklað altso tað er alt knýtt saman altsoaltso eg fái tað forklára sum at at netið er sum eitt eiturkobbaspinn og takið at pilt kaman við ein tráð so skramlar alt eiturkabbasspinnið saman altso soleiðis fái eg tað forklára og og tí er tað ógvuliga ringt men men eg fari so hvussur at royna at flyta onkran pinn í hasum eiturkobbasspinninum uttan at tað fellir saman jaso eru
hesir báðir fyrispurningarnir svaraðir nummar tíggju nummar fimtan ið fara víðari eg fari at loyva mær at taka fyrispurningin hjá hegin mortensen áðrenn tann hjá kristina háfosssemur vissi hon ikki nakað ímóti tí tað er bara á praktiskum orsøkum og tað er ein fyrispurning til jørgun niclasen frá hegin mortsen viðvíkjandi tjørnuvíkarvegnum og vegnum millum leynar og skalin trýst líka árenni heðin mortensen var orðið at spyrja hví tað var takk fyri har fór mær
ja eg havi ein lítlan fyrispurning o vit hava spurt umman fyrr tað er ein fyrispurngu til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálanum og tað er nemliga sum tað bleiv nevnt eisini her nær er ætlanin at fara undir at bøta ávika vist vegin til tjørnuvíkar viðasekki millum leynar og skaling og tvey nær kunnu vit vænta a hetta arbeiðið er liðugt og soleiðis er tað harra formaður tðer tað attaðn nýggja ferðslutrygdarætlanin sum varð sett í verk í tvey túsund og nítjan tá mælti mann til nemiliga at munandi fleiri ferðslu trygdarátøk varð gjørd nemliga til vegastrekkini fyri at røkka nullhugsjónini og talan kann verða um ábøtur aprýr tunlar vegir íbindingar busslummar og tílíkt og tað haldi er skilagott tað trinvu vit høgt uppí bæði andstøða og og í samgonga at hesi skuldu gerast nakað við tað so á fíggjarlógini seinast harra formaður tó var tað tvey túsund og tjúgu eru nemliga sjey komma seks milliónir krónur settar av nemliga til heta her endamálið og at játtaninir skulu so fimmhundrað túsund ið brúkast til vegin ímillum leynar og skaling beinanvegin og eisini eir milliónir játtaði t til at tryggja tjørnugvíngarvegin í tvey túsund og tjúgu men eg má bara konstatera harra formaður at nú skjótt vit farin in á nýggj fíggjarár tað er bara mánaðir kanska til eg skul leggja hnær fram er framvegis einki gjørt nemliga á hesum økinum tú kundi hugsa mær at spurt landsstýrismannin nær ið mann kann vænta at nakað hevður gjørt tað har koyrir okur kemur at koyra skúlabussur har koyrir hann hvønn einasta dag til skalends har koyri ein stóru oljubilur har koyri mjólkarbilur og har koyrir innovatiónin og vegurin er altso tveir metrar breiðir hann eg serliga a bint beintáf tar friskæling nei frog teir fyru leynar úti móti sklingi og so er í veruleikanum ein audestradabámurna við hetta er ein lítil lummi av fløskuhálsi sum tosaði við landssýrismanninum fyrr men higartil er ikki ser rætt hond frá síðu og tað haldi eg er keðiligt takkfyri harra formaður ja so er tað landsstýrismaðurin
sen sum fær orðið ger so væl
formaður tá ið fíggjadagin varð samtykt so varð ein millión sett av til tjørnumørkavegin og nú vit eru í norðstreymi so av viðlíkahaldi varð sett ella til ábøtur hálvmillión til skalings og so hálvmillión til saksunar viðvíkjandi tjørnumørkavegin so er tað at arbeiðið við at breiðka tjørnumegavegin á ávísum teinum heldur fram tað hevur verið eisini frammanundan og tað verður væntandi liðugt í novembur desembur í árvegurin verður breiðkaður upp til seks metrar í alt ávísum teinum og í tvey túsund og tjúgu verða so brúktar ein millión til at arbeiða og mann eisini so verður arbeitt við at sikra vegin móti gróti sum kann rudda oman og so er tað sjálvandi hvat hendir komandi ár ja tað kemur á annað upp á hvat kemur at standa á fíggjarlógini hvat verður játtað men við hesum er arbeiðið ikki liðugt til tjørnuvíkar men vit koma nakað ávegis vegarstrekkir millum leynar og skaling har sett mann av í ár og so eru fyrireikingar farnar í gongd og tað sum mann arbeiðir við tað er eini ætlan um at gera eina vegaíbinding á strekkinum millum leynar og skaling vegaíbindingin verður gjørd nær leynabygd og innibera veðurin har verður breiðkaður og at útsýni og ferðslutrygdin á hesum teini verður betur væntandi fer arbeiðið í gongd í heyst sum sagt fyrireikingarnar ikki endaliga lidnar og brúgvin sum liggur beint við verður eisini breiðkan og ítøkiligar ætlanir á hesum slekki eru ikki fyri fyri komandi árini men sjálvandi at er peningur til til staðar so ber til at fara víða men hetta er tað sum verður gjørt við tí sum løgtingið hevur játtað tær
men tað er ikki onnur sum hava biðið um orðið so fari hevði mort sær spyrjarin orðið aftur ger so væl takk fyri har formaður
eg fari at takka fyri svarið frá landsstýrismanninum og tað er mikið greitt nokk men nú nevnir landsstýrismaðurin at hetta arbeiðið serliga millum millum leynar og skæling skal vera liðugt nú í heyst og mær vita at vit eru í septemburmánað nú og ttað eru ikki nógvir mánaðir eftir til tilnýggju fíggjarætlanin verður gjørd og mann hevr ikki brúkt ongar pengar brúkt av hesari kontuni og tí er tað eitt sindur harmiligt at tá ið mann setir pengar av og vit vórðu samd um tað her í løgtinginum til at seta pengar av og frá og halda fram í einogtjúgu solelis vig kunnu fáa tað við at sekkið er liðugt so at mann ikki byrjar heila titj upp á arbeiði og tað haldi eg ri eri eitt sindur undirrundarvert hetta stekki talan um íleynum uta fara leygunaat tað er at umleið einir hundrað og hálvtrýss metrar tað er faktiskt tað vit tosa um ein fløskubá hundrað og hálvtrýss metrar og sum eg nevni vit tosa um null hugsjónina til vegasekkur har koyra skúlaposar nú og hav er ferðsla hvønn einasta dag og vegurin er ikki meir en tveir metrar og visti landsstýrismaðurin sigur at hann ætlaði at umvæla brúnna og og at tað sretsu her so er tað kærkomið og tað dámar væl at hoyra men so fari eisini t heita á landsstýrismanninim at hesar fimmundrað túsund krónuri eri alt ov lítið tað má arbeiði má tí at fáa tað at byrja nú so tað kann halda fram millum annað í í einogtjúgu solaðis peningur verður settur av sum vit kunnu fáa eitt liðug strekki so hevur mann eitt strekki líka frá brúnni líka til skælings eitt fínt fínt vegastekki men tað hava vit bara ikki í dag og eg bíði bara eftir til kanska e skúlabussur ella mjólkarbussuin sum koyrir framvið har er hvønn einasta dag endar niðri í bønar eg fyri útagv ogtá er eg ikki serliga stuttligt at at síggja upp á at einki verður gjørt í sakni harra harra formaður ella gjøgnum gjøgnum formannim til landsýrismannin eg sakni ein aktivitet har eg sakni at eg hendi nakaðhasum økinum tí í gjár er fyrradagin tá varð hvussu her einki arbeiði gjørt og tað var einki byrjaði heldur so eg fari at takka fyri fyrst men kanska landssýrismaðurihevr okti at leggja afturat eg veit ikki takk fyri gersuvæl

harra formaður ofta tykist politikkur løgin vit høvdu her ein tingmann hevðin mortensen uppi sum var firtin tí ikki nakað var hent í leynum og eg sum svaraði spurningin greiddi frá at tar eru fyrireikingar farnar fram og tær fyrireikingarnar verðja verða lidnar so kann arbeiða fara í gongd og tað verður gjørt í ár ið greiddu frá hvat tað var so og fyrireikingar kosta eisini men tá ið heðin mortensen er firtin altso hvør var landsstýrismaður á hesum økinum áðrenn eg bleiv hvat e ikki hevði mortensen hvat hendi tá slept einki ikki eingong av fyrireikig nú kemur eitt skelda meg út altso í áðni hevi eg ein spurningur viðvíkjandi bussleiðini sum hann ikki loysti sum eg loysti og nú var tað til skælings nakað sum hann ikki gjørdi nakað við etla loysti og sum eg geri nakað við og loysi hvat er problemiðja so er tað seinasta umfar og hevði

takk fyri harra formaður eg haldi ikki eg var firtin yvirhøvur ikki eg segði bara nøkur ting sum var og hetti her at skylda upp á onnur tað vísir bara máttloysi millum annað hjá landsstýrismanni at skylda upp á hin silda altíð upp á hinum eg fortelja gjøgnum formanninm landsstýrismannin at tað arbeiðið bleiv fyrireika væl og virðiliga men mann hn gjørdi uppara ikki tað soleiðis at nullhugsjóniri var í setti hásæð tí tvørturímóti og síðani tá er einki hent tað er tað sum eg vihavi sagt og tað e beg klæðiligt at t eg ikkihavr gjørt tí eg setti arbeiði í gongd men mann gjørdi bara nakað heilt annað so tað undrar meg øgiliga nógv ja eg veit væl ati glasir kunnu vit eisini tosa um tað er ein serligur søga hví glasir nú er komin tann rutan har tað kundi eg kanska fortalt æ tað lati eg vera við beint nú so her eru nøkur ting sum mann biður um at fáa gjørt hetta er smáting kanska ettað er smáting men allíkavæl kann tað gelda mannalív børn sum sita í bussur fara útav ogvið at nærka sevetrin nú í myrkastu tíð og hví kannhan ikki fáa tað gjørt vit hava eina veldiga orku sum kanna fara í gongd allíkavæl sita mær bara upp aftur á eitt heilt ár so at vit byrjaðu og samtyktu pengarnir skulu brúkast til hetta øki hvur einki gjørt hevur einki yvirhøvur einki tí tær fyrireikararnar sum vórðu gjørdar tað gjørdi eg nemliga sum landstýrismaður men harfrá tá jagun niclasen yvirtak tað økið so kunni tar bara forseta arbeiðið at seta arbeiði í gongd tað loysir meira í te en so man hara formaður nú vóni eg at vit kunnu fáa tað gjørt men eg komi visti ikki byrja nú so komi eg at spyrja fleiri ferðir afturat til vit t fáa hatta arbeiði gjørt tí tað er alneyðugt fyri fyri hvussu tey skúlabørnini sum eru har og kvívíkar kommuna hevur eisini skrivliga sent svar til landsstýrismann ella hav spurt um nær man byrjar tí nú kemur veturin afturfyri aftur nei svar fáa tær ikki undrar meg øgiliga nó men heta er opinleikiun kanska hjá samgonguni eg veit ikki takk fyri harra formaður o fær jørguniclasen

man bordera aftaná hasa taluna um hev í morgunin sending mær mundi vera firtin ella ikki eg elti hvussu er raða firtin og hann segði at eg skeldaði upp á onnur g nei tað geri eg ikki eg akkurát fór klára at hann spyr meg um tvey vegarstrekkir og eg sigi við hann vit fara at gera bæði altso tað er so einfalt eg tað tá tað kemur til tjørnuvíkarvegin so er tað arbeiðið í gongd og verður væntandi liðugt í novembur desembur ogfáa vit pengar til tað komandi ár sum eg vóni so verður afalteringgjørd á vegasekki leginar skæling sum hevður fyrireikingar gjørdar og ætlanin er at fáa arbeiðið gjørt í heyst ella tað fyri í gongdi nú í heyst og eisini brúgvin sum liggur beint við verður breiðkað so svarið hjá mær er at tað sum hevði mortensens spyr um er fult í gongd og tað standa við fyri g hetta eru ting sum sum hann sum lansir sum hava ikki gjørdi og tað er var kenslgerningur altsoi eg skildi ikki bara nakran tí bara eg geri tað jaa
var hasin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning og nú er tað spurning til jørgen riklasen aftur og hann er frá kristina háfoss og hann er viðvíkjandi fíggjarstøðu landsins og kristina háfoss fær orðið at spyrja ger so væl takk fyri
ja góðar tíðir tær krevja sjálvandi ein serliga varnan og ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk og hóast hetta so mut ásanna at nú ver handi landsstýrið í sambandi við fíggjarlógina fyri ár fyri tjúgutjúgu valdi at økja rakstrarútreiðslur landsins og at minka úrslit landskassans meira enn nakrantíð síðan fíggjakreppuna sum byrjaði tvey túsund og átta rakstrarvøksturin hjá landinum hann vaks millum trý og fýra hundrað milliónir krónur frá fjør til ár bara eftir einum ári og úrslit til landskassans versnaði við fleiri hundrað milliónum krónum skeiva vegin og hetta varð jús samtykt í desembur í fjør tavil siga áðrenn korona í ár í tjúgugtjúgu hevur landsstýrið so harafturat lagt fleiri eykajáttanir fyri løgtingið eisini eykajáttanir ið ikki orsakað av koronavirðrshisinum og ongar av hesum eykajáttanum hava verið fíggjaðar við samsvarandi treiðsminking ella nýggjum inntøkum og tí er rakstrarvøksturin hjá landinum í ár vaksin munandi meira enn í samtyktu fíggjarlógina og úrslit landskassans eisini minka og úrslitið er at hyggur tú at tí samtyktu fíggjarlógini saman við teimum eykajáttanum sum løgtingið samtykti í ár og tí tøkuíløgujáttanini sum er frá í fjør so sær tð út til at landskassin hevur hall sjálvt tat vit síggja burtur frá broyttum inntøkum o útreiðslunum orsakað av koronu í ár og tað er sjálvandi ikki nøktandi í fjør høvdu vit eit avlop á millum fýra og fimm hundrað milliónir fyri at fáa lýst fíggjarstøvuna so verða hesir spurningarnir settir landsstýrismannin íg fíggjarmálanum hvat hevði úrslit landskassans verið sambært fíggjarlóg og higartil samtyktum eykajáttanin fyri ári tvey túsund og tjúgu um sæð vr burtur frá meirútreiðslum og inni inntøkum ið eru beinleiðis orsakað at koma við nítjan støðuni hvat væntast úrslit landskas sans nú at vera fyri ári tvey túsund og tjúgu hvussu nógvar útreiðslur hevur landskassin havt av samtykti hjálparpakkunum í sambandi við kov nítjan hvussu nógvar útreiðslur hevur als havt av samtykti hjálparpakkunum hvussu nógvar minni inntøkur væntar landskassin at fáa orsakað av kvnítjanstøðuni og hvussu vantast gongdini í føroyska búskapinum nú at vera fyri árið tvey túsund og tjúgu og her verður kanska hugsað í í mun til føroysku bruttutjóðarúrtøkuna takk fyri takk fyri so er tað
jørgan niclasen landsstýrismaður sum skal svara ger so væl
tá árið byrjaði vóru neyvan nógv sum væntaðu atkorona fór at leggjast á allan heimin ta broytti støðuna og tað broytti sanniliga eisini fíggjarstøðuna fíggjarmálaráðið gav í aprílmánað eina frágreiðing út við metingum hvussu úrtlitini fóru at vera í samband við mudis í junimánað so eftirmetti mann tær metingarnar og tá vísti tað at tað fór at vera eitt frægari úrslit enn tað sum mann væntaði í apríl og síðan tá hevur so mudisi givið okkum eina fína reyting tað sja somu reyting sum frammanundan so tey hava verið nøgd men nú verður arbeitt við fíggjarlóg men saman við fíggjarlógar uppskotinum fyri tvey túsund og einogtjúgu so skal verða løgd fyri løgtingið innan fyrsta oktobur jamen so er ein búskaparfrágreiðing tvey har øll viðurskifti tingkvinnan spyr um fara at verða lýst og svaraði tað burdi um vitað so eg fari í tískil vinarliga biðja tingkvinnuna hava eitt sindur av toli øh og bíða eftir teirri frágreiðing sum kemur seinni í hesum mánan takk fyri
so eru tað onnur ting fólk sum hava møguleika at seta spurningar fram siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at spurninurn
hann vóru ikki ordiliga so greitt svaraður men tað er umfar eftir tvey umfar eftir eitt er sjálvandi korona og har hevur tað verið víst á øgiliga ofta her inni at okur kanska tað landið sum hevu brúkt minst upp á hjálparpakkar so tað er kanska ikki tað sum hevu veri tað stóra takið tað var jú longu við við fíggjarlógini at tað bleiv víst á at tað var ein sera høgur rakstur og tá vísti landsstýrismaðurin á at tað fór eisini seinni í ár at koma við nøkrum dillægingum tí at mann metti at raksturin var alforhøgur og okur hava so ikki sett nakrar av teimum tillagingunum enn er er tað nakað veg um tað ella eta ætlanina rakstrin framhaldandi skat vera so høgur
takk fyri so er tað edvard jakobsen sum er hava eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður
hevur tað verið sagt øliga ofta kanska í løpi av hesum her tíðini síðan vit komu til at tað at raksturin eg forhøvur og at tað vera for nógvir sett pengar settir av til at reka samfelagið fyri so kundi eg gott hugsað mær at mann hevði kanska okkurt okkur bara okkurt dømir uppá eg veit ikki um um spyrjarmøgulig seg við tað ella mann kanska fær okkurt seinni bar onkur dømir upp á hvar ið raksturin kundi veri minkaður hvar mann ætlar at seta inn hvar mann ætlar at spara er tað innan fyri almannamál er tað heilsumál er tað minni pengar til sjúkrahúsverki illa ella er tað manglandi endurvenjing ella hvat hvat er tað mann hugsar um tí samstundis æra vit hoyrt eisini her í morgun um nógvar inntøkur sum mann ynskir út á fíggjarlógini alt tað sumkemur óftir donsku fíggjarlógin ataskar burtur og fyrr ella seinni má eitt roknist ikki koma um hvar útreiðslurnar skulu mntakk fyri
so er tað spyrjarin sum hevur møguleika til at taka orðið og siga sína meining ger so væl kvisinhoyfuss ja takk fyri eg kundi næstan lisið spurningu
gjanar umaftur eg setti seks spurningar til landsstýrismannin ig settu ter soleðis t hn kunnu svara við tølum soleis at hann hevði hevði stundir at svara teimum men hann kundi ikki svara einum tí einasta ikki tí eg skilji væl tá að kemur til eina nýggjan meting av hvat fyri gongdin hvussu gongdini búskapurin fer at vera so er tað fínt at vit bíða til ta búskaparfrágreiðingina sum kemur í sambandvið fíggjarlógina men tá tað koma ítøkiligur spurningar til hvat vantamanna úrslitið verður í ár og tá tað kemur ein spurningur til jamen tá vit hyggja at í samtyktu fíggjarlógina sum landsstýrismaðurin er borið niðan saman við teimum eykajáttanunum sum hava verið ófíggjarar sum landsstýrið r eisini borið niðan so eigur landsstýrismannurin at kunna staðfesta úrslitið hvussu tað sær út hjá landskassanum eg spyrji eisini víðari ja men hvussu nógvar útreiðslur hevur als havt av samtyktu hjálparpakkunum sum jú er farnir úr gildi tað átti landsstýrismaðurn at kunna svara uppá og eg spyrji eisini hvussu nógvhvussu nógvar minni inntøkur væntaði landskassan at hava orsakað av góvnítjan støðuni og hvussu nógv hevur landsstýrið havt av útreiðslurnum í samband við hjálparpakkarnar hjálparpakkarnir farnar úr gildi hvussu nógvir landskassan rinda tað eigur landsstýrismaðurin at kunna svara upp á og annars sog vóni eg veruliga at at mann ikki brúkar koronastøðuna sum er vanlukkulig fyri allan heimin og fyri okkara fólk og eisini skaðilig vi okkara búskapi mum ikki brúka tað sum umbering fyri at tað sær út til at mann hevur slept allar fíggjarstýring landsstýrismaðurin var annars úti fyrr í ár segði at nú fór mann at strammaupp og hann viðurkendi tað at mann hevði økt rakstrarútreiðslurlandsins alt alt ov nógv í ár men hvat ætlar man a gera hetta tað hevði veri áhugavert athoyrt og undir øllum umstøðum sum ma ma fyrihalda seg til tað støðuna vit standa í og tað hevur gott at hoyrt hvør støðan er fíggjarstøvan er í løtuni so kann landsstýrismaðurin vinarliga koma upp her og greiða føroya fólki frá tí tí tað hevði verið gott at fingið eitti útgangsstøði sum er grundað á ta faktuellu støðuna sum eg standa ítakk fyri
so er tað hagorkvøt niclaksen landsíðis maður sum skal svarager so væl
ha formaður eg vísti á at tað var ein meting gjørd í aprílmánað búskaparliga meting við sera stórari óvissu bleiv sagt og tað bleiv aftur gjørd ein eftirmeting artíð í junimánað sum vísti eitt penarig úrslit enn tað sum var áðrenn eg vísti á at nú situr mann og útgreinar øll tey ting sum spyrjarin spyr um og so fyri at hon ikki skuldi hava bara hesa her langa listan av spurningum so hevði hon kundi hjálpir tú mær nakrar spurningar afturat í hesum hon biðin meg hyggja inn í glasskúlana og hvussu sær árið út tá tað endar altso eg veit at summi eru alvitandi eg eri tað ikki eg veit ikki hvussu heystið fer at vera vit hava okkara bestu fólk til at gera metingarum tað vit vita at í mun til fíggjarlógina so er tað serliga inntøkusíðan sum kemur ávirka úrslitið men sjálvandi eisini útreiðslusíðan og tær metingarnar sita okkara bestu fólk í fíggjarmálaráðnum og arbeiða við skriva eini búskaparfrágreiðing sum veruløgt fram í endan av septemburmánað og eg spurdi einspurning kann tingkvinnan hava tol at bíða eftir tí fakliga gjørda dokumentunum ella vil hon slettkki hava tað argumentið o hon vili bara hava tað at vita frá mær hvat eg haldi eg hevði hildið at lat okkum fáa tað dokumentið so hevur mann nakað diskutera út frá og so har afturat hava vit a búskaparráð sum eg skilji kemur við einari frágreiðing sum eisini nertir við øll hesi tingini sum kemur hálvan septembur sum eg havi skilt tað h og tað vil so siga at tær næstu vikurnar fær kristina háfoss ikki minni enn tvær sovorðnar frágreiðingar í hendurnar sum eru gjørdar av kønum fólki og eg biði hana hava tol at bíða tær vikurnar takk fyri
so er tað kristina háfoss sum hevur orðið ger so væl
takk fyri tíverri tosaði landsstýrismaðurin aftur rundanum spurningarnar tí fleiri av spurningum snúgva seg og slekki um tað búskaparfrakariðina tá ið hon millum annað spurt um hyggja vit at tí samtyktu fíggjarlógini fyri ár í ár og tær eykaða tann sum landsstýrismaðurin sjálvur hevur lagt fram saman við teimum støla og íløgujáttan hvussu sær úrstøður landskassa so út í ár og tað sær út til at vera eitt stórt hall tá tú blussa tey tølini í ár tá síggja vit enntá burtur frá broytingum sum er orsakað av koronu bæði inntøku og útróðsíðu og til samanberingar so høvdu vit tað avlopan millum og millum fýra og fimm hundrað milliónir fjør so tað er rættiliga alarmerandi og eg haldi eisini ófatiliga týðandi í mun til tað almenna kjakið sum er tú vit hava hoyrt aftur og aftur ja ja men tann fíggjarlógin sum er fyri tveyogtjúgu hon er ikki ein ordiligur fíggjarlóg hvat er hon so altso er hon ikki ein ordiligur fíggjarlóg tað er hetta landsstýrið sum er lagt hana fyri løgtingið tað var tann fíggjarpolitikkurin mann legði kann mann siga frá landi við landsstýrismarin sjálvur viðurkent at tað sær út til at mann hevur slept stýringina í útróttri síni og hann ætlar sær at gera okkurt við tað men nú kann hann ikki koma við nakrar meining um tað allíkavæl og í mun til hvørjar útreiðslur mann hevur havt á hjálpbakkunum so er tað farnir út gildið eg kundi hugsað mær at hoyrt hvønn tað talið tað eigurjørgu niclasen hava hvat hevur landsgætisin rindað í sambandi hjálpbakkarnar og hvat hevur als rindað takk fyri
so er tað jørgen niclasen lastursmaður sum hevur orðið ger so væl
harra formaður tá ið tað verður spurt hvussu vorðið við als so kunnu vit ikki fáa svarð tíðarskeið eg fari og tí veit als ikki at fortelja okkum hvat tað tali er tá tað kemur til hjálparpakkar so vita vit heldur ikki hvat ið útreiðslurnar verða har tí freistina at søkja hon var a so longri afturat tað vil siga tað at vit kunnu ikki siga hvat ið tað talið verður hokkurt tal kenna vit til dømis hábygningin tann byggugøtan sum undanfarna samgonga stóð við tað er tann størsta og grovasta eykarokningin vit hava fingið í ár tað er tann tað var eitt av teimum líkunum sum kom raklandi út úr skápinum hjá kristin og háfoss tað talið kenni eg men kristin og háfoss kenni tað eisini og tá tað kemur til hini tingini køn fólk sita og meta og roknivís viðurskiftini tað kemur í frágreiðing frá fíggjarmálaráðnum í í endan av hesum mánaðinum búskaparráðið situr við tí men tað tímast ikki at bíða eftur tí eg eg eg havi mist at koma kristinaog háfoss veit alt hat tar har eg má siga at so gløggur eri eg ikki hyggi í glaskúlan at eg veit alt hattar har men men sum sagt hábygningin tar byggikølurnar sum raplaði út úr skápinum frá undanfarna samgongu tað talið kenna vit tað var ikki høgligttakk fyri
so er hasin fyrispurningurin svaraður vóni eg og so eru vit til punkt trý og tað er til jørgu niclasen landsstýrismálur í fíggjarmálum viðvíkjandi vanlukkugrunni og tað er ein nógv óld sum setti tann spurningurin fram so ein nógv óld ger so væl

hendur stórur birmbskaði av havnarlagi í porkerið og í hvalba skaðin var so mikið stórur at tað verður trupult hjá komoðum kommununum einsamallar at byggja upp aftur tað sum fór í oyrni tað hev verið soleiðis fyrr her í gingurnir atað er verið ein ávísur vilju til at hjálpa fíggjarlaga tá so stórar náttúruvanlukkur henda og serliga í teimum smærru kommununi hevur verið ymiskar loysnir í ein grein tveyoghálvtrýss fyrifyrispurningi frá siri stenberg tingkvinnu í vár um hesar brimskaðarar svaraði landssýrismaður at rætta svar at taka upp samband við kommunufelagið um at seta á stovn ein vanlukku grunn sum allar kommunur er setar pengar í tað er greitt at ein slík loysn loysir ikki at kuttar trupulleikarn í porkeri og hvalba her og nú og tí verður hesin fyrispurningur settur landstýrismannin hvussu langt er komið við at sovna ein vanlukku grunn saman við kommununum til endurgjald til kommunurnar ástørri náttúruvandi hvar henda ætlar landsarið at hjálpa til fíggjarliga at byggja upp aftur havnarlagi í porkeri og í hvalba eftir stóru skaðarnar sum hendi í ánni um mánaðarskiftið februar mars tað varjú soleiðisnar at la tað eri soleiðisnar at tað eru begintur spakuliga veri tí keðiligu støður mann fær ikki útsettu veturin veturin stendur fyri í durin í hval ber tað so bgintur spakuliga at stoypa fundir fyri at ung ganga afstat tað blívur verri í porkeri hevur mann so gjørt nakrar tankar um hvussu mann so skal fáa grót ill at p á sama máta fer ikki at at tað skal blíva verri enn tað sum hendi og bí við at tey virksemi stendur stilt av grótbrótini porkeri so skuldi eg væl fyri at fungið gróði hani frá til at gjørt tað aftur so frætt sum sum sum á veturin verður kláraður hvørnfalli hesum betur verður kláraðu takkfyrtakk fyri
so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum skal svara og hevur orðið ger so væl
harra formaður lat meg beinanvegin gera greitt at havnaløg kring landið er kommunalt øki tað hjá á dryggiland men tá ið skaðar hava verið so vita vit tat í onkrum føri hevur landið latið stuðul men tann stuðulin hevur verið tá ð eg hyggja aftur í tíðina øgiliga lítil í mun til kostnaðin eg haldi tað var undir tíggju prosent í skálavíkasinni og tað var undir tíggju prosent til tær skaðarnar sum hendu í hvalba fyri nøkrum árum síðani men nú hendi so stórir nú var tað serliga stórir skaðar í vetur vit høvdu tí samskifti við kommunufelagið um at gera ein slíkan grunn landið kundi til dømis verið við við einum innskoti har so allar kommunur vóru við at rinda inn og so kundu har við hava eitt slag av trygging og nær má ikki siga tað vir summarið hevur tað fundarvirksemið ikki hildið fram men tað fari eg at taka upp aftur nú og fyri at vita um tað ikki er ein gong leið um mann klárar at savna kommunufelagi tí allar kommunur tað tað veit eg so ikki men men tað sum vit vita um nú er at húsavík vísir ein gamlan skaða frá tvey túsund og seytjan plá níggju milliónur vit hava ikki nakað samlag tal frá húsavík nú vit hava fingið skriv frá porkeri sum vísir á eina meting uppá fjúrtan milliónr og ein í hvalbaup á ein skaða upp á fýraogtjúgu milliónir krónur og og tað sum vit so sita og viðgera tað er tað vit r hava fingið inn og at svara upp á besta hátt við tí men tá tað kemur til tann kommunala grunnin so hevur tað fundarvirksemið steðga eitt sindur upp og og tað taka vit upp aftur nú og vóna at kunna koma á leið tað taðhevi vrið gott við einum slíkum trygdargrunni har ið ið øll vóru ferðir vóru við til at tryggja og at slíkt kundi lyftast tí ein lítil kommuna hevur ikki stórar møguleikar tá stó stóri skaðin hendirja takk so er tað
onnur sum kunnu gera viðmerking ella taka orðið ta er kristina hafoss fyrst ger so væl ja hetta við at gera ein
vanlukkutrygdar grunn hevur verið uppi at venda fleiri ferðirnar altso eftir eg haldi alla mína politikki enn tjúgu ár er ta oku at venda tíverri man ikki kunna mál við tí tí vit eru eingin iðug um at vit vita at teir smærru kommunurnar tá tæir verða raktar av stórum vanlukkum og sum áttast vegna ódnarvegur hava ongan livandi kjans at at átaka sær ta stóru skuldina so landið má allíka væl inn at hjálpa tá og vit hava jú eisini fleiri umførum verir í hjálptamum kommununum at gjørt havnarløg á annað aftur so bara ynskja landstýrismenanum alt tað besta við at royna at koma mál við einam særi loysn og ein loysn har eisini eitt er at kommunurn at rinda inntil land men eg haldi landið eigur eisini atspæla við og koma við sínum parti tað kann kanska vera mátaðir at koma líka som á málvegis loysni men sjálvandi hetta er at kommunalt mál sum útgangsstøði men vit verða noydd til at finna eina felags loysn so ís at vit fáa bygt aftur tey havnarløg og annað sum farast vegna oynnarveðður takk fyri
so er tað siri stenberg ger so væl takkfyr heara formaður eg haldi gott at hendra íg gólð tekim
og fylgi spurningin upp eg setti hann fyrr í ár og tá var svarið at mann fór at vera í samráðing við kommunurnar sum skilt skilt so er tað begynt ella fundir hava hvørfalli verið eg veit ikki ordida kann færa at spyrjast burtur úr tí men tað er so slett eingin ivi um tað at tær smáir kommunurnar hava ongan kjans at fíggja so stórar íløgur sjálvir poskerisk kommunan til dømis at fara út og betala fjúrtan milliónir tað tað tað kemur nokk ikki henda nakrar av hasum bygdunum hava eisini havnarlagi sum teirra tilveru grundarlag tær allar inntøkurnar koma tann vegin og tí rakar tað ótrúliga hart løgtingið hevur fyrr verið inni og játtað ein part tá ið mann hevur bygt upp aftur tá tá ið líknandi skaðar hava verið kundi tað verið ein máti at at hjálpta eisini uppá ella sær lanstýrismaðurin fyri sær at mann fer at fáa hendan her grunnisett en stovn sum eg havi skilt tað so er tað kanska tær kommunurnar sum eru best fyri sum hava verið trekast at at vilja lata í einsannan grunn eg veitk um tað er nakað um tað
takk fyri so er tað jan eli poulsen ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er ein serlig
gera relevantur spurningur í hennikold er komi við tí sum jørgun niclasen landsstýrismaðurin inni á so er bara frá hvalbiar kommununi íløgan fýraogtjúgu eina hálvan millión at gera aftur tað er eina álukning at gera aftur so at hetta er sjálvandi so stórar uppævdur at kommunan klárar tað ikki einsamallar tí er spurningurin til landstýrismannin at vissi nú okur vita at nakrar ávísar kommunur hava saknaði visse ið mann ikki fer á maretta kommununa íigani ja fer mann so bara at trumfardur ígjøgnum og setandagrunnin á stovn serliga við at landið setir á stovnsfar inn og er hugsandi at um at setrasna slíkan grundastovn við stovnsfagin at mann kann fáa hana at virka afturvirkandi ella verður hann bara at virkað frá tí degi hann settr á sovn frameftir takk fyritakk fyri
so er tað spyrjarin har er gold sum hevur orðið ger so væl
arformaður jgnilasen fyri svari ø tað við grunninum tað er sikkurt gott sum eisini verður nevnt her av onkrum viðmerkjarum at hann verið upp i at venda nakrarferðina fyrr seinasta er tan stóra skaðin var tá var hann ókvuliga aktuellur eina tíð men so dávnaði tat spakuliga afturtøkanska vóru ikki so glað fyri akkurát tann mátan at gera taðupá mann veit jú tað at tað er ikki allastani føroyum mann er serliga útsettur fyri at fáa skaða av brimi tekur tú vatnsórar soer er øriliga óamsýligt at tað verðar brimskagar og og og og og tí eru tað nakrar kommunur sum kanska ikki pjóðast at hugsar so nógv um tað men aðrar eru nógv meira útsettar tað sigur seg sjálvt at at at at og har tað serliga hvalba hów okra leið porker úr sandvík kanska visti veit heilt illa til men tað er serliga sum tað størri andlekið á havnranlekin ereftir hvalba og og parturisporkir porkerið hevur verið brúkt til til flutning av gróti og hevur havt latið tað ómetaliga laðaliga til í e mansaldi hava tær nøkur nøkur fjøruti túsund har á leið um ári so at mann so prøvaði at hjálpa til eitt sindur nú aftur tað hevð ikki verið heilt av leið kanska at mann til dømis visti mann tekur porker til dømis so kundi tað sasýlvís sloppið bíligari inn tær fjúrtan miliónirnar ta eri eg tós altíð ikki førur fyri at svara uppá men visti mann nú kann brúka til dømis grótið úr úr tir niðurlagd av gróvbrotinum so so er tað møguleiki fyri at attað kann gerast bíligari kvalberkarir hava eisini grót nú og hava møguleikar aat kanska tan fegasta møguleikan at fáar tað so bíligt sum møguligt men men sum sagt við eini grundli sasel sleppur tú ikki tað varð samsørigar veit sindur vanskyld afturfyri tað tí o tí tú er spurningurin hvussu ger mann hesa a kuttrisøðuna og tað mungu taka støður til nú visi ikki mann fær hetta upp á pláss so má mann prøvar ið onkrum øðrum metodi onkur annara uppskotið soleiðis at at hesar báð bygdirnar koma burturúr esiri støðun ta eru nú í tí tey má fáa beginning á tær nú tí ella ferð alt av hundini til fer at siga tað pent sum eg gjørt í hvalbi er bara se bjintu spakuliga takk fyri takk fyriso
er ta jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
hara formaður eg vildi ynskt tá mnn skal royna at svara spurninginu so vildi eg ynskt at allar kommunurnar vóru samdar í eini leisti at gera slíkan grund og at tað var afturvirkandi men eg má siga at eg havi mín iva um kommununur sum liggjast soleiðis at havnarlagið mest samsýniligt ikki fer í brimið um tær vilja vera við og kanska siga nei so tí blívur tað ein ein ein ein politiska avgerð at visuiðtað eru onkrar kommunur sum ikki eru meðan tær nógvu vilja gera slíkt at so løgtingið tekur eina søgu í tí tað tann møguleikin er absolutt til staðar og so sigur onkur at teir stóru vilja ikki vera við jú altso tað sum hendi í í vetur var jú at millum annað okkara størsta kommuna tórsuna kommuna fekk stórar skaðar á síni havna løtu tey hava jú fleiri og tá vórju borgarstjórin í havn úti og og vísti á ein slíkan grunn so so var ein slíkur grunnur blivi samd um hann nú og hann varð afturvirkandi men so hevði tað jú merkt at havnarkommuna sum sum samsrýniligat kemur at betala innií ein slíkan grund sum allar aðrar í hesum fyrstu umfarinum hevði fingið út so so sum mann kann siga at at hetta her er kanska rætta løtan at fáa fáa tey stóru við æ at kommunufelagið hevur øgiliga lætt at semjast við at vera ímóti altso móti landsstýrinum og og og skelda landsstýri tað tá er møguligt at ella øgiliga lætt at semjast men at fáa allar kommunurnar samdar um at skal betala í nakað sum eftir øllum at døma ikki øll koma at fáa úr tí tey ikki kunnu hava brúk fyri tí tað verður avbjóðandi men eg fari við góðum tresti undir tað og eg móti vóni at samhaldsfesti er so stórt millum kommunurnar at vit náa mál og sjálvandi har landið spælir við baðatakk fyri
so vórðu ikki fleiri sum vóðu um orðið so er hasin fyrispurningur svaraður vónandi og so er tað punkt fjúrtan til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálunum viðvíkjandi útbjóðing av fámjinstunlinum og ta er erhard joensen sum hevur settan spurningin fram ger so væl

ja mín spurningur er so til til landsstýrismanninum í samferðslumálinum jørgun nicklasen hann er øgiliga einkult so hann skuldi verið rættiliga nemmar at svara uppá spurningurin ljóðar soleiðis eitt hvussu langt ávegis eru fyrireikingarnar komnar til at gera útbjóðingartilfar til fámjitundilin nummar tvey nær er ætlanin at halda eina listatión trý nær er ætlanin at byrja sjálvt borðið arbeiði øfámjisfarleiðin er ein av faktiskt nógvum afturúr sildum vandamiklum ferðsluøkjum í føroyum og í áravís hevur verið tosað um at bøta um hesa farleiðina og fleiri eisini her inni hava róðurpundir at gera tunnil í millum øðrðavík og fámjum framvegis er vegastrekkið har sýnið er sera vánaligt og verðin er smalir í nógvum svingum og á vetrartíð tá ríðir ofta grót niður og har gerst sera vandamikið at koyra mett verður at haðan tunnil verið gjørdur so hevði hugurin at og búsett seg í fámjum vaksið betýðiligt tað haldi eg at okur eisini hava fleiri dømir um serliga tey seinastu tvey árini hvar familjur sum gjarna vildu havt bústekkið í fámoyum ikki ikki hava se sir niður har men hava sett seg niður aðrastaðni í oynni tað er ein semja í samgonguni um at fámjinstunnilin skal gerast og tí hevur tað bæði politiskan og almennan áhuga at fáa vita hvat støðan er í hesum málinum og hvørjar ítøkiligar ætlanir landsstýrismaðurin hevur fyri hesa verkætlanina takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum skal svarager so væl
harra formaður í eykajáttanin í august fingu vit nakað av peningi til fámjistunnilin og tað er so til at gera kanningarutbjóðingartilfar og fyri sjálvandi verklagslóg skal gerast fyri arbeiði tað er so ikki gjørt men mann verður tað hevur arbeitt við útbjóðingartilfarinum og tað síðsta eg veit er tað at tað kann verða liðugt í novembur øh spurningurin er so nær kann mann so so mugu fyritøkur síggja tilfarið og mann metir at so kann tað setast við útboð í januar februar og tá so skulu tey fáa eina tíð upp á at rokna og fáa tilboð inn so gongst sum ætlað so eiga vit kunna byrja borðiarbeiðið út móti sumri h men tað er ein annar spurningur vit hava tikið upp og tað er atbjóða vegagerðina út fyri seg sjálva tað fyri tað fyrsta er nógv lættari nógv skjótari um vit gjørdu tað so hevði mann kunnað byrja arbeiðið upp á vegir longu í ár einaferð seinni í heyst kanska út á veturin og tað er sum so ikki nakað samanhang við sjálvt tunnilsarbeiði og so kundi mann havt eina kontenuerulíga gongd at mann gjørdi veg og tá ið hann var liðugur jamen tá var hittklárt við við borðingini men tað má so vera ein serlig verklakslóg fyri seg sjálvan og eg má siga at vit hava diskuterað tann møguleikan og eg helli nokk so nógv til tann møguleikan tí við at vegagerin verður slitin frá so verður nógv lættari hjá lokalum at koma framat altso tað vil so siga at minni fyritøkur kunnu fara inn og bjóða fyritøkur sum ikki føla seg førar fyri at bjóða upp á alt tunnilsarbeiðið men so kann mann líkasum hekta viðargerðina burturúr so vit arbeiða við tí ásini eisini men tað krevur so ein eykajáttan í ár vissi í veður skal fara í gongd tí tað sum er játtað er tað sum verður brúkt til nú kanningarnar nú og til útbjóðingartilfartakk fyri so er
but leggihjá tingfólki at taka orðið taðn fyrsta er johandahl ger so væl ja takk fyri eg haldi at tað er sera
gott at hoyra ati landsýmaðurin er í gongd við at fáa hetta her prosjektið um fámjistunlinum á skinnarar og eg haldi taðer skilagott at mann tyggur veljar ati fara í holt við at gera tað í tveimum tað at mann kann gera vegintil tunnilin fyrst og bjóða tað út og síðani fenr mann í holt við at gera tunnilin tí ati tað ereingin iva st í ati hetta málið er neyðugt at fáa upp á pláss og tað burdi ikkiveri nakar problem at fari og gjørt vegí ár og síðani kundi mann farið og borða í byrjarin at komandi ári ella tá mann kemur nakrin í komandi ár tað haldi eg hevði verið skilagott so eg vóni at landstýrsmaðurin velur tann leistin og at mann fer meira at vita um um hetta málið innan fyri ikki so langa tíð hvussu lampmannir komin og og hvussu mann fer a grípa tann takfyrha formaður takk fyri
so er tað siri stenberg sum hevur viðmerking ger so væl takkfyri hara formaður jó
taka sjálvandi fult undir við at fáa gjørt tunnilin til fámjin og vóru eisini við til at seta tað á skrá at fáa gjørt tunnlar til smáplássini tað vóru einars øgiliga avgjørdar røddur frammi í samgonguni um tað at tá ið tað bleiv borið ígjøgnum til hvalba so skuldi útgerðin verða verandi í oynni um mann skuldi knýta fámjistunnilin afturat soleiðis at tað bleiv farið beinleiðis víðari til fámjins tá ið tað varð borið ígjøgnum í hvalba men tað er nú ein tíð síðan at tað bleiv skotið ígjøgnum til hvalbiar og útgerðin er farin úr suðuroynni so so tað kann mann siga tað helt so ikki men okur hopa sjálvandi at tað kemur á mál tí tað ereingin ivi um at tað er neyðugt at at tað verður ein tunnil til fámjin akkurát sum til fleiri onnur smápláss í føroyum takk fyritakk fyri so er tað
einir johannesen sker so væl fvar a fáar jú tað er gott á
koyra at her gongd við fyrireikinginum til fámjins tunnilin og eg hugsaði hvussu spyrja landsstýrismannin um hvat er status beint nú við tunlinum fjall tað er freistin fyri undangóðkenning til at bjóða upp á teir tunlarnir tað er frá fríggjadagin so ætlanin er at byrja í tveyss tjúgu so hugsaði eg at spyrja hvat status er og hvussu nær vit kunnu vænta at tá ein verklagsnastovu og anna kemur kemur niðan takk fyri takk fyri
draka kann eli poulsen ger so væl ja takk fyri harra formaður
jú takkai jørgun niclasen fyri at gott svar eg haldi at tað er sera skilagott at mann kann útbjóða við arbeiðið fyrst soleiðisnar at lokalar kreftir í oynni sum kanska eisini hava gjørt íløgur í bilar eyka nú til arbeiða á hvalbiartunlinum at teir visti mann fr í holt við við arbeiðið nú sum sum meg arbeiði minka at gera við atgeraa av tí tunlinum so kunnu at tæir fáa nyttu at teimum bilunum tað haldi eg er sera skilagott takk fyri
takk fyri so er tað spyrjarin sum fær orðið er hardi joensen ger so væl
ja takk fyriharar formaður og eg vil takka landsstýrismannin fyri eitti eitt greitt svar ø eg haldi eisini at havsin er av vinkulum við at taka og slíta sjálvaboringina og og viðargeðinar sundir er er ein skilagóð loysn tað kundi saktans viðført at okur lokalar kreftir har suðuri kundi farið og og arbeitt nú tá ið í i arbeiði við sjálvum nei við kvalbiartunlunum minkar og tað er kærkomið tað er kærkomið hjá lokalum í suðuroynni at hava nakað av sovorðnum arbeiði tí okur hava faktiskt havt alfor lítið av tí av sovorðnum tungum byggiarbeiði í í oynni í rættiliga langa tíð og annars so so haldi eg at tað er tað er upplyftandi fyri famningar at fáa at fáa at vita at tað er sett fokus á tað og at tað verður arbeitt miðvíst og at tað er stór sannlíkindi fyri at okur fáa loyst hetta her málið í hesari tingsetuni fingju tað endaliga upp á pláss í hesari tingsetuni tí tað skuldi neyvan verið soleiðis at samnoing ar blivið snýttur tveraðisnar tað hava teir ikki forkent takk fyri hara formaður takk fyri so er
hrá jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so vælja
hara formaður nú tá tað kemur til tunlar so eru fólk ótolin ø og við hesum tunlinum so væntar mann at mann seint í ár kann vera liðugur við útbjóðingartilfar og tað hoyrir so við til ta søguna at mann hevur havt fyri neyðun at gera fleiri jarðfrøðiligar kanningar tí at trupult kann vera at gera tunnilin í tilendoartunnilin er ætlaður at vera og tað hava jú verið gjørdar kanningar í sambandi við suðuroyartunnilin og so hevur mann brúkt ta útgerðina verið har eisini at gera kanningar her og tað er jarðfeingi sum stendur fyri tí men allíkavæl so roknar mann við at mann kann hava útbjóðingartilfar klárt í novembur og so fáa fyritøkur ennar tveir mánaðar til eina prekvalifikatión og so januar februar at fáa tað boðið út soleiðisnar at sjálvt borðjarðbaið kann byrja út móti sumri og sum eg nevndi so helli eg til ta loysnina at vit slíta á vegin so sum eg skilji so er tað rímiliga skjótt at gera endi útbjóðing til ein veg tí tað er fóraltssíst einfalt at gera slíka útbjóðing so hon verður samsílivus eisini gjørd tá tað kemur til tunlar norðurum fjall so er tað tað sama har hevur prevkvalifikatión verið og tann freistin er farin so nú verður skjótt boðið út tilboðini kanska er vinnin novembur desembur og so skulu tey sjálvandi granskast og so skal verklóglóg samtykkjast í løgtinginum áðrenn tær bað kann fara í gongd men somuleiðis har ynskja vit at ella arbeiða vit við tí møguleikanum at slíta vegagerðina frá og bjóða tað út fyri seg sjálvan soleiðis at veðagerðin kann byrja í heyst til tunlar norðurfjall øhog tunnilsarbeiði á vári komandi árkktakk fyri
so er tað erhard joensen sum spyrjar hann fær orðið
ger sovæ j takkfyrhara formaður eg vil bara avslutningsvís takka fyri eitt eitt greitt svar og eg haldi at tað er tað sær út til at liggja liggja rímiliga trygt tað bleiv tað bleiv sagt við av ein av viðmerkjarunum fyri løtu síðani at at tað hevði verið røddu frammi um at borðiðútgerðin ikki skuldi av aftur oynni tá ið tá ið fámjitunnilin var nei tá ið hvalbiartunnilin var ferdur borðaður meni soleiðis er tað nú einaferð tað gongur seg altíð sum mann ætlar tá ið útbjóðingartilfar ikki er klárt og listatiónin ikki hevur verið so kann mann ikki leggja seg á ein borðivogn sum kostar nógvar nógvar túsund krónur um dagin hann má ast dag aftur men annars so sær tað út til at vera øgiliga væl teima við tað at arbeiði viðvíkjandi fámjin nei viðvíkjandi hvalba verður so at siga liðugt tá ið hetta her skal begynna so eg haldi at nei falmenningar hava nakað at síggja framtíðin so enn einaferð takk fyri svarið takk fyri
so ja so var tað ikki fleiri og vit vóna at hasin fyrispurningurin svaraður og so fara vit yvir til punkt sekstan tað er til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálanum tað er viðvíkjandi uppsagog framferð í leiðsluniliggja atlansflogi tað er høgni hoydal sum seta fyrispurningin fram høgni hoydal hevur orðið ger so væl
harra formaður hesin fyrispurninir nýr seg um ta støðuna sum er hjá okkara tjóðarflogfelagi atlansflogi har ið støðan er hættislig vil eg siga og atvoldin er sjósat hon sum eg havi havt frammi her áður undir løgmansrøðuviðgerðini at longu fyrst í maimánað tvey túsund og tjúgu tá boðaði leiðslan í atlanslovuni frá at hálvfems starvsfólk vórðu søgd úr starvi hóast hjálvpapakkarnir tá vórðu gildi og hóast eg haldi allir flokkar á tingi standa hundrað prosent aftanfyri at tryggja okkara tjóðarflogfelagi at koma ígjøgnum koronakreppuna soleiðis at felagið er klárt til at fara at menna seg upp aftur meira og koma upp aftur tá ið koronakreppanir av men sum kunnu so valdu nevndin leiðslan í atlansflogi ikki at samráðast við avvarandi fakfeløg um eina loysn sum kundi varðveittu ment førleikarnar hjá starvsfólkahópinum meðan koronukreppan herjar og nevndu leiðsla hevur heldur ikki valt at fara fram eftir starvsaldri og royndum millum starvsfólkini tá ið uppsagnirnar hava verið og tá ið fólk skulu setast aftur bæði tey avvarandi fakfeløgini og tað føroyska fakfelagsráðið og nú eisini tann europeiski felagsskapurin fyri flogskiparar hava mótmælt og ávara móti hesu framferðini og hava mælt til at man brúkar starvsaldur og annars finni loysnin sum ger tað at tú varðveitir førleikarnar hjá ma hesum mongu dugnaligu fólkunum sum eru komin í hasr serstakliga óhepnu støðu aftaná s hevur so eisini sett lýst eftir fólki aftur har tæir nú ikki seta eftir starvsaldri men bjóða nøkur frí ikki størir fram so nú skulu teir somu flogskipararnar flogtærnum at kappast um at fáa størvini aftur uttan at koma aftur í t tei gomlu størvunum og tí er spurningar um landsstýrið hvat ið landsstrið gjørt í samband við ramferilin hjá hjá leiðsluni í atlanslogi hvat ger landsstýrið við at nevndu leiðsluí atlansflogið ikki hevur samráðast víð fakfeløgni um eina loysn sum kundu varðveittu ment førleikarnar og hvørjar avleiðingar hevur framførin fyri starvsfólkini eitt nú fyri flogskipar sum skulu flúgva so so nógv fyri at endurnýggja sínir pappírir og fyri at ha rætt at flúgva og hvat ger landsstýrið við at landsstýrið ikki ætlanas to ikki fylgir reglunum um starvsaldur sum øll flogfeløg í europa brúka takk fyri so er tað jarg
er smór sum hevur orðið til at svara ger so væl advanslagið
er eitt partafelag og tí er ein landsstýrismaður á økjum ikki niðri í rakstrinum men er som landsstýrismaður í fylgigongdini og verðið eisini javnan kunnaður frá nevnd og og leiðslu í eitt landslu tað er leiðslan sum er sett til at taka sær av dagliga rakstrin í felagnum tað er uppgávan hjá leiðsluni at brynja felagið til meira flúgving at skapa arbeiðspláss at finna felagnum nýggj ferðamál men tað fellir eisini leiðsluni í lut at laga felagið til kreppur tá ið tað raka og tað er ikki hissin í kreppasumnleikar á nú í ma julimánað hevur niðurgongdin í inntøkuni hjá ætlanslogi verið seksogtrýss prosent í mun til sama tíðarskeið í fjør leitslani er ætlansfor hevrur upplýst nær at bæði áðrenn undir og aftaná uppsagnirnar hevur samskifti við avverandi fakfeløg í sambandi við bæði uppsagnir og eisini viðvíkjandi endursetanum so eru fleiri atlit tikin herundir eisini starvsaldur tað ið ætlanslukgera av avtalum er sjálvandi millum tey og felagi og tey skulu fylgja teimum reglum sum eru á tann privata arbeiðsmarknaðin men viski flytið tað yvir í almenna arbeiðsmarknaðin so kunnu vit finna niðurstøðu frá løgtingsins umboðsmanni sum sigur at tað er ikki í tráð við vanligr fyrisitingarreglur einans at brúka starvsaldurin men tað kann sanniliga vera ein partur av tí men bara at brúka starvsaldurin sigur løgtingsins umboðsmaður at tað er ikki í tráð við vanligar fyrisitingarligar reglur tíðin gongur skjótt eg havi nógv eftir í hesum svarinum men eg skal bara koma til ta linjuna afturat at størvini sum nú vóru boðin út vórðu bara bjóðaði teimum sum vóru uppsøgd og og og ongum øðrum so mann hevur roynt men í eina kreppu sum hesar í einari tillaging sum hesar so verður tað ongantíð lætt og kanska onkur heldur ongantíð rætt men tá ið inntøkugrundarlagið verður skrætta un tað so má mann tillaga seg og tað er tað tey hava gjørttakk fyri
so er tað møguleiki hjá tingfólki at taka orðið ella seta spurningar fram ná fyrsti teg er kristinu hafoss ger so væl ja hetta ómetaliga
syrgilig søga sum starvsfólkini hjá atlantslov eri komin í øll tey mongu sum eru uppsøgn og tað er eisini ein ómetaliga trupult støða sum felagið og og leiðslan hava staðið í orsakað av koronustøðuni men landsstýrismaðurin ver aftur aftur víst á hetta ereitt partafelag tey mugu reka tað sum eitt partafelag men hetta er jú ikki ein vanligt partafelag landið altføroyafólk eigur hetta partafelagið hetta er eisini at okkara høvuðvgur út í heim og heim aftur hjá øllum her í føroyum so vit mugu hugsa meira enn bara hvussu skal roknskapurin í tvey túsunog tjúgu síggja út og kanska fyrsta hálv ár tvey túsund og einogtjúgu vit skulu síggja tað sum heild og síggja at vit skulu eisini hava sterkt og gott felag tá ið korona vónandi er farin framvið um ikki alt ov langa tíð og landið kann eisini síggja hetta sum ein part av sínum hjálparpakkum higartil er landsstýrismaðurin ikki komi við nøkrum hjálparpakka til ætlanes og eg kundi hugsað mær at hoyrt ætlaann at koma við nøkrum takk fyri so erta
ser johan eli poulsenger so væl ja takk fyri harra formaður
egvil takka jørgun niclasen fyri nemiliga eitt gott svar at tá mann hevur eina leislu í einum almennum partafelag so er tað jú av teimum grundum at leiðslan er tann sum rekur felagið og ikki okur her inni í løgtinginum ella landsýrismenn politisk til at stýra felagnum tað er tað sum man hevur eina leislu til eg sigi sumær góði vinmær hjá mær segði nú ein dagin um at tað mann fer at svimja virsti tú ikki er á vanu svimjari tú kavar á vippin so kavar teg niður á botn og tu er tungt at koma upp aftur tað er tað sum okur fara at gera politiskt ger okur nakað politiskt men leiðslan í atlansplásni um við vønin við at svimja hon veit at mann kavar beint undir matnskorpuna so fær mann nógv at ferða undir matnskorpuni so tekur mann høvdið upp hundarnar frá anda tá skilagott er andað og tað ivist eg ikki í at leiðslan á landik er vu týðiliga skal klára at finna útav og ikki at okur inni er politisklia stýra felagnum tað haldi eg at oku kunnu hava álit á leiðslan ger og so má má síggja hvat ið tað endar við í síðsta enda at um mann kanska skal grýpa at politiskt inn tá men mann skal bestemt ikki fara inn politiskt og stýratakk fyri
so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takkfyri harra formaður ja tað er engin ivium
tum hatte veri ein øgiliga trupul støða tí at flogferðslan so at siga steðgaði frá deði til daks men eitthvørt arbeiðspláss stendur og fellur við góðum fólkum og mann kann siga eit eitt felag óansæg hvat er tað eru fólkini og eg kenni so bara hetta málið úr miðlunum men tað sum pá einanna máta stendur eftir tað er at mann hevur brúkt hesa støðuna til at siga fólk úr starvi til síðani at seta tey aftur við verri treytum og tað virkar ótrúliga órímiligt takk fyritakk fyriso erta
tð brandur sandoy sum hevur orðigla viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður
sjálvandi hetta er ein vanlíkkulig støða sum bæði starvsfólk og og eisini leiðsla í felagnum ætlantsflog eg komi í tað su undrað meg øgiliga nógv tað er at mann frá aðrari síðuni bara koyrir upp á hetta her við starvsaldri tá ið mann setir aftur nú havi eg verið í borgarstjóri í nøkur ár eg veit nøkurlunda hvussu setanir viðurskifti ganga fyri seg hav verið nevndarlimur í í kommnall arbeiðsgevafelagnum eisini tað er ikki soleiðis at tað bara verður brúkt tí starvsaldur til at meta um tað er ein heildametin sum verður gjørd á leiðsluni har sum starvsaldur er ein partur av tí at seta fólk í starv mann kann ikki ein sýðugt siga at tú verður longst hugt kemur inn tí at at tað að tað er upp til eina eina heilda meting tí er tí er tað vit skulu sum politikarar halda fingrarnar langt burtur frá alt sum eitur starvsfetagn og lata leiðslunu felagnum um at orðna tey viðurskiftini takk fyri
so er tað í handal sum hevur viðmerking ger so væl takk fyri
ja eg hali a et taðer ein trupult støða sjálvandi sum ætlan ti grevas sær í og tað er púra ræst sum landstýrsmaðurin sigur at hetta er ikki nakað sum at politisktar at blanda seg uppí tað er leiðsla og og nevndin felagi sum sum hontera tey dagligu viðurskiftini og rakstrin hjá felagnum og og tað sum liggur í tí men eg haldi sjálvur tað at tað er tað er umráðandi í einum felagi sum landi eigur ati mann hevur tað sum eitur ábyrgd og vísir kanska eina størri ábyrgd kanska enn mann ger í einum kanska vanligum felagi og at mann ikki fornemmar tað út ímilum fólk sum sum tað sum hendra í løtuni tað er tað at at mann í veruleikanum er við at brúka eina øgiliga óhepna støðu smann komin í bæði land og og eisini flogfelag til at upprudta og útrutta altso tað tað haldi eg ikki mán vera tað sum mann mann sita eftir við sum sum sum sum sum fólk ogfornemma at tað sum fyrigongur og tað e líkasum tað sum mann fornemmar í løtuni tá mann hoyrir fjølmiðlar og sær tað sum sum sum sum rør seg millum starvsfólkini í flogfelagnum tað hopi eg ikki
takk fyri so er tað høgni hoydal sum spyrjari sum fær orðið ger so væl
ha formaður eg haldi landstýrismaður svaraði rímiliga sakligu ímótltað orðaskifti vit høvdu seinast hog sjálvandi er tað so við einum annan partafelagi har hann nevnd u ein leiðsla tað sum er støðan her tað er at okkara tjóðarflogfelag eg komi hesao støðuna eins og eins og sum mong onnur í flogvønluni kring heimin orsakað av koronastøðuni og av avgerðunusum er tikin vit eiga felagið fult og heilt tað vil siga t vit standa hundrað prosent aftan fyri hettar og tað sum undrar tá ið vit hava gjørt hjálpapakkar tað er ikki rætt sum fólkafloksmenninir siga her ja ja men so mátta bara brestar til at bera øll lond hava gjørt o vit hava eisini gjørt her jálparpakkar kunnu gera tað at fyritøkur bæði smærri vinnufyritøkur hava vit hvussu roynt tat fingið tað til og í hesum førunum okkara tjóðarfloksfela kunnu koma um hesa kreppuna so snikkaleyðis møguligt ikki minst fyri tey starvsfólki sum er tí gjørd mann jlparpakkaseta eg taðer ikki neyugt at siga fólkini upp vit skuldu nókk gjalda tað sjáltum taðvar hain vera lág løn her sum mann fekk í føroyum soleiðis at mann ikki missir førleikarnar og tað er taðtað er ein serliga avbjóðing uttan at eg skal gera millum nakran serfrøðing og vit skulu iki pæna unkar smálutin men men sum sum vit sum vit hoyra í fjølmiðluni soer tað ein serlig avbjóðing í flogvinnunm har ið starvsfólk skulnu menna eins eins om taðer kennaðu í katørumu aðrastaðni at tú skalt menna tínar førleika alla tíðina gjøgnum skeiðir og sovon við tú kansnikibara áeinfara beint aftur á brúnna umbor á einm flogfari vistu tú burtur leingi og tað sum undrar tað er at mann iki hata hana loysn saman við fakfeløgunm sum ann tildømis hevur gjørt í stóra bretlandi og sagt r mann fe kaska niður løn mann skifti so um at flúgva sum mann heldur førleikarnum veður líka hjá flogskiparanum tað sama hjá flogtarinum og øllum hinum mongu dugnaligu starvsfólkunum sum og tað er eini røð av starvsfólk sum eru hjá atlanticarvegi sum eru rakt av hesum her so hví ger mann ikki tað tá ið landið stendur hundrað prosent aftanfyri og tað kann landsstýrismaðurin gera sum varar av tí fyri okkum uttan at blanda seg í leisluna fela og sigta hygger vit standa aftanfyri tryggja han nú mann far heina avtalu soleiðis vit ikki missa hesar førleikarnar her og missa ja eg haldi tað er ein tað er ein vallukkulig støða fyri felagiðog leiðslu undir øllum umstøðum men tað sum hendir nú er uppaftur meira vanlukkuligt at vit kunnu missa førleikarnar og undirtøkuna og ta vælvild sum vit øll hava mótvegis attanslog tí tað er rætt sum tað verður sagt her at mann má ikki brúka støðuna mann segði fólk upp áðrenn jálparpakkan fór í gildi og seta tey nú aftur við verri treytum ta askarmann brúka støðuna til at fáa verri treytir fyri starvsfólkinum fyri ta kollektivu sáttmálan tey hava gjørt tað má ó ikki henda og tað má kunna sigast greitt hjá tí landstýrismanninum og ikki minst hjá okkum sum vara av tjóðarflogfelagi okkara
slíkar røður høgni hoydal helt
nú eri beinleiðis við til at skaða ætlantsflog og skaðamannaætlansflog so gongur tað út yvir okkara frálíku flogfólk tí fari eg inniliga heita á eina virðiligari viðgerð av okkara flogfelagi sum hevur mist seksogtrýss prosent av inntøkuni og í dag eru hóast tað tveir triðingar av til dømis flogskiparunum aftur í starvi so sanniliga royni mann at taka hensin til allar og so setir mon spurnngartekin við servitanina altso leiðslan hevur gjørt alt fyri at servitanin skal vera framhaldandi verífelagnum og tað er neyðugt fyri at lúka myndugleikakrøvini tað gera tey leiðslan hevur eisini greitt mær frá tá ið starvsfólk verða sett í starv tryggjarfelagið at tey fáa allar neyðugar r førleikaskeið so sum seulatorvenjingar og so framvegis alt hetta verður gjørt øh og tey í ætlansølagingi leggja eitt sindurdent á tey hava lagt stóran dent á starvsaldur eisini men hóast tey í sambandi við setan hava eisini havt tann heildarmynd og og so má eg siga sum landsstýrismaður altso at feg skal blanda meg býtidailjir tað haldi eg ikki at landsstýrismenn skulu gera í almennu partafelagu heldur ikki her men er tað sáttmálabrot og annað jamen so mámánn kunna hyggja upp á tað men har hava vit í dag eina væl virkandi skipan í føroyum slík már skulu loysast í einir fasta gerarætt tað e bara tí vit hava ann hog men mær vitandi er tað ikki gjørt men sjálvandi skal tað gerast av nakar yvirher málið í dag eg fari at snúgva seg um eina herferð frá tveimum útlendskum fakfeløgum einum donskum f pu 5ryvebrancens persionaluneon og so eisini esa sum vilja hava fastartøkur á skipaða føroyska arbeiðsmarknaðunum men ikki hava sett seg inn í sáttmálaviðurskiftini tað er nakað sum kann øsa meg at nú kemur eitt danskt fakfelag og tit sóu hvat tey vóru við útivið í gjár hog tað var altso eina niðurbræðing av atlantslog danskt fakfelag ja størsti kappingarneytin hjá atlantgerws er sstakk fyri so er tað spyrjarin høgni hoydal sum hevur orðið ger so væl ja harra formaður viðgerðin hjá hjá mær
h hasum málinum hevur verið fullkomini av sakulig og byrjað í enda og eg havi ikki á nakran hátt verið inni í nøkrum tíð sum var frammi í deg oviku í gjár eg tók etta málið upp fyri fleiri mánaðum síðani og eg kann eisini upplýsa tinginum at eg skrivaði tað til løgmann tá ið koronakreppan byrjaði at vit mugu tryggja tað til dømis fyri okkara smærri fyritøkur og eisini f ið nevnvit nevndu aftanstov serliga at har standa vit hundrað prosent aftanfyri tað al siga a tað eru eingin fíggjarlig orsøk hjá nevndini í atlansløgm at vera bangin fyri at vit ikkistanda aftanfyri og bjarga felagnum fíggjarliga við landskassin og alt løgtingið stendur hundrað prosent aftanfyri tað val siga at her hevði v teir por silat funnið loysnir so at mann ikki komu út hasum støðuma her og tað at donsk fakfeløgog annaðr inmálveraði tað havi eg so einki einki við at gera og eg haldi eisinivit skulu orðna tey tingini sjálvi eg tosi um hvat vit sum politikarar hava ábyrgd fyri at tryggja at okkara tjóðarflogfelag við øllum sínum dugnaligum starvsfólkum sum hava bygt felagið upp at tað ikki fer fyri sjeyti tí at ein nevnd kanska nú agerað sum um hon var á einum einum vanligum marknaði har har niðurgongd er nei hetta er ei serlig støða sum var íkomin bæði á politiskum o átøkum og av kovistøðuni og tí væntandi ferðavinnu ím allanheim og vit stann hunrað prosentaftanfyri tað va sað a tað ber væl til at gera loysnir har vit koma burtur úr hesum her og tað átti mann at at eggjað til og at roynt tað a fingið soleiðis at vit koma væl burtur úr støðuni bæði bæði starvsfólk og leiðsla og alt føroya fólk sum stendur aftan fyri felagið og tað jøguniglas siga a niðurgomandi seks prosent tí at tað er ein øgilig eina øgilig støða hjá einum felag men aftur har vit standa hundraðprosent atanfyri vit kunnu gera tað í morgin tað kann eg vátta fyri tjóðveldi haldi eg hugsi kann siga tað fyri i allar andstøðuna og helsu alla flokkar teir pengarnir sum aftan so missar standa aftanfyri at skula tryggja so vit ikki verða úpgongurerari av av eitt nú ss í framtíðini og so skal eg hedur kema til serfrøðinarí hesun her men tað at allir spurninar um starvsaldur og alt tað tað er jú ikki ba ein spurningur um um vanligar starvsviðurskiftir og tað sum umboðsmaðrnu viðgjørt sum eg havi skilt tað so er starvsaldur ein ein ein arkriterium sum verður brúkt serliga í flogvinnuni í hesum førunu ser ta hjá flogskiparanum tí at tað er tað sum mann hevur brúkt teimum allarflestu flogfeløgunum hjá teimmum flestu felagsskapini sum fáast flogvinni longur enn so er tað ikki og hví ger mann ikki tað í føroyum tað er ein reellur spurningur uttan at vera drigin inn í alt hatta har aðrar vinklar hesim málini sum koma upp nú í fjølmiðlum anna tað hava vit einki við at gera vit hava bara eina ábyrgd á politikarar seg at tryggja at ætlansflog verður bjargað og kemur væl burturúr tí og ikki minst at starvsfólkini bæði flogskipaðar flogtarinir meikanikarar sølufólk trygdafólk øll tey sum hava bygt hetta felagið upp eisini koma burtur úr tí við sínum førleikum og ikki missa burturav tær tí tí tí starvsstøðu tey høvdu frammanundan og tað gera tey tað gera tey vistey ikkisleppa vistet kk sleppa arbeið ikiseppa at flúgvaja takk
so er tað jørgun niclasen landstýrismaður sum hevur orðiðger so væl
ja harra formaður æt eittdanskt fakfelag sum eg ikki hevur sáttmála við atlantslóvu sum elski hevur sett seg inn í sáttmálaviðurskiftini beginnur at gera seg kønan í hesina her og at niðurgera atlantigervegis tað tað luktar tað luktar størstu kappingarneytin r ss sum hetta danska felagið í sáttmála við so so hetta her hetta og tað er ta fjølmellakríggið sum koyrir løt starvsfólkini leiðsla og starvsfólkini í ætlanslu eg bi undri tey hetta tey skuldu ígjøgnum nú tey kempa hvønn einasta dag fyri at royna at fáa felagið upp aftur seksogtrýss prosent av umsetningunum bleiv vekk og allíkavæl so hava tey í dag tveir triðingar av peotunum sum vóru frammanundan í starvi tey kempa hvønn dag fyri at fáa flúgving úti í heimi og tey fáa nakað flúgving millum annað tí kundu hesi fólkini koma inn aftur tað er ógvuliga umráðandi at umtalan av ætlanslog verið rímilig og lagarlig herfro frameftir um tey skulu gera seg galdandi at hetta ikki verður umfatað av negativari umtalu sum nú hetta danska felagið saman við tið europeiska royndi at gera tað er óalmindiliga viktigt men at standa her og siga at eitt felag sum eftir útlitinum altso øll flogførli í heiminum hava havt stóra stórta uppsøgn at tað er lítil útlit fyri at mann kemur upp aftur at tað man var so sigur høgni hoydal ja men teyt skulu bara hava øll starvið vit betala also tá mann hevur vinnufyritøku so má hon tillagast eg havi ikki samvitsku at siga við kassadamini upp í sms og við mannin á flakavirkinm í klaksvík tit skulu betala fýrs túsund krónur til ein pelot hjá atlantigervas ein pelot sum hann slettisk hevur brúk fyri er tað rímiligt hanann hann hevur einki arbeiði men hann skal hava fýrs túsun krónur um mánaðin og tað skal kasta teimamiklagarði betala tað ber ikki til felagið má tillaga seg men fs skipanin at geva teimum kappingarføru tá segði tjóðveldið nei vit skulu geva felagnum góð orð og kappingarføru eg komi altíð í uppskotinum fs tað kann fáa fleiri fólk aftur í starv tað er eitt veruligt átak fyri eitt flogfelag sum okkara egna takk fyri so er
psund fyrispurningurin vónandi svaraður eg skal líka minna á at vit má ansa eftir hvussu nógv vit eru her í tingsalinum vit eru kanska ov nógv men bara ein natúrliga útsiting sum tit halda sjálvur tað er fylgur virður beturi ja vit hava næsta spurningur tað er punkt seytjan tað er l vesturcord landsstýrismannin í fiskivinnumál tað er viðvíkjandi ískoytiskvotum tað er johannes joensen sum hevur sett taln spurningin fram ger so væl ja
takkfyri ja hetta ein munnligur fyrispurningur til jakubvestegaard til landsstýrismann í fiskivinumálum viðvíkjandi ískoytiskvotunum nær fer landsstýrismaðurin at útskriva ískoytiskvoturnar og nummar tvey er hvørjir reiðarí eru partur av hesum býtunum og í viðmerkinum kann eg viðmerkja at tað er tað er greitt at verður tað ikki borið skjótt at við at útskriva ískoytiskvoturnar til menningarkvoturnar kann tað verða ov seint fyri ár tað er alment kent at reiðaríini mugu tillaga fiskivinna soleiðis at tey kunnu fiska fiskin tá besta góðskan er og tá bestu prísurin er eisini greitt at um ískoytivturnar eru ov ssmábýttar kann tað gerast ov lítið í part tíer vert hugsa um hvørt ískoytskvoturnar skulu vera eitt gott og stórt ískoyti til vinnuliga virksemi ella ein viðfáningur hesin eigur greiða fáast á sum skjótast og tí verður hesin fyrispurninguri settur takk fyritakk fyri
so er tað jakup vesturgoyrd landsstýrismaður sum skal svara hesum fyrispurninginum ger so væl takk
fyri harra formaður lóggávan bleiv broytt soleiðis sum samgongan vildi hava lóggávuna at broyta og seinasta broytingin varð lýst níggjuogtjúgunda juni kunngerðin um ískoytiskvotur oglla verkætlanir hon varð lýst tíggjunda juli og freistin at søkja varð sett til tíggjunda august og tað er komnar gotta hálvtrýss umsóknir um ískoytiskvotur og til vinnuligar royndir verkætlanir so tað tekur drúgva tíð at viðgera tað og gjøgnumgangadag og umsóknirnar erøliga ymiskar og tí tí mugu okur eisini geva okur ta neyðugu tíðina men tá ið tað er sagt so veiti eg væl at tað er rætt sum johannes joensen sigur at verkstíðin kann øgiliga skjótt kanngundan serliga tá ið tað snýr seg um makrel so eg hevði vorderað at okur innan alt ov langa tíð og áðrenn berttíðin er farin hava fingið greiðið á hvussu hesar kvoturnar verða býttar eg fari ikki inn í at siga hvør er patal og ikki uppátal tí alt er undir viðgerð enn og hvør fer hvat og hvør ikki fer men vónandi kunnu okur avgreiða tað ja innan fyri stutta tíð takk fyri takk fyri so er
ella tingfólk sum hava møguleika til at taka orðið ella seta spurningar fram tað sær ikki út til so er tað jóhannes joensen sum hevur orðið aftur sum spyrjari ger so væl takk fyri
ja eg ætla bara viðmerkja takk fyri svarið landsmannin men eg ætla bara viðmerkja at sum er vitandi um so er makrelurin øgiliga eystanliga ella hann liggur øgiliga ella liggur upp í markið eystanfyri soleiðis at vit mann ikki ber skjótt at so kann tað gott verða nevndar í norskum sjeyggum og varðhaldslandi tað vil siga at so fáa føroyingar ikki fiskað so at tað hæstar kanska meira enn mann grunar hvussu í ár annars er tað viktigt haldi eg at mann tá mann tá mann gevur kvoturnar út at at kvoturnar munna hjá einum feløgum sum folar tí annars blívur tað øgiliga lítið í part men tað er gott at mann er í gongd tí tað og eg vónandi verður tað skjótt at vit fáa býtið í orðna takk fyri takk fyri
so er tað jakubb vestergaard landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl ja tað
fr harar formaður makrelur hevur tíbetur verið nógv av í føroyskum sjógvi makrelkanningarí ár hava víst tað men hann flytur seg tað vita okur og tí er tað kanska áhugavert at síggja komandi árini hvussu tað verður og hvussu okur kunnu skipa fiskiskap eftir makrelið nú okur nevna makrelin tað kemur eitt nýtt strandaland inn í myndina sum eitur bretland til tær komandi samráðingar nar tað verður ein fundur seinni hesum mánaðinum har mann fer at fyrireika samráðingar í ár um makrel og tá fer bretland fyri fyrstu ferð at sita við borðið sama hinum og tí kann tað sjálvandi ver ein avbjóðing okur hava atgongd á fiska á makrel í norskum sjógvi eg rokni við um mann hevr brúkt allar eg skal ikki vera púra sikkuríki men eg gangi út frá at mann her brúkt allar atgongdina í ár í bretskum sjógvi men ta er aftan fyri norðskan sjógv ikki sikkurt at nakað vanlig í tí er hann í altjóða sjógvi so hava kunningur altíð fiskan har meni hinvegin tá ið mann hyggur at teimum ymisku feløgunum sum summkunnu fáa ískoytiskvotur so eru tey ymiskar stødd og ein minni kvota geru kanska stóran mun hjá einum minni felag men kanska ikki so stóran mun hjá einum størrum felag so sum ein einaferð segði so er alt relativt men vónandi kunnu okur áðrenn fór longri tíð r farin havandi huga bert tíðina fáa avgreitt hesum málini takk fyritakk fyri
so er tað ikki fleiri sum hava biðið orðið í hesum máli so eg roknið við tað er mann er svarað aftar á spurninginum vit fara yvir til punkt átjan tað er til jacob vestergaad landsstýrismann í fiskivinnumálum tí viðviðvíkjandi kvotum til vinnuligar royndir og verkætlanir og ískoytiskvotur tað er høgni hoydal sum setir tann spurningin fram so høgni hoydal hevur orðið ger so væl úutýs ja takk ger so væl ja hara formaður en spurni
mín e í veruleikanum rættiliga líkur tíð hjá johannes joensen so e rokni ið hann kann avgreiðat simliga skjótt og hann snýr ikki um tað sama uttan tað at eg spyrji landstýrismannin í fiskivinnumálinm um nær ið kvoturnar til vinnuligar royndir verkætlanir altso allar og ískoytskvoturnar kunnu vænta sært verða avgreiddar og hvussu langt verður útlivið ta árið øh og til atfylgja teg upp nú tá ið lanstýrsmaðin hevur svarað johannes joensen so kundi mann spurt øh verða hesa vera hesar kvoturnar automatiskt fluttar til næsta ár visti teir ikki verða fiskaðar í hesum árunum tað vil siga hvussu kunnu hvussu kunnu tey sum nú eina fáa umsóknirnar viðgjørdar disponeraðar og eg kundi eisini spurt um verður tað alment innlit í íí viðgerðina og umsóknirnar av av kvotunum vinnuligar royndir verkætlanir og ø ískoytskvotumtakk fyri
so er tað jakob vesturkørd landsstýrismaður sum hevur orðið til at svara ger so væl
takk fyri harra formaður øhsvarið berur sjálvandi tað sama sum frammanundan eg kann siga at okur fingu seks tann umsóknir um ískoytiskvotur og áttaogtretivu umsóknir til vinnuliga roynd or verkætlanin og tað sigur seg sjálvt ati tað tekur tíð at viðgera so nógvar umsóknir og tær skulu hava eina góða sakliga viðgerð og útgreining tí sum eg nevndis eru umsóknrnar øgiliga ymiskar eg rokni við at tað verður neyðugt eg nú skal eg ikki standa herar eg minnist ikki ordilga heimildargrundarlagið men tá ið tað er ligið so langt út árið og serliga tey sum skulu í gongd við vinliga royndir verkætlanir vis t r nýggj so gangið út frá at mann hevur tørv á eisini at fáa tað flutt yvir ár og tað vilji okur taka stig til í lóggávu viss mann visti mann ikki kann ta viðverandi lóggávu og tað ivist eg í mann kann men tað kann eg útgreina seinni og visti e neyðugt so vil mann væl royna at fáa tað framt viðvíkjandi almenni innlitir so eta ikki landstýrismaðurin sum viðger alment innlit tað er tað gongur fyri seg reint fyrisitingarliga har ið fyrisitingin tekur støðu til hvat mann kann fáa innlit í og eg gangi út frá at tað verður viðgjørt sum alt annað øll onnur innlitsmál sum spyrjarin eigur at kenna væl til hvussu slíkt verður viðgjørt so eg gangi út frá at almenningurin og øll fáa teg at vita sum tey eiga at fáa at vita takk fyri harra formaður
harara formaður tað skal bara vera stutt ati eg haldi at landssýrsmaðurin smurdisteitt sindur tá ið vit tosaðu um almennu innlitirna eg orsakintil at eg spurdi øh tað er ati at eg eri púra samdr við landsstýrismannin í at at tað at viðgera so stór mál sum umsóknir um bæði ískoytskvotuni og ella vinnuligan royndir vera a va í menningarkvotuni er eitt lera stórt arbeiði og tað krevur drygva tíð og tað má gerast ordiligt øh meni orsøkintl ag spurdi ella fór eg fór tann vegin tað er hvussu nógv ting kunnu broytast upp á eitt ár ella tvey at tá ið vit viðgjørdu menningarkvoturnar ta hlugsi eg ikki tað var dagur kanska ikki tími á degnum at e ikki var buldura og mótmælt og øst í fjølmiðlunum hum at tað ikki var avgreitt longu altí fyrsta ár komu vit út í var aikí apríl mai so komu vit út í juni og tað varð gjørt til eina skandalia hv vi endliga hoyrt sagt sagt at tjóókurin misti tapti væl upp á tað væl møguligt at tava spældi nógv inn tí tað var eisini tað var eisini óneyðugt rál tá men nú verðu taðaltso út í septembur hóast lógin e broytts altor hví her manst so ikki gjørt tað áðrenn tí at tað bleiv eg sagt tað kann landstýrsmaðurin vátta tá ið lógin varð samtykt tá á jólum altso tollaksmessa u dag í í tvey túsund og nítjan at tað fór a vera trupulleikar at avgreiða tað er og nú vór vet satskundi í septemburmánaða men eg hai so ikki hoyrt nakað nevna tað og e havi heldur ikki hoyrt nakað søgt um almen innlit tað var eisin eit øgiligt rok tá eg haldi at mann skal mann skal viðgera tað ordiligt tað skal heldu ikki verða ein almenn viðgerð av tí fyri málini er avgreidd og tí spurdi eg at at tá haldi okum tað gekk heldur ikki dagur ella tími uttan tað varð umsókn um alnment innlit og søgur her og der og ja taðeg minnast ta tað var neyvan nøkur tínasending uttan tað tað er bara tíð eg spurdi at mangt broytist uppá eitt ár tað má eg siga ja takk fyri so fær
jakovestegaard orð efirtil at svara ger so væl takk fyri harra formaður ø
sjálvsagt tann nivitiella verðin er væl at tá ið itt ár byrjar so vita tey sum hava við fiskivinnu at gera hvat tey hava at fiska tað árið og tað millum annað tí okur vóru so nógv ímóti eftier við uppboðssølu at mann ongantíð visti hvat mann hevði hvat grundarlag mann hevði og tí er tað helt ikki gott tá hetta er komið ídrag og eg royndi at greiða frá tá ið lógarbroytingin var fyri at tað var tí at mann í samgonguni vildi justera hesa ávísa greinina eitt sindur øðrvísi øhog tí bleiv tað endaliga ikki endaliga samtykt fyrrenn í junimánað umsóknarkunngerðin lýst tíggjunda juli o umsóknarfreistin tíggjunda august og av tí atð eru so nógvar umsóknir so eta eina ávís viðgerð og mann má hava viðgera hvøri er við einasti umsókn meni eg vóni at okur skjálvt fáa avgreitt eftir her viðvíkjandi innlitið so er at siga at tað er tað vanliga almenna innlitið sum mann fer í slíkt har mann tekur atlit til persónligar upplýsingar og serliga atlit eisini til vinnuligu ávumál og loyndarmálum tað skuldu verið so tað gangi út frá ati professionella fyrisitingin í fiskimálaráðnum finnur út av hvussu mann taklar tað hin vegin eri eg øgiliga samdur við jágum mikkelsen tá hann sigur ati tað hev veri gott at fingið hetta her lagt í farsta laðir soleiðis a okur eru allar framtíð vita hvør gevur hvat at pirka og at ikki politikarar sum kann mann siga blanda seg uppí men te vinnan sjálv sum til ein hvørja tíð lagar seg finnur útav hvussu hon skipar seg takk fyri harra formaðurjatakk so er hasin
spurningur svaraður næsti spurningur numar nítjan e røðini hann er til kali oholm johannesen landstýrsmann í heilsumálin viðvíkjandi koronukanningum sætta dagin og spyrjari er kristinu háfoss men hvør kanteir eru í tinginum her í løtuni so ja tað e nummar nítjan j eftur eftir tað er spuringur ummar nítjan tað er siristenberg sum eiturhendan spurningin til kalio holm johannesen tað snýr seg um bíðitíðirnar í sjúkrhúsverkinum men siristenberg er heldur ikki tað er siri stenberg sum skal hava orðið visti ikki hon kemur nú so verður tað spurningur tjúgu sum er svaraður tað verður kristin háfoss sum hevur ein spurningur til kaleogholm johannesen og tann spurningurin er nummar tjúgu um hann snýr seg um kanning ín koronakanningar tann sætta dagin ger so væl kristin o hafoss ja siristenberg er ih her so tað verður tín spurningursum kemur áðenn okur bíða ikki meira sn ger so væl intakk fyri ø
triðja august tá vórðu føroyar raktar av næsta útbrotinum av koronaviðrsitinum tíverri men nú tykist tíbetur at verða fingið tamarhald aftur á hesum næsta útbrotinum men vit vita eisin at hendan søgan kann broytast um vit ikki ansa ómetaðæl eftir at smittan ikki kemur aftur til landið og um fólk ikki fylgja tilráðingunum frá heilsumyndugleikumum sum heild heilsufakliga so verður mælt til at øll fólk sum koma til føroyar úr útlondum lata seg kanna sætta dagin eftir at tey eru komin til landið umframt sjálvandi tann dagin tá tey koma til landið og hetta er eisini avgerandi neyðugt at vit hava hesa her tvær kanningarnar fyri ati at tryggja at smittan ikki aftur fer at gera um seg men vit vita eisini hetta eitt tilmæli og tað er nær kunnu it enn ógreitt hvussu nógv lata seg kanna tvær ferðir so fyri atfáa lýst málið so varðu hesin spurningarnir settar landsársmanninum hvussu nógv ferðafólk eru komin til føroyar og hava latið nítjan kanna síðan tilmæli um at kannað seg tvær ferði varð sett í verk ná tann næstaspurninguin er hvussu nógv av hesum ferðafólkum hava kannað seg aðru ferð tað vil siga tann sætta dagin eftir at tey komu til føroyar tann triði spurningurin er hvør kunning varð sett í verk til ferðafólk um at kanna seg tvær ferðir og nær varð hendan kunning sett í verk tann fjórði er metum landsstýrismaðurin á tey nøktandi talafólkum ið lata seg kanna sætta dagin eftir at tey koma til føroya og seinasta spurningurin er tekur landsstýrismaðurin undir við at heim taka ábyrgdina av farsóttarlóggávu landslæknaembati við meira og at áseta krøv til tvær kovinítjan kanningar tá komuð verður til landiðfær

og takk fyri spurningin øh til fyrsta spurningin er hvussu nógv ferðafólk komu til føroya hava latið seg komu vi nítjan kanna síðan tilmæli um at kannast ferð ferð sett í verk tilmæli um at lata seg kannað sætta dagin varð lýst seks sætta august og síðani sætta august eru gott tólv túsund tólv túsund ferðafólk kog vit nítjan kannaði í sambandi við at tey eru komið til føroya við flogfari ella sjóvegis spurningurinumar tvey hvussu nógvar ferðafólk hava kannað seg aðru ferð sætta dagin tra tey komu til føroya tuøl eru iki tøk ið siga hvussu nógvar tað seg kannað sætta dagin eftir at hær komu tl føroya í sambandi við komu vit nítjan kanningar eru ikki gjørdar skrásetingar ið vísa hvør orsøkin er til at fólk lata seg kanna spurningur trý hvør kunning varð sett í verk til ferðafólk má kanna seg tvær ferðir og nær varð henda kunning sett í verk altso farsóttarnevndin avgjørdi tann fimta august at mælta til øll sum koma til føroyar staðiliga verða mælt til lata seg kanna sætta dagin eftir innferð og at henda kanningin verður ókeypis fyri tann ferðandi hesin tók landsstýrið undir við og sama dag klokkan fimtan varð skipað firi tíðindafundi har kunnað verða millum annað um hesa avgerðir eisini er kunna á ymiskum heimasíðum umframt at tilmælini í faldarunum sum verða latin øllum ferðandi til føroya vórðu broytt sætta august og fýra metur landsstýrismaðurintð er ein nøktandi tal a fólk lat kanna sætta dagin eftir at tey komu til føroya atso sjúkrahús ferk at arbeiðari við at seta eina skrásenga skipan í verk og soleiðis at tað frameftir fer annfer at vísa seg hvussu nógv lata seg kanna sætta dagin og so er ein sovorðun trygkier ein sovorður politiskur harra formaður tað er hetta her viðvíkjandi tekur landsrsmar undir við at heimtaka ábyrgdina av fersgu landslæknin við meira og at áseta krøv um teir komvi nítjan kanningar tá koma við til landið og har má eg bara siga reint yvirorðnaði at eg havi ongantíð havt iva um harra formaður reint persónliga at í føroyum skulu føroyingar ráða tað taki eg sletki upp á tala nakað annað og tá ið eg nú havi sitið ella verið á brúnni í mun til hetta her sum hevur verið so vil eg staðiliga mæla til at tá ið pendemiir raka at vit hava avgerðarrætt í okkara landi og at vit ongantíð verða noydd til at spyrja onnur lond um hvussu vit skulu geraso t
men hin veginer hattar politiskar maktir sum bestemma tað akfyri so verður tað brd sum fær orðið gerso væl ja tað ljóðar gott í mínum orrøni
at keili holm johannesen er við upp á at yvirtaka landslæknan embati øh eg havi tó ein spurning viðvíkjandi hesun her við at lata seg kanna sætta dagin í mínum í mínari verð gevur tað øgiliga lítlan meining at kanna millum serliga útlendsk ferðafólk sum koma til føroyar at ferðast sætta dagin tí eg giti og eg haldi meg vita at tey allarallarflestu av teimum eru neyvan seks dagar kanska ikki meir en tríggjar fýra dagar í føroyum øog ferðast tað munnu vera tey allarfakstu sum eru fjúrtan dagar í føroyum tá i tey tá ið tey tá ið tey ferðast tí hevði tað givið meiri meining mínari verð at mann bað um eitt bevís har sum tey hava kannað seg fimm dagar áðrenn tey koma til føroyar og so kanna tey tá ið tey koma til føroya tað í mínari verð hevði verið ein betri trygd inn nn inn hit takk fyri jatakk so fær spyrjarin orðið aftur ger sovæ
sína fossu
ja takk fyri eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svari sum var nokkso greitt at ver an søu veit mann so ikki hvussu nógv lata seg kanna aðru ferð tí tað verða í skrásetthví tey koma og lata seg kanna men skilti at landstýðsmannata verður arbeitt við ein skrásetingarskipan so e sum man fram eftir ferð at kunna vita hvussu nógv koma las testa aftur ella kanna kanska landstýrismaðurin veit segnærri um nær tann skrásetingarskipan verður klár eg veit ikki so er tað víkjandi trygdini í mun til nýggja smittið hvønn mun ger tað tað hevur hvørfa verið tað heilsufakliga tilráðingin av mann skal kanna seg tvær ferðirnar tí tá kemur mann til at fanga munandi fleiri enn annars men fyritretin fyri at tað skal hava eina ávirkan í sjóndi at fólk í tí tíðarskeiðnum teir fimm seks dagarnar ikki fara til stórar veitslur og ikki fara man og eg eri saman øð at nógv fólk kommin eru vilja varin og kanska halda seg burtur frá tí tíkum tiltøkum sum vígari til tann næsta úrslitið fyriløkur annars so spurdi eg tann seinasti spurningin er júst hetta um um landstýrismaðurin tekur undir við at heimtaka ábyrgdin av farsóttarlóggávu landslækna við meira júst tí at vit hava jú tørv á enn nógv nógv størri fleksipaliteti og hava amboðini til skjótt at kunna tilaga lóganistíðsum vit ynskja og tað hevur víst seg at í sambandi við nøkur viðurskiftir samband við koronaviðurstøðuna so hava vit ikki hava havt møguleika at gjørt tær ásetingarnm sum távar við ynskt nóg skjótt so tað er eiliga gleðiligt at hoyra at landstýrismaðurin brúkti tey í orðini so sum vit flest øll her inn taka undir við at í føroyum skulu føroyingar ráða og athetta eisini at økið sum vit áttu at heimtikið ábyrgdin av og eg veit at landsstørør her eisini hevur arbeitt við spurninginum til dømis hvussu skulu vit áseta tað at ferðafólk om at rinda fyri koronakanningarnar og eg veit ikki hussu langt mann er komin í tí so tað eru kanska verað got t landsromar hava kunni sagt nakað nærri um tað nær hann væntar atat tað er klárt tí at í løtuni hava vit júst sett einar trýogtjúgu milliónir krónur av til á fíggjarlógini ella rinda fyrstar kanningarnar og eg haldi tað er annars mrei umtøka fyri at vit áttu at sagt at fólk sum velja t fara at ferðast teku om eisini at rinda fyri egna kanningar nær væntau landstýrismaðurin at tað verður klárt tað hevi verið gott at vita og annars so so eru vit tjóðveldið altíð til reiðar at stuðla eina yvirtøku av landslæknainbatinum í morgin fær løgningi eisini møguleika at viðgera eitt uppskot frá tjóðveldið og undan sæma

viktigt tá mann ger politiskt ting politiskt mál at mær gerta rætta reykifylgju fyri at tað skal eydnast akkurát í løtuni eru vit í ferð við at oysa bátinum harra formaður vit oysa og hann hevur veriðvið ferð við at tømast eg haldi ikki t mnn skal gera nakað meðal mann oysir tá ið vit eru komin væl út á slættari sjógv tá haldi eg vit skulu fara at hugsa um nøkur ting og yvirtøkan eg sletki tað fremsta í muninhugheim tá eg svari fyri meg sjálvan persónliga tað er tað at kunna avgera sjálvir tá ið tú kemur út í eina kreppu tað er akkurát sum við umborða skipið vist taðhendrir ein vanlukka tað er øgiliga viktigt at tú ikki akkurát pjøvist alla tíð at spyrja øll onnur á landi um hvussu tú skalt bjarga skipinum og tí er tað viktigt at vit tá ið vit fara at leggja eina nýggja tilbúgving til rættis eina pandemiætlan tá er mítt hægsta ynski at vit taka ábyrgd av øllum men statvek hava eitt gott samstarv sum vit eisini hava upplivað tað við danskari heilsuverkið hvar vit kunnu flyta fólk ímillum alla tíðina rættiliga ómaksleyst men sum sagt tað er nakað sum samgongan tekur støðu til og tað er tað er slettikki hugd til mín men tað er so mín persónliga meining út frá teimum royndum sum eg havi havt í hesum forløpunum her at tað vil ger tað gera tað nógv smidligari at vit hava ræðisrættin á teimum tingunum sum henda bæði viðvíkjandi lóggávuni og viðvíkjandi landslækna og sovorð tí at tí at eg trúgviskti at tað virkar rætt at tú gjert eina lóggávu hvar ið ein danskur heilsunistari skal siga hvat er best at gera í føroyum ha ella ein danskur statsmistari altso tað tað tað virkar ikki tað virkar ikki rætt og tað virkar ikki rímiligt a so so so tað er eingin ivið um tað at vit skulu gera tað og eg síggi at tey blíva fyr við at blíva motiveraði framsókn og tjóðveldi og tað er gott til eina broyting takk fyrija
soyra sjálvur so er tað skriston av haffus sum fær orðið afir gerk løkkionafus ja takk fyri hasi orðini frá
landsstýrismanninum viðkri verið meir samd sjálvandi klára vit best at taka okkum av okkara áhugamálum og at loysa einum støðu tá ið samfelagið kppu um vit hava avgerðina her heima so vónandi nú tá mann arbeiðir við hesi nýggja ætlanini fyri hvørja amboð vit skulu hava og sovíðari fær landsstýrismaðurin eini stuðul í dstýrinum og samgonguni fyri atat fáa tey neyðugu amboðini á føroyska hendur eitt sum jú hevur verið serliga aktuelt í sambandi við koronastøðuna hevur verið hetta her at vit mugu ráða yvir okkara egnu landamrkm vit mugu hava møguleikar fyri at ølga skjótt at kunna siga jum hvørji krøv setaðu til at fólk koma inn til landið hvørji lond vilja vit eisini lata upp fyri tí tað kann vera øðrvísi enn tað sum til dømis danmark eg ynskir at gera og eisini tey amboðini høvdu fingið um so var at vit høvdu lóggávuna á egnum egnum hondum og ja tað erikki annað at siga enn at lat okkum fáa gjørt tað tað skal í hvørfall vera okkara vón og eg veit ikki t annars um landsstýrismaðurin nú hava tað n annan spurningur eisini aftaná fær sagt nakað meira um júst hendan spurningin er hvat mann ger fyri at tryggja at fólk verða kannaðir tvær ferðir tí tað ljóðar eitt sindur sum hetta er nokk e sindur av einum holi í skipanini um so er hetta verður tað vit koma at koyra við nú tan næsti nógvir mánaðirnar tí tíverri sær tð ikki út til at koppingarevnið verður klárt fyrr enn íhvørfall út á næsta summar í besta føri so vit mugu hava eina eina rubusta og trygga skipan og og tað sumíhvørfalli tey sum eru serkonnu ørum sum siga at vit skulu tryggja fólk verða kannaði tveær ferð at tey halda seg burtur frá øðrum hesum tíðarskeiðnum og tað har eru vit uppart ikki heilt enn at vit kunnu tryggja tað so vit tað er nokk neyðugt at fara inn bæði at seta krøv til tað at mann skal kannast tvær ferðir og at hava skipanir sum tryggja at vit fáa fylt upp hvar fóru hesi fólkini koma tey aftur og lat seg kanna alt aftur fyri at verja okkara samfelag fyri at smitta aftur ger seg galdandi tí at gera vit ikki tað so eru so ómetaliga skjótt tað spjaðir seg aftur tað sóu vit nú fyr í august tíverrijatakk so fer landstýrsmaðurin
hvat er jóhannesen orðið aftur ger so væl ja takk bara formaður nú komi eg úr
einum flokki eysta flokkinum í føroyum hvar ið tað eru nøkur ting sum eru rættiliga grundleggjandi prinsipielt og tað eina tað er tað persónliga frælsið eg eri so óalmindiliga forsiktur við at fara fara at gera nøkur ting við tvang at at at tvangsvaksinera fólk at tvansinnleggja tey at at tað skal vera tvang at tú skalt gera tað sætta dagin eg eg trúgvi virkulia at vit hava klárað óalmindiliga væl við at tú leggur ábyrgdina út til hvønn einstakan og so hevur tú tær neyðugu skipanirnar við grensurnar og tað sær út til at tað at kunna testa tvær ferðir fyrsta um sætta dagin ela vit innkomið út sætta dagin vit hava kond í hankað við við hesum her sært út til fyri næstu ferðirnar og vit hava vit hava testað harra formaður hundrað túsund hundrað túsund fólk o vit eru tvey hálvtrýss túsund eg veit ikki nær ið í ginnis kemur út næstu ferðirnar tær plagar at at rætta í hesum rekoyrdbókini men eg trúgv iki at nakað land hevur testað tvær ferði fólkatalið sum er í landinum og sjálvandi danskir myndugleikar heilsu myndugleikar eg havi hoyrt teir er nú eisini úti viðlíkasum at at at kanska e dempa eitt sindur altso visti mann ikki hevur verið í nøkrum vanda øki og mann hvr verið tryggur einsamallur hvat veit eg altso siga tía vit testa nógv enn altso eg haldi vit vóru uppi atmánaðini týsdagini ehaldi henna tvey túsund og tey túsn g fimm hundrað altso um dagina og tá vit vóru í mastmánnaveitst tú tá minnist tavi eg haldi tað var tvey tvey hundrað og fýrs ella trý hundrað kanningar elaokurt vorð nakað so so so tá ið føroyingar fara í gongd við nakað so meinar tað tað ordiliga og tað tað haldi eg eri væl kent og tað skulu vit eisini gleðast um at at øll føroya fólk hava verið við til at lyft hesa avbjóðingina her men eg trúgvi at tað verður nokk so skjótt at tað verður slættari sjógvur afturtakk fyri harra formaður jatakk

má biðja orsaka men eg var farin út tí at okur vóru fór nógv inn í salinum í senn so og so vórðu tveir spurningar slettir saman men eg ætlaði at spyrja um avleiðingar av korona til landstýrismanninum í heilsumálum og tað eru hvussu tað hevur ávirkað teir sjúklingar sum bíða eftir viðgerð tað er tríggir spurningar hvussu gongur við at stytta bíilistarnar í sjúkrahúsverkinum sum komu í orsakað av korona so te ikki teir generellu bílistanir men tað sum er uppstaðið av hesi støðuni hvussu nógvar viðgerðir ferri eru framdar higartil í ár samett við fjør og hvat verður ítøkiliga gjørt fyri at fáa tæir bílistani niður virksemið í sjúkrahúsverkinum hevur tíverri verið nógv merkt av koronastøðuni ta sigur eg sjálvt altíð vera ein tilbúgvingarstøðu og síðsta í juni tá fekk eg svarið frá landstýrismanninum at umleið seks túsund viðgerðir færri vórðu framdar vismann sameftir við árið í fjør og tað var so víst á at tað var serliga innan fyri nøkur øgirðar virksemið var nokv skert ogtað var heilt upp á fýrs prosent men at mann sjálvandi altíð framdi á kutta viðgerð men til dømis planlagda skurðviðgerðir og endurvenjing var serliga tað sum var rakt tað er trupult at meta um avleiðingarnar av hesum men tað skerst ikki burtur at tað er sera óheppið fyri fólk at bíða og spurningurin er um fólk kunnu missa førleikar eisini í tí tíðini sum møguliga ikki kunnu endurvinnast afturat hesum kemur uttan iva pína og líðing sjúkrameldingar og annað sum eisini ávirkar lívsgoskuna so avleiðingarnar kann mann siga av koronasmittuni eru nokk so víðføvndur og røkka inn í mong heim kring landið frá juni og so fram til beint aftan á ólavsøku vóru okur so tíbetur koronafrí og spurningurin er tí eisini hvussu tað gongur við at fáa stytt um hesar bíðilistarnar hvør status er økinum tíverri hevur tað so verið staðfest smittað síðan sum eisini kann hava negativa ávirkan men tó so so hevur løgtingið játtað eina pening til eina serstaka koronudeild nettupp fyri eit virksemið á tað vanliga virksemið á sjúkrahúsverkinum ikki skuldu vera so ávirkað so tað er meira ein status hvussutað gongur við tí takk fyrijatak

meistaran í heiminum um mann planlegdi lr síhan tólv umgangir áðrenn hann byrja at boksast hann segði tað gjørdi hann vanligvís men tá ið hann fekk tann fyrsta frammaná í fyrsta umgangi tá var tað øgiliga ringt at planleggja tær resterandi umgangirnar og soleiðis føli eg upp á einellanna máta til siristenberg tá ið hetta er korona kom inn á okkum tað føldi simpultagn sum bar fáa ein beint frammaná til tær planirnar sum hann hevði t stytavið at stytta bílistarar tað var eitn strik í rokningini heilt sikkurt men allíkavæl so haldi eg at mann hevur roynt í heilsuverkinum at havt eitt ávíst virksemi og tað minkaði talig av kanningum minkaði og viðgerðarviðgerðin munandi a og tiltakið var sum vórðu sett í verk ávirka serligt ampulanta virksemi og tað serliga neilaga ávirkan á talið á skurðviðgerðin umframt tað fysi og ergeterapina eitt nú svøvnlapeamplatoriog hinvegin var tað medisinska økið ikki eins snógv ávirka tá ið teir komu til útseta viðgerðir øll starvsfólkin áv teimum trimum sjúkrahúsum løgdu nógv fyri beinanvegin tá ið gerandisdaðrin kom aftur og ta sæst aftur í virksemistølunum um vit samanbera ambulanta virksemið tíðarskeið í januar til og við august tvey túsn og nítjan við tvey túsnog tjúgu so verður næstan eins nógvar kanningar og viðgerðir gjørdar í hesi bæði árini minkingin er samanlært best bert millum trýog fýra prosent sum sæð í ljósinum av koronakraptini eru ein sera lítil minking tað er sum sagt ójavnt hvussu bílistanir er ávirkaðar og tað verða gjørd ymisk at hákk átøk fyri at fáa býlistanir niður og yvirskipað kann sigast at sjúkrahúsini nú eru øðrvísi og betri o fyrireika at halda vanliga virksemið koyrandi hóast koronasmittan ger um seg og hevur henda seinna bylgjan við koronasmittu mestsum ikki ávirka virksemi og so sjálvandi tann nýggja koronadeildin sum vit hava sett pening av til og hon verður so sjálvandi skipað sum ein partur av hesi ætlanini er soleiðis at tey ikki koma inn í kalla ta høvuðsframleiðsluna ella høvuðsi har sum alt fer fram og tað fer at hjálpa væl til og ætlanin er slettik at tað skal at tað skal ávirka tá ið tú fært tað út og og og tað tað haldi eg hevur sera stóran týdning at tað verður so at tað verður soleiðis til rætta slagt og eg nú segði næsta bylgjan eg haldi ikki at læknarnir er samdur við at her hatta er tann næsta bylgjan altsomen men
etkfyrispurningurin um nøkur ærvuligorði so er tað siru stremberg orsaka tað verður rutt vang sum fær orðið áðrenn sirustember ger so væl rutt vang takk fyri eitt av
tí sum sum eg havi eitt sindur stúrin um tað er hetta her fólk sum ikki hava fingið venjingar endurvenjing og ymisk sóritt meðan hendan her koronakreppan hevur staðið á ot tað sýnist sum um at tað eru nokk so nógv fólk sum eru komin illa fyri av tí at mann hevur niðurlagt alt tað virksemi ella hvussu er avmarkað tað í sera stóran mun so eg trúgvi at har verður er verið sikkurt eitt upptak sum vit verða noyd til at at raðfesta takk fyri ja takk so er tær kristinom hafoss
sum ráðir eg ger so væl ja tað er eingi iva um
at tað er øgiliga lítið vunnu um vit gera alt vit kunnu fyri at eingin skal doyggja av koronavirðus meðan vit so gera for lítað øðrum økjum soðs at at fólk doyggja av øðrum orsøkum og tíverri er tað víst seg í uttanlandi hvar fá teir ava fylgt við eitt sindur av orðaskiftium har har e tað vísti seg at til dømis at fólk hava hildið øgiliga nógv aftur at fara til læknan við krabbamein og mann er øgiliga bangin fyri at tá mann er hyggja eitt ár um eitt ár aftur í tíðina at hetta fer at fáa álvarsligar avleiðingar summastaðni royni mann so at koyra kunningarátøk út fyri at siga við fólk farið til læknan tí at tað er ú ikki meiningin at fólk skulu halda seg aftur her í føroyum havi kanska ikki tosað so nógv um tað men vónandi er tað so ikki ein trupulleiki vorni eg havi braikki hoyrt so nógv tosað um tað eg veit tað evu gott sui landstúrmaðurin kanska kundi varpa eitt sindur ljós á tað síggja vit færri fólk fara til læknan eitt nú við teknin um kravvaman og um so er ætlar mann kanska fáa meir kunning út um at fáa fólk at fara til lækta

harra formaður nei korona var so absolutt ikki planlagt og eingin kann kundi gera við tað og mann má bara fáa tað besta burtur úr burtur úr støðuni sjálvandi allir tíðni hildi eg kanska at tað allarsstørsta álvarsmálið í allari koronastøðuni ikki bara hevur verið korona sjálvt men akkurát hesar her avleiðingarnar sum tú hevur havt á sjúklingar sum han verur noyddur at bíða eftir skurðviðgerð til endurvenjing ella hvat tað skal vera men eisini á eldraøkini á tey fólkini sum hava verið so mann kan siga avmarkaði og eisini á øll starvsfólkini sum í veruleikanum hava verið rættiliga frælsi skerd tí tað er næstan ikki hata kunnað liva frítt ø tað hevur eisini verið víst á at tað hava verið øgiliga nógv færri fólk sum fóru til kmmunulækna o og einafer fóru teir vør fall út og bóðu fólk um hehenda tað seg tí at tað sóu at fólk tor iki at koma til lækna so at okkurt hevur tað gjørt nú veit ikki m eg skilti svarið ordiliga rætt men visi svarið var at tað er lítil munur á talunum av viðgerðum nú sammett við í fjør at tað var trý fýra prosent elaokkur sovorði vist tað var tað so er tað hvørfall gjørt eitt øgiliga stórt arbeiði síðan síðsta í juni tá ið svarið var av seks túsund fólk seks túsund iski fólk men seks túsund viðgerðir var mann aftur út so tað hent øgiliga nógv kann mann siga upp á ein mánaði tí eg var næstan ótrúligt so man arbeiddu deinuskift alla summarferðina fyri at fáa tað up á pláss men tað kann mann sjálvandi terøgiliga lítil tíð at geva landstýrismannum eisini afinna tøl fram kanska ein stórur spurningur men tað kann mann taka upp aftur eg heldi bara ta ambulanta virksemi ókey ja so skili tað betur men men men mann kann spyrja skrivliga so tað varðr tíð til at svara men eg eg sá í hvør fall frá bretlandi kirstina háfosvar in á hesum her har har var mann úti og segði tað at mann roknaði við einum øgiliga nógv størri tali avkrabbamainstilburðum í næsta ár til dømis nettupp tí at fólk hava hildu i seg aftur við at fara til lækna og eisini tað at nøkur sum kanska vóru vóru í ferð við at farið í gongd við eina viðgerð at at teg blívu flutt og sjúka hevur rakt deildir og eisini fólk sjálvi so tað er avgjørt eisini het her við at hava í huga upplýsing um hvat fólk skulu vera varog við og at biða tey ikki halda seg aftur við at fara

ja øtakk fyri harra formaður eg má siga at hatta ei hatta er ein rættiliga áhugaverdur vinkul tí at nærri eg hugsi um tað so eg so er korona slettiki tað sum bekymra meg mest við ábyrgdini av økinum tað sum bekymra meg virkuligan mest tað er tey sum ikki altso tey sum eru vanligvís hava diagnosir vanvís hava brúk fyri viðgerðum og at tey eisini blíva send ella tikin tikin av her altso skurðviðgjørd í føroyum tað tað haldi eg mann kann siga tað bekemmur eitt sindur og tí roynir mann at gera alt fyri at kunna organisera seg burtur úr tí upp á ein góðan máta og vit eru sjálvandi eisini avhangu av sjúkrahúsverkinum niðri at teir eisini hava demparar á og visu vit hyggja eftir serviðgerð uttanlands so sær mant eisini í tøluni altso í krónum ag oyrum at tað fara nógv færri færri sjúklingar niður so at t að tað tað er eingin ivi um at tað gongur út yvir fólk og tíðin verri eru fólkkt so nógv at særkomin at sjálvt vísa seg sjálvt um tey føla sær eitt annað so títað verri kanska eru tey for sein at kontakta at fara til kommunulækna og tí hava kommunulæknarnir roynt eisini at tosa við fólk at fáa tey ikki at at bíða við at koma til kommunulæknin og tað trúgvi eg hevur alstóran týdning at mann fær tað nógv út at ikki at halda seg aftur at biðja um hjálp til útgreining og til til viðgerð tá ið vit tosa um að tær til fýra prosentini hjá tí at tað hevði set kikunna passað vist tað var alt ha tí at tú kanst ikki minkað seks túsund so langt niður hatta var bara á tí amuafso hatta var á tí ampulantøkinum a og tað er nokk á medisinska ha medisinska depinum ha so so so men allíkavæl so so er øgiliga nógv arbeitt tað veit eg og tey høvdu eisini nógvar yvir tímar niðurfyri sum sum tey fingu goldið út so at tað tað verður veruliga tað verður veruligani framleitt og tí var tað eisini at mannvar se bangin fyri at fáa for nógv in intasiu tí at mann hevði akkurát planleitt at nógvir konsirlentar komu akkurt hesa vikuna at koyra nógvar pasentar ígjøgnum takkfyri hara formaður jatakkso

ja takk fyri ja eg eri nokk so samd í hesum her atviðavmarkaði vitan men allíkavæl eitt sindur so trúgvi eg ikki heldur at korona er tað farligasta ikki beint nú hjá okum tí okur hava okur hava kamansiga gott heilsuverk og alt tað men tað eri nettupp tær avleiðingarnar sum tú hevur havt fyri øll tey sum mugu bíða og eg skilji faktiskt slett ikki at tað málið ikki hevur fingið heilt nógv nógv nógv størri rúmd tað eru jú túsundtals viðgerðir gott nokk ikki túsund tals fólk men túsundtals viðgerðir sum bíða so tað men tað er gott at mann í tí ambulanta kann fylgja upp og kann avvikla tingini so hvørt og tað er heilt sikkurt tað at tað r verður nógv arbeitt og spurningurin er eisini um ikki tað verður neyðugt at seta eyka átøk inn í restina av árunum og spurningurin er eisini um tað verðurnú sigur nú bleiv tað gott nokk sagt at mannhevr brúkt minni uttanlandsviðgerðini men men fær í játtanin til innlandsvirksemið at halda til dømis vist er so nógv eyka sum skuldu ígjøgnumm tað er isini ein stórur spurningur sum løgtingið má sum løgtingið má viðgera um tað verður tørvur á eykajáttan tá ið fergir sendu uttanlands so e tað eisini tí at tey viðgerðarstøðini sum okur keypa tænastur frá uttanlands hava eisini havt trupulleikar viðat taka ímóti tí tað ey eisini hava verið rakt so havta e verið ein øgiliga trupult støða fyri øll eg fari at prøva kanska at skriva ein skrivligan spurning sum mann fær fylgt upp upp á kanska hvussu tað gongur tí eg haldi at hetta her er eitt mál sum løgtingið eigur at verða væl upplýst um tí at eg ivist ikki í at tað eisini koma nøkur mál í tingi eisini við játtan og øðrum seinni í ár kanska komandi kanska komandi ár sum fara at hava ávirkaan eisini á fíggjarlógina tí ati tey fólkini sum bíða tey blív ikki burtur tey blíva kanska bara sjúkari og hava brúk fyri upp aftur meir og kanska onkur endurvinnur ikki sínar førleikar og og skal hava kanska eina størri viðgerð enn enn enn neyðugt og kanska eisini nógv fellur út á kommunurnar tí kanska nøkur menniskjur ikki koma at klára ikki líka gott í egnum heimi aftaná ein ein sovornanumgang so hetta hevur øgiliga víðfevndar avleiðingar sum eg haldi eg faktiskt okur hava diskuterað alforlítið ovavað snakkað øgiliga nógv um testing og tað er positivt tí at oku hava rið verið verismeistar í at testa men okur hava slett ikki tosað um tey sum veruliga er rakt takkjatakk so fær

ja egeri púra samdur hetta hetta er hetta er eitt fokulsøki sum mann skal hava eyga við alla tíðina ahmen mann hugsar oftani um um mann um tiltøkini hava verið forógvusliga í nógvum førum um mann er farin forharðliga til verka so at tað hevur gingið óneyðuga nógv útdyvir tey sum tey sum eru sjúk altso tey sum er veruliga eru sjúk men men tað er óalmindiliga ringt at siga altso fyrsta sokallaða bylgjan tá visti mann einki so hevði mann næstu ferðin á tað aftan á ólavsøku og sum visti mann nakað meir men eg hevði ynskt at vit prøvaðu tat at at fáa pulsina eitt sindur niður aftur nú altso at líkasum koma niður afturmóti hvílipussi so at fólk brinna at førað seg eitt sindur normalt og eisini krevsta eina stóra samskipan ímillum land og kommunur felagsskapur hvussu mann ger tað meira normalt eg vóni at eisini r testingin vitkan iki bleva við at testa trý fýra fimmtusu fólk einni smittar í landinum tað ljóðar heilteg veit ikki takk fyri hara formaður jatakk
so var hasin spurningurin svaraður svara ti æsta spurning tað er nommtei einogtjúgu røðini tað er til eisini til keleogholm johannesen lansýrsmann í heilsumálum og hann er frá kisnri háfossum snýr seg um læknuávísingar í og samsýning í samband við kronukaa ger so væl kjúnafos takk fyri ja føroyar
eru millum fremsti lond í heiminum tá tað umræðir hesar kom vit nítjani koronakanningarnar íhvørnfalt að vil hyggja eftir kanning fyri hvønn íbúgva og hetta við hesum kanningum hevur eisini verið eitt avgerandi amboð hjá okkum fyri at steðga smittuni í báðum umførum tá ið hon hevur gjørt varp við seg í føroyum otí er tað og eisini tað at vit vilja gjarna venda aftur til gerandisdagin sum tosað eitt sindur um undir tí fyrra spurninginum eg trúgvi at tað at halda áfram við hesum kanningum verður eisini neyðugt so leingi sum attaikki eru nakar koppingaregnum so eru hetta her tað eitt ótrúliga týðandi amboð at brúka ikki minst við landamørkini hjá okkum at fólk sum koma úti frá men eisini øll tey sum arbeiða við fólkum innan fyri teir sárbarubólkarnar at tey verða kannaðu ofta soleiðis at tey ikki taka sær smittuna við inn til tey og tað kann kanska gera vit øiliga lættarir kunnu venda aftur til gerandisdagin so leingi sum vilt hava ein sorðnan skipan í gongd men annars so so vita vit eisini at hesin her spurningurin sum nú hann er eisin settur í sambandi við at tað var jú neyðugt við læknaávísing tað fyrstu nógvir mánaðirnum fyri at fáa gjørt hesar kanningarnar tað sleptur mann so tað kravið tíbetur tí so fáa læknan tíð kundu brúka tíðina á orkuna øðrvísini og betri vit vita eisini at nógvir aðrir fakbólkar hava verið við í arbeiðinum at gera hesa kanningarnar og hava gjørt eitt kempiarbeiði altso á so nógvum økjum hava nógvir fakbólkar arbeitt laksiseðlanir fyri at at gera sítt til at vit skulu koma so trygt tvørtur um koronastøvuna sum møguligt men har eru ikki konnu nøkur serlig samsýning til tey og tí hava eg sett hesar spurningarnar til landstárksmannin fyri tað fyrsta hvussu stórur partur av samlaðu kom við nítjan kanningunum hava kravt læknaávísing fyri tað næsta hvussu nógvarlæknaávísingar hava verið til komvit nýtjan kanningar fyri tað triðja hvussu nógv hevur heilsutrygt rinda læknanm fyri hesar læknaávísingar tann fjórðir spurningurin er eru ætlanin at aðrir fakbólkar fáa serliga samsýning í sambandi við serliga arbeiði í sambandi við ko vit nítjanstøðuna og tann seina spurningur er hvussu nógvur landskassin higartil rinda fyri kom vit nýtjan kanningar av ferðafólkum og tann seinasta spurningur meiri fyri at fáa ein status í mun til ta játtan sum sum løgtingið er givið takk fyrijatakk so fær

ja takfyri hara formaður tað er nú gjørdar nærum hundrað túsund koronakanningar tilsamans í ár og parturin sum hevur kravt læknaávísing er umleið tjúgu prosent tað verður gott tveytjúgu túsund læknaogvísingar tilkom í nítjan kanningar innan heilsuverkið heilsutrygd rindar kommunulæknar eina samsýning sum er drað og hundrað og fimmogfjøruti komma seksogfjøruti krónur fyri hvørja ávísing í vár og í summar var ein skipan við tímaløn sett í verk við átjan hundrað og hálvfjerðs og hon koma í staðin fyri samsýningina og tann skipan hevur kostað heilsutrygdarveitingum til samans fýra hundraðtúsum krónur og til fýra ætlanin er ikki at lata fakbólkum serliga samsýning allir fakbólkar fáa samsýning samsvarandi sáttmál og til fimm rokningar eru higartil komnar til landskassan fyri til samans umleið trettan milliónir krónur fyri at kamla ferðafólk fyri kovid nítjan og trýogtjúgu komma fimm milliónir eru játtaðar til kovinítjan kanningar so hatta vóru líkasum hatta vorðið líka sum tølini og eg fyri eisini hetta er kanska nógvir spurningar til munnligar fyrispurningar alsu mann kann sjávandi eisini seta teir skrivligar við staðar as smann skal hava einbetri her tð nokk o lítil tíð at svara so so so hetta er líkasum beintbeint fram viðvíkjandi spurningum her og og tað er øgiliga ringt haldi eg at líkasum at geva ykt ella eg landsstýrismaður ela gymiskar samfelangir virðir í ein sovorðnari tilbúgving í ein sovorðnari pandemi tí at øll gera eitt kempiarbeiði øll royna sítt allarallarbesta í hesum her trupli tíðin so eg haldi ikki eg skal siga so nógv meira takkfyri hara formaður jatakk so fáa onn
onur møguleikar til taka orðið tað fyrsta tað verður edvar jacobsen ger so væl takkfyri ha formaður ja
tað kann gott sigast tá mann hyggur eftir tølum og forholdum til hvussu nógv fólk búgva í føroyum at vit hava gjørt rættiliga nógvar kanningar men men tað var eitt eitt samfelag sum er kanska prekað av at vit liva tætt og og tá ið tað kemur til trupligt at siga at nær mann gjørt for nógv sjálvandi kann alt fara yvir gevinn tí sum mann kann siga sum so men mann kann eisini hugsa um tað at nú kom eg upp frá einum øki sterkum vinnulívsøki og tú nógv onnur økir tað er at vinnan er koyrt øgiliga stabil og gott tí at mann hevur latið fólkið kannað og hevur kunnað hildið smittuna út frá ymiskum arbeiðsloysum mann hevði eisini havt ein tryggleika innan fyri tey økini enn eldraøki og onnur økir hvar mann givið møguleika fyri at fólk bleiv kannaðði og so tað mann kannaði í greinsuna har hevur mann eisini fingið steðgað nøkrum sjúkum tí mann sá ólavsøku og aftaná tíggju dagarnar fram hvussu hvat tað kann blíva til so at tað er illt at siga nær mann finnur ein balansa á
hvør spyrja orðið at tað ger so til at hvussu
ja takk fyri og fari at takka lanstýrsmannin fyri svarið umleið hundrað túsund koronakanningar gjørdar í føroyum tað er heilt ófatiliga flott flott at vit hava tann eisini kapasitetin ta bæði kann mann siga ta neyðugu útgerðina tann hevði vitanina tey er starvsfólkini til at fremja hetta her men og sum eg skilti av landsstýrismanninum so umleið tjúgu prosent tavil siga umleið tjúgu túsund kanningar sum so hava kravt læknaávísing og tað er púra rætt at her so nógvir fakbólkar sum hava gjørt sítt til at vit eru komin ígjøgnum hetta so frælt sum møguligt og framhaldandi gera tað til dømis øll sum á starvast á eldraøkinum úti í dagstovnnum í skúlunum og aðrastaðni og heilsuverkinum sjálvandi dag og dagliga mugu alla tíðina tillaga sín arbeiðsdag og tilliga mannagongdir og tilga eisini tá ið tey hava frí altso eg eg hugsi mangan um øll tey sum arbeiða innanfyri eldraøki altso hvussu bangin man er jú fyri at kunna koma til arbeiðis viðusmittuni so egeg haldi t man skalv takka av øllum menn tí tað er hin vegin hetta við samsýning tað er ikki ókent og vit visti mann fylgir eitt sindur við s hvat fyrigongur aðrastaðni so er tað fleiri staðnir mann hevur valt at fara inn og sagt við fólk veitsk hvat tit hava tikið nøkur eykatøk í samband viðhesa støðuna og valt at samsýna men eg veit eisini at tað er ein spurningur sum má takast upp við fakfeløgini og sum mánn má viðgerast so eisu at øll føla seg viðgjørt eins men út frá játtanini nú upplýstir landsstýrismaðurin at til dømis trettan milliónir av teimum trýogtjúgu sum eru játtaðar til at kanna ferðafólk so hevði tað so tað til mín íg hvørsfald so vildi heldur brúkt tær trettan milliónirnar soleis at ferðafólk rindaðu sjálv fyri sínar kanningar so brúkti mann trettan milliónir at at geva eina serliga samsýning til øll tey mongu starvsfólkini sum hava gjørt á seriga arbeiði í samband við koronastøðuna so eg vóni veruliga at landsstýrið fær hasa heimildina til at taka gjøld frá ferðafólkum soesa at tey sjálvur kunnu rinda fyri koronakanningar sum skjótast og eisini at at landsstýrið viðger hendan spurningin skval mann fara inn at hyggja eftir einum serligai samsýning til tey sum hava gjørt eitt serligt arbeiði í samband við hesa støðuna tað vil eg heita á út frá hesum tølunum heilsutrygd so ljóðaðir tað sum um at mannhevurbrúkt næstan tríggjar milliónir krónur í í frá heilsutrygd til læknaávísingar til læknar í sambandi við hesar kanningarnar men í samband við tað arbeiði eru eisini læknaskrivari har eru sjúkrarøktarfrøðingar og aðrir fakbólkar sum eisini gera serligt arbeiði í tí sambandinum so so tí er tað væl skiljandi at aðrir fakbólkar siga eisini hóó áttu vit at fingið eit lut í hesum her men eg gangi út frá til nakar sum landsstýrið viðgerð og eg fari hvørtfar at fylgja hesum her upptakk fyri
fær landsýrsmaðurin kaleo holm johannesen orðið aftur ger so vælja
tað eg hevði verið øgiliga ringt at fara valt út hvør skal hava trettan milliónir at deila ella trettan komma fimm milliónir sum hevur arbeitt við koronu at relaterað tiltøkum eg ikki vilja verið tann sum skuldi valt út ø harra formaður nú siti í einari eg siti í einari europeiskari nevnd eisini fyri fótbóltin og har eru nógv stór feløg við og eg var tað var ein fundur nú eini ein witofundur og so var tað ein frá malta hann segði at tey høvdu tey tey høvdu testað alt var gingið á málka malta tí at tey testaðu so nógv segði hann at tey vóru fimm hundrað túsund fólk og tey høvdu testað tvey túsund og fimm hundrað ein dag niður á malta eg tordi bara slettikji at siga nakað hvat vit høvdu testað fýra túsund og fimm hundrað te o hálvtrýss túsus fólk ella tveyoghálvtrýss fólk so at vit testa øgiliga nógv men tað hevur eisini verið effektivt harra formaður tað hevur verið effektivt og vit hava havt tvær góðar privatar fyritøkur tetis og ampleksa og tað eru toppfyritøkur innan fyri akkurát øki her og vit hava simplen valt tær bestu og tað eru tvær fyritøkur kompleksa til dømis sum er eftirspurd grønlandi íslendararngar hava biðð um ráð til frá teimum eisini so at tað er eisini gott at privat privata fyritøku og tað almenna kunnu arbeiða saman tað ger veriliga stóran mun og tí at tað úrslitið sum er nú tað er í av eini góðum samstarvi millum eisini tað privatu og tað almenna og tað hevur verið eitt ka nóg gott samstarv sum eg skilji at lani so tað er gott at vit hava royndirnar vit hava vitanina sum vit kunnu trekkja upp á fyritøkur sum gera nakað gott og eisini eru við til at hava nakrar verjugarðar rundan um okkara land so vit skulu eisini takka teimum fyritøkum petis og ampleksa fyri teirra útmerkaða arbeiði saman við heilsustarvsinum saman við heilsuverkinum tey hava veruliga stey frongt ísini her og gjørt sítt til at vit eru á rættar kós nú takkfyri hara formaður jatakk so
fari spyrjarin orðið á terkiskin o hafus ger so væl
ja ja takk fyri ja tað er eingin ivi um ati at bæði amplekxa og ts hava gjørt eitt ófatiliga stórt arbeiði og havri verið ein týðandi partur av at vit hava loyst hesa uppgávuna og tað er altíð gott tá ið ta almenna privata kannsamstarva bara harmiligt tann mátin tað samstarvið byrjaði tí eg veit at nógv fingu tað ynskini hjá her var i farið eitt annað fram sum ikki var í fullum ljósi og eg veit at eisini verið óbehagiligt kanska serliga fyri tey privatu feløgini tí tey hava jú bara fingið et tilboð um at gera hesa uppgávuna har vit vístu á tað vi verið gott um landsstýrið kanska útbjóðaði uppgávuna soleiðis at alt var meir opinleiki rundan um tað heldur enn at bara gjørdi eina avtalu uttan at tað opinleikin rundanum tað men undir øllum umstøðum so er tað ófatiliga flott at vit megnað at at fremja allar hesar kanningarnar og at vit hava so nógv dugnalig starvsfólk og ta neyðugu útgerðina so eg haldi atihetta er nakað vit skulu byggja víðari á og eg haldi eisini at hetta verður eitt amboð sum vit koma at brúka te næsti nógvir nógvir mánaðirnar tí at vit fara ikki at síggja koppingarevni fyri koronavirðisi beint nú tað fara at ganga nógvir mánaðir tað sum nú er kanska man kann siga holið í systeminum er hesi her henda kanningin hendan sætta dagin ta tí setti landstýrismanninn spurning fyrr í dag um tað at vit mugu tryggja okkum at tey sum koma úr útlondum ikki minst har sum smittan er stór at tey veruliga møta upp til hesa her næstu kanningina og at tey halda seg burtur frá øðrum fólkum í tí tíðarskeiðnum ímillum har tí annars er øla skjót vit enda akkurát sum triðja august tá ið ein persónur opinbart tí testa varð negativt við á flogvøllinum og so vísi seg at líkavæl kunna fara út og smitta restina av samfelagnum so eg vóni at landsstýrið kann fáa at taðher við tí næstu kanningina skjótt í rættiliga og so kundi hugsað mær nú tí næstan farin um landsstýrismaðrin eisini kundi svarað hetta við nær væntar landsstýrismaðurin at landsverð klárt við hesari lógarheimildini sum skal tryggja tað at fólk sum ferðast rinda fyri sínar egnu kanningar tað hevði verið gott at fingið svar upp á tað tí at vit hava nógvar annað at brúkað pengar uppá millum annað eisini í so falla mann ve til at fara inn at brúka meira pengar í heilsuverkinum til aðrar viðgerðir ella at samsýna teimum fólkunum okkurt serligt í sambandi við tað arbeiðið sum tey hava gjørtja takk so fer

æh eg haldi eg faktiskt hat tað byrjaði eg haldi tað byrjaði gott og og og og tað koyrigott tá vit við vita privat fyritøkunum eg haldi at eg havi ikki sæð nakrastaðni af ar eru so bíligari so bíligar testir í nøkrum landi og tað er soleiðis av og á harra formaður innan fyri leiðslu at onkuntíð er mann noyddir at handla altso og handla skjótt fyri at venda einum elløðrum so so so tað er tað er men men eg haldi tað er verið øgiliga opinleiki eg havi hvussur eg koyrdi at eg forlanga at at sáttmálan skuldi út í alt í út í tí at vit kenna altu tl heta her loyndaravtalu tað má mann ikki ikki gera veitst tú a sjálvandi er tað rætt og tí skal tað vera stórur opunleiki rundan um alt sum vit gera og eg haldi at tað hevur gingið eg haldi er gingið óalmindiliga væl og eg hevi slet iki at hugsað um at vit koma upp á hetta talið her í marsmánað tá vit megnaðu trý hundrað ella fýra hundrað at eg eslt ikki eg hellt ikki t hugsað at vit kundu klára vi tveimum fráaftur fyritøkum o einum av almennum at koma upp á fýra túsund fimmhundrað uppá ein dag altso tað tað er tað er faktiskt rættiliga ófatiligt so so so latið okkum gleðast um tað mátin hatta rúgi við onkrum áonkur dámdi ikki m mátan men hitt var gott men men tað er tað er sostatt her tað er tað veruliga lívið harra formaður jatakk
so er hesin spurningurin svaraður tann næstspurningurin er har eini umleið tveyogtjúgu røðini og hann er til helga abnamsen ansar mann í umhvørtvinnumálum viðvíkjandi veðurlagt politikki og tað er hervur poddsdóttur sum setir spurningin ger so væl hervur poddsdótturur takk fyri har fór mær
ja eg havi nakrar fyrispurningar til helga abramsen halga abramsen landstýrismann í umhvørvismálum í mun til veðurlagspolitikk tað er soleiðis at í tvey túsund og níggju sum flest vita so samtykti allir flokkar í løgtinginum ein veðurlagspolitikk fyri føroyar har ætlanin var at minka um útlátið við tjúgu prosentum áðrenn tjúgu tjúgu samhitt við útlátið í tvey túsund og fimm men støðan í dag er tó tann at útlátið er heldur váksið við tíggju prosentum tí er tað eisini neyðugt at vit seta okkum greiðar málsetningar at binda okkum til at handla soleiðis at vit fáa minkað um útlátið munandi nú nýggji veðurlagspolitikkur skal syngast e til kortið í sambandi við kjakið sum hevur verið í sev so hevur landsstýrismaðurin í einum lesarabrævi sagt at hann e næstun fer at koma í tingi við einum orkuumhvørvispakka men hann er so ikki ordiliga sagt hvat hesin pakkin snýr seg um so tað fvforvitniseg eitt sindur um hesum fyrispurningunum samstundis so er tað eisini týdningarmikið at visu vit skulu hava ein veðurlagspolitikk sum røkkur heilt fram til tjúgu tretivu at hann so er so breiðir som møguligtmillum flokkarnar á tingi soleis at hann verður hildin og at hann verður varandi sjálvt um skiftandi samgongu sita komandi tíggju árini tí havi eg sett fyrispurnfyri hesar fyrispurningarnar hvussu nógv prosent er ætlanin hjá landsstýrinum á útlátið at vaksfrisgassið í føroyum skal skerjast komandi árini fram ímóti tjúgutretivu hvørji tøkilig uppskot á veðurlagsøkinum fera at verða løgd fyri tingi hesa tingsetuna og ætlar landsstýrismann at taka allar flokkar við at arbeiði at skerja útlátið í føroyum fram moldi tjúgutretivu takk fyri ja takk so fer landstúrsmaðurin

ja harrar formaður tað fyrsta at takka hervur polsdettir fyri fyrispurningin tail fyrsta spurning um hvussu nógv prosent ætlanin er at skerja útlátið av vakstrarhúsgassum fram ímóti tvey túsund og tretivu er at siga at enn er eingin politisk semja gjørd um júst tann spurningin í samgonguskjalinum er semja um at átøk skulu setast í verk so minka um útlátið av vakstrarhúsgassum føroyar standa í tí støðu at vit mugu dagføra veðurlagspolitikkin frá tvey túsund og níggju tí tann semjan gongur út í ár samstundis mugu allir flokkar á tingi tíverri ásanna at vit megna megnaðu ikki at røkka samtyktum málinum uum í minsta lagi tjúgu prosent niðurskur í útlátinum av tíðarí tíðarskeiðnum tvey úsund og tíggju til tvey túsund og tjúgu í mun til útlátið sum var í tvey túsund og fimm og tað hóast at vit hava havt skiftandi samgongur sum hava havt høvi at seta munandi góð tiltøk í verk sum flestu kunnut kom parisavtalan sum hundrað og seksoghálvfems av heimsins londum samtykt í tvey túsund og fimtan í gildi í januar í ár undanfarna landsstýrið hevur longu boðað altjóða samfelagnum frá at føroyar taka undir við parisavtaluni tað bleiv gjørt sum ein uttanríkispolitiskt tilgongd í landsstýrinum og ikki sum ein veðurlagspolitiskt tilgongd tað er kanska eisini ein a orsøkumi til at undanfarna landsstýrið bant føroyar til parisavtaluna uttan samstundis at tillaga veðurlagspoitikkin samsvarandi arbeiði at dagføra veðurlagspolitikkin er byrjað eg ætli at gera brúk av fyrireikandi arbeiðnum sum undanfarna undanfarni samgongu hava gjørt mín fremsta uppgáva verður at søkja ta breiðu politisku semjuna um veðurlagspolitikki næstu tíggju árini og helst og heist lo longri enn tað og í tí ararbeiðinum ætli eg mær eisini at gera eina ítøkiliga ætlan um átøk við ítøkiligum málum um niðurskurð frammóti tve túsund og fimmogtjúgu tvey túsund og tretivu og tvey túsund og hálvtrýss so tíðin farin eg má taka síðsta spurning í næsta ári takk fyri jatakk
so er ta onnur smá o rympstin háfoss ger so væl ja eg fari a takka hervør postóttir fyri a reiðu
hetta málið og eisini landsstýrismannin fyri svarið hetta við at fáa ein dagførdan veðurlagspolitikk hevur stóran týdning og eg hevði veruliga ynskt at landsstýrismannin eisini tók ansløguna við í tað arbeiðið bæði tá tað kemur til umhvørtspolitikkin og veðurlagspolitikkin so hava vit royntið seinni árini at hava breiða politiska semjurvitið tí tað er eitt langt setað arbeiði tá nyttar so ómetaliga lítið bara at hugsa fýra ár senn men eg helt meg hoyra at landsstýrismaðurin vil taka ansøkuna við men hann var byrjaður arbeiði eg hugsaði at hoyra nær vænta landsstýrismaðurin at ansøkan verður tikin við í í ta arbeiði og eg bað mær til legði upp fyrr jú betur so vit kunnu hjálpa hvørjum øðrum at fáa eitt so gott úrskrift sum øld
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg
eg haldi tað jó gott at helgi abrahamsen hann ætlar sær at at fáa eina breiða semju fyri veðurlagspolitikkin í næstu tíggju árini men eg vil bara enn eina ferð um eg veit ikki um at skal kalla tað koyra á landsstýrismannin og biðja hann um at koma við hesum umhvørvisum náttúru og pakkanum sum hann hevur sagt hann fer at koma við skjótt og eisini seta sær eitt mál fyri hvussu nógv okkara útlát skal minka tí hetta er nakað sum hæstar hetta er ikki bara nakað sum vit sita og snakka um stuttleika hetta er virkuliga nakað sum sum hevur skund og sum skal gerast og tað er hann sum situr við ábyrgdini og bara ein enn eina ferð heita á hann at koma við hesum pakkanum skjótast gjørligt og at áseta eitt mál fyri hvussu nógv útlát skal minka præcis akkurát hvussu nógv takk fyri
bíðarin og orðið aftur er ur pálsatu ger so væl takk fyri
harra formaður takk fyri svarini helgi abramsen eg harimist eitt sindur um at mann ikki enn hevurkanska fingið politiska semju í samgonguni um hvussu nógv prosent mann vil skerja útlátið visti vit skulu halda málini í parísavtaluni so evr tað týdning at vit halda okkum til hvussu fimmogfjøruti prosent niðurskurð og tað er sjálvandi eini tung uppgáva men hon hevur verið øgiliga stóran týdning fyri okkum sum búgva í landinum í dag og ikki minst komandi ættarlið og tí haldi eg eisini tað hevur týdning at vit eru uppgávuna á búgvin og at vit allir flokkar á tingi kunnu seta okkum saman í byrjanini og byrjað tilgongdina saman soleiðis atiallir flokkarnir hava møguleika til at ávirkað kósina og málsetningarnar tí at tað er tann best mátin at tryggja sær atat tað sum hetta løgtingið settir sær fyri verður tað sum komandi løgting eisini seta sær fyri vissu allir flokkar eiga ein part av uppgávuni og loysnini tí a tað er natúrvuliga ikki ein partavpolitisk uppgávu hetta samfelags og samelagsuppgáva ikki minst global uppgáva eisini og tí hevur tað týdning atat hetta ikki bara snýr seg um samgongur og andstøður og og tí vil ja eisini mæla landstýrismann til at gera politiskan fylgibólk við umboðm frá øllum flokkum og tað hevvrið landsstýrismaðurin egentliga eisini lagt upp til í einum fyrispurningi sum ella svari til ein fyrispurningi sum yngilín ditressen sdrøm setti í oktobur har hann sigur athan leggur upp til at politiska skipanin í felags setir framsøkin og realistisk mál so tí vil eg bara heita á landsstýrismanninu um at tilkalla flokkarnar sum skjótast takk fyri jatakk so
ger elga abbosen lanstsm óur orðið at ger so væl je harra fori mær eg kom í skjøgnuma allar spurnina
ingarnar so eg haldi bara fram og til tað einda spurningin um júst hvørji uppskot verða lagd fyri tingið innan orkuog veðurlagsøki hesa tingskiftina so hevur løgmaður longu kunngjørt løglistan á ólavsøku talan er um uppskot til samtyktar um orku veðurlagspolitikk uppskot til løgtingslóg um sjálvstøðugt netfelag og uppskot til løgslóg um broytingar í elveitingarlógini afturat hesum uppskotnum eru er ætlanin at dagføra ymiskar kunngerðir sum bera okkum longur fram á mál á veðurlagsøkinum sum dømi kann nevnast bygningskunngerðin og burturkastskunngerðin sum eg eg ætli at endurskoða næsta næsta ári eisini kann eg nevna at løgmaður boðaði frá ólavsøku at landsstýrismaðurin við fíggjarmálum ætlar at leggja fram uppskot um at endurinda meirvíðsgjald á hitapumpum og elbilum og til triðja spurningin vil eg bara endurtaka at eg sjálvandi fari at søkja eina breiða politiska semju um veðurlagspolitikkin tað vil eg alíka væl siga ati tá mann kemur til breiðar semjur so so haldi g øll skulu gera tað greitt at breiðar semjur tað btíi eg væl saktans tað at øll fáa ikki alt søll síni ynskir og og sum løgtingið samansett nú as eg mann má siga tað at ð eru fólk í løgtinginum nú sum sum eru meira áhugaði í hesum her umhvørvinum enn enn tað hava verið fyrr og man kann siga nak gott um tað men men tað betýðir eisini at vis sum skal hava breiða semju at tey fólkini eisini er viljur til at strekkja sær taðn øgugta vegin tí at tí at tað sum e vand við breiðum semjum er tað at tað blívur so langt millum partarnnar at manns ekki kann tosa saman og so brúkar mann orkuna upp á at finna tí breiðu semjuna sum sum ofta ikki er at finna í tí førinum so eg vóni at at vit vit finna eina breiða semju sum øll kunnu standa saman um og so kunnu øll líkasum siga at ókey eg fekk ikki alt mítt við men eg kann fegnast um at vit koma hetta sigur víðari takk fyri
so er tað spyrjari naturin hevur posa tringer so væl takk fyri har formar
ja sjálvandi vist mann visti mann leggur seg eftir at fáa breiðar semjur sum merkir tað jú at flokkarnir gera kompromi og tað eru eg sum tingfólk eisini vilju til at gera tí at eg haldi at hetta málið er størri enn okkum við sum einstaklingar ella hvat við sum ahalda men eg hugsaði líka at koma kanska við teimum uppfylgjandi spurningum til landstýrismannin um hvussu han ætlar at tryggja sær atveðurlagspolitikkurin sum mann fera at koma við verður hildin altso hvussu vit binda okkum til hann tí at visti hann vist mann ikki hevur onkrar ásetingar um at hann er bindandi so so er tað øgiliga lætt at renna frá ábyrgd frá politikkinum fer eg sungja undir korti og so hugsaði g eisini at spyrja tá nú kom landssýrismaðurin inn á sev mvit hava hoyrt at er setti ein arbeiðsbólkur at kanna arbeiði at í mun til netpartin hjá sev at skilja hann frá ella loysa hann frá framleiðslufelagnum so hugsaði at spyrja landsstýrismannin um arbeiðssetningurin sum arbeiðsbólkanum arbeiða eftir um hann hevur fokuss á at tað er tí at tað skal vera tað grøna orkuskifti sum skal ganga skjótari um tað er tað sum fyllir mest í arbeiðssetninginum ja tí hetta hevður ja eg kan bara taka eitt trý at heta hevr tóran týdning fyri tey sum koma aftaná okkum og tí eiga vit at verða ábyrgdin á búgvin soleiðis at vit kunnu skapa tey úrslitini sum okkara eftirkomarar forkena ikki bara binda okkum í ansøsamgongupolitikk takk fyri ja takk so fer helgi abransen
tað sum er orðið eftir sær so væl ja tað var javnt her fegnast sum at har var
sóftur sigur at hon er við upp á teg gera semjur og gera kompromi tí tað trúgvi eg verði neyðugt ví hesin her og arbeiðinum vit skulu koma vit skulu fáa etir breiðu semjuna og eg haldi at tað er stóran týdning at vit hava eina breiða semju soleisinar at skiftandi samgongu ikki koma broyta upp á tar tí hetta skal jú støkkjast eg yvir fleiri vælskeið øh hvussu mann tryggjar at veðurlagspolitikkurin veður hildin ja tað tá kemur mann sjávandinn aftur har skal tað vera upskot til samtyktar ella lógaruppskot tað er kanska eitt sindur har og og eg helt eitt sindur til at vityvirskipað hava uppskot til samtyktar men at vit tey ítøkiligu tiltøkini verða gjørdir lóg tí at tí at veðurlagspolitikkurin sum hendan orðingin er er ofta nokk so ókonkret annað enn on málsetningurin er konkretur men hvussu røkkur har til skal so gerast við við við lógaruppskotum víðari og viðvíkjandi arbeiðsbólkin sum arbeiðdi við cv o nú bleiv nokkso nógv gjørt burtur úr tí einum fyrispurngi fyrr í dag at nú var tað komið út upá einsum snetið a máta tað var sjávandi tí at kommunurnar fingu fundarboð og fór út við tí sum tíðindaskriv um at tær ikki høvdu vera við í arbeiðinum og og sosoleiðis kom tað út men men men men arbeiðssetningur í hesini her eg minnist ikki akkurát orða orða hvussu ta er men sjálvandi er málbólkur ella málið har u fleiri mál í tí ha og eitt av málunum er sjálvandi eftir grøna orkuskifti er tað sum stendur fremst tí at tí at eg ivist ikki í tí at skulu v skuldu hava skuldu hava hava grønt orkuskifti í føroyum so er neyðugt at at vit fáa fáa at nú nú sendur spyrjarin svarið voks nogr til í salinum men so er tað neyðugt at at at vit fáa líkasum mist e tráina av hasum fólkum ssumsvara til men sama ger tað er neyðugt at vit fáa tað grøna orkuskiftið framt vit fáa elektrifiserað av mest møguligt samfelagnum og eg eri sannførd um at tað hevur ikki gjørt uttan som vit klára at fáa kapping r ena øki og at og at vit fáa skilt netið frá til tann partin sum monepol og tann partin sum kappingum takk fyri takk fyri so er
hasin fyrispurningurin vónandi svaraður vit fara til punkt trýogtjúgu til helga abrabsen landsstýrismannin í umhvørvis og vinnumálum viðvíkjandi stovnssetanir av vrakarastovni og tað er erhard joensen sum hevur tann fyrispurningin ger so væl takk fyri harra formaður
ja hetta er til helga abramsen landsstýrismann í og umhvørvismálum tað er soleiðis at samgongan hevur í samgonguskjalinum sett sær nøkur greið mál viðvíkjandi okra fiskivinnu framtíðar fiskivinnu og tað er orðað nøkulunda soleiðis at mann skal hava mest møguliga virðisøking fyri soleiðis at tryggja føroysku fiskivinnu í ein avgerandi kppingafyrimun og hetta kann eftir eftir mínari áskoðan bara gerast um ráðvøran í fyrsta liðnum er fyrstafloks fyri okum sum matvøruframleiðara og hvør vøru útflutningur í stóran mun er fiskur og fiskavørur er tað av sera stórum týdningi at spurnartekin ikki kann setast við dygdina á okkara fiskavørum tað eru kortini fleiri keyparar ið hava verið alment úti og sagt at gáðskan serliga á potnfiskinum og feskfiskinum er sera ójøvn hetta kann vera óheppið tí okra framtíðar búskaparvøkstur skal í stóran mun koma frá øktari virðisøking frá okra høvuðsvinnu tí hevur tað bæði politiskan og vinnuligan áhuga at fáa at vita hvørjar tankar og metingarlandsstýrismaðurin hevur gjørt sær um ein vbrakara stovn sum kundu virka sum góðskueftirlit við feskum fiski tí ljóðar spurningurin til landsstýrismannin soleiðis eitt hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanir um at stovna ein brakarastovn til at hava góðskueftirlit við veidda fiskinum og tvey hvørjar skipanir eru í dag sum eru við til at tryggja góðskuna á feskum fiski takk fyritakk fyri
so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
formaður ja fyrst fari at takka erhardi joensen fyri spurningin og til spurning eitt tað má vera eitt agamál hjá eini fiskivinnutjóð at fáa sum mest burturúr tí tilfeingi sum hon hevur í útgangsstøði eigur vinnan tó sjálv at finna eina loysn á hesum máli tað er vinnan sjálv sum hevur ábyrgdina av góðskuni á veiðuni vanligar marknaðarkreftir avgerða góðsku støði á á endaliga produktinum framleiðslan og hagreiðingin at fiskin fer tí í veruleikanum fram sambært tí ið keyparar krevja um keyparar virðismeta hægri góðsku og er sinnaðir at gjalda meira fyri tað áttu fiskifø at havt til at skipa mannagongdir ið tryggja høga góðsku men av tí at fiskivinnan er vinna ið fær tillutað veiðurættindi frá tí almenna kann tað verða viðkomandi at fara undir at kanna um um hesin parturin av vinnuni skal skipast øðrvísi so tilfeingi verður gagnnýtt til fulnar og fyri at fáa sum mest fyri fiskin um hetta skal vera ein vrakarastovnur soleiðis sum vit fyrr hava havt er ikki greitt tí málið má lýsast nærri er kortini yvirskipað samdur við spyrjaran í at tað eins og tað eisini stendur í samgonguskjalinum skal fáast mest møguligt virðisøking sum føroyska fiskivinnan hevur ein ein kappingarfyrimun og til svarið tvey ella spurning tvey eftir galdandi reglum hevur heilsufrøðiliga starvsstovan eftirlit við at fiskur og annar matur sum verður virkaður í føroyum er egnaður til matna endamálið er at ansa eftir at fólk ikki gera sjúk av mati og tí fevnir eftirlitið bara um at tryggja at tað sum verður framleitt til matna ikki er skaðiligt at eta øll matvøruframleiðsla skal sum meginrega løggildas á heilsufrøa starvsstovuni og starvsstovan hevur regluligt eftirlit við framleiðsluni góðskuftirteftirlit er ikki partur av uppgávuni hjá starvsstovuni og tí kannar starvsstovan sum so ikki góðskuna á vøruni og so for tíðin so eg má líka taka endan í næsta umfar takk fyri takk fyri
er ta onnur í tingsalinum sum kunnu taka orðið ella sea spurningar fram og tað er brandur sandoy fyrst ger so væl ja takk fyri hara formaðu
naður tað er hefta r ein sera relevantur o og góður spurningur í erardjoensen hevur sett fram á ting øh tað undrar í øllumførum meg at at vinnan sjálv ikki hevur funnið út av hesum hesum málinum soleiðis at vit í føroyum hava eina betri goðsku á tí rávørðunum sum vit fáa til lands eg veit millum annað at í íslandi har hahar ereg meini er fimm dagar maks í til dømis á ein línibátar ella eintrolari kann vera úti serliga við se hann roynar eftir ísu øh tí at fert út um tað so vesnakvalitetivin so munandi ati at tað verður næstan ikki brúkt til mannafrøyin so ati g en tað undrar meg eitt lítis sindur at vinnan sjálv ikki hevur funnið út av hesum her spurningurin er um um ein skipan har sum vit krevja fiskin veiggjan undir føroyum yvir uppboðssølu kann vera ein ein hjálp til hetta her at fáa at fáa betri góðsku inn

erhard joensen hevur sett fram her í samband við við vraking ella við gósinga fiski eg haldi at mann hevur sæð ígjøgnum rímiliga nógv ár síðani rakarssovnn bleiv avdrikin ati góðskan á á feska ikki serliga kanska ikki verið tann heilt uptimala mann hevur nógvar dagar í í sjónum og og kvaliteturin verað har eftir tí haldi eg eisini at hatta er ein ein vitalur spurningur at at seta hvørt man ikki skal antlin má mann hera um um skipanina sum er við hava eitt eitt egi innaneftirlit ella goðsk eftirlit ella má mann seta ein ein vakrari stovn sum er líknandi túsund var áður á stovn aftur soleiðis at mann tryggjar tað at tann vønasin kemur til lands sum verður hægreidd til mannaftíði veruliga er hákøskur vøra góður kvalitetir takfyrhara formaður takk fyri
so er tað spyrjarin er har joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri at fáa mær
fyri spælaran er tað so avgjørt slett ikki upp til diskussión um mann ikki politiskt skal fara inn og tora at taka tað taka tað upp hetta her við við gálpuni á rávøruni okur liva av fiskivági og alivuni og so hava okur nakrar aðrar vinnur sum sum sum ikki eru beinleiðs rávøruvinnur men at at fiska í dag tað er eitt privilegium tað eru nakrir sum hava fingið nøkur veiðir rættindir og nøkur rættindir tillutaði frá landinum tað er eingin tað skal eingin ivi vera um at um okur skulu hava ein framtíðar búskaparvøkstur í føroyum so skal goskan vera í ordan tað eru ræaríur sum nú í dag gera íløgur í betri skip størri skip gera serliga innanfyri innanfyri frystingarsjónum og tað er tann rætti vegurin at fara hinvegin innanfyri ísfiskjum so eru tað trupulleikar við goskuni tað tað vita okur okur skula sum politikarar tora at fara inn og siga at goskan skal vera á einum støði sum yvirhøvur ikki kann setast spurningur við um veiðan ikki kann brúkast til absolutt hei enn produktur tí okur hava eitt avmarkað tilfeingi av botnfiski at veiða tað eftirliti sum heilsfrøða starvstovanum ger tað er í høvuðsheitum eftirlitsuppgávur av av skipanum altso innanhýsis skipanin á á virkjum tað er ikki av sjálvari av sjálvari rávøruni og meg vitandi heldur ikki av av av ferðivørðini og nú tá ið fiskivinnan á sjógvi er løgd í fastar karmar so skulu okur eisini kunna fara inn og seta nøkur krøv politiskt til hvussu okur vilja hava skipað goska eftirlitið av tí veidda fiskinum takk fyri
so er tað landsstýrismaðurin helgi jabramsen sum hevur orðið ger so væl takk harrafr
ja tað var líis sindir eftir á hesini svarinum so lat mer líka lesa tað liðugt góðskumetingin er hjá landingarmiðstøðunum heilsføra starvsstoðan hevur kortini staðfest í samband við ráðfiskar kanningar og hoygkufrøðilig er eftirlit at hægráðingin og tískil eisini ráðverugóðskan ikki er góð í summum førum beinleiðis vánalig og at er púra samdur tí sum eg sagt her í dag brandir sandoy hann undraðist á at vinnan ikki vinir tavesini er tað má eg geva um púra rætt í vit vit tosa ofta um at tæri uppboðssølu alt at ta er og so skuldu tað verið upplagt at t eikt hægri prís fyri fyri betur góðsku tað vísir seg ikki at vera so einfalt men eg kenni dømir um at at bátarar hava gjørt avtalu við okkurt ávísti virki og hetta virkið veit at hasin bátrin kemur við fyrsta floks vøru og teirra avtala at at frá tykkum keypa vit fyri fyri hægri prís og að so marknaðkreftrnar virka í ein ávísan mun men alt ov lítlan mun og eg havi eisini um tóitt sindur yvir at eg hoyrt dømir um at onkur virkir onkur skip havir gjørt avtalur og og um hægri prís víðsa ví viðgerðarfiskin suðu so og tað riggar fínt men so ta eta er avtalun er fyri og eg spyr hví hví dættainn er fyri vist at riggar fínt hví forsetmann sog ikimá henda máta tí tí at eg eri púra samdur við jarróðri joensen at tað er ikki hvørt mans rætta sleppa út at fiska í dag tað eru rættindir sum sum ávístir persónar fáa og so má tað eitsi vera krav at hesir persónarnir fáa sum mest fyri vøruna og og at fáa hatta ta bestu góðskuna so so hetta er nakað sum ja eg ætli mær at hyggja eftir og akkurát hvør loysni verður tað dúg ikki at siga men men í øllum førum halda ikki at vit kunnu lata tað standa til meg at síggja tey at at fiskiríkidømi missi vitðið soleiðisni takk fyritakk fyri
so er tað spyrjarin er tað joensen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri at fáa mær
at uppbyggja eitt álitisforhold í millum ein framleiðara og ein keypara av eini vøru tað tekur langa tíð tað nyttar ikki at okur koma inn við goðsku í ein dag ella tveir dagar ella tríggjar dagar ella í ein mánaða nei tað skal vera nakað sum er púra fast tað skal vera hvønn tann einasta taðg at tað sum endabrúkarin fer at tað er sektantunómm tað skal ikki vera nøkur diskussión um at ikki góðskan er heilt heilt heilt í ordan okur hava dømi við tí føroyska laksinum hvar okur hava hvar okur hava flutt okum frá at vera í eygunum á keyparanum í í útlandinum nakað niðri undir normonnum og øðrum til at vera teir allarfremstu í heiminum laksur verður flokkaður í fimm flokkar frá soperior niðri niður til sekundab sjálvandi skal ein hvítfiskur eisini kunna tað og tað skulu okur syrgja fyri at sovorðnar skipanir verða gjørdar tí tær eru gjørdar fyri laksu har er tað inni á hvønjum virki tá ið n laksur verður slaknaður soer tann vrakari sum hevur hvønn einasta laks fysiskt á hondum og brakaran og soleiðis skal tað eisini vera tá ið okur fáa ráðvøru av føroa grunnunum botnfisk inn ninn til til avreiðingar alt annað er er púra óakseptapulk so eg haldi at okur skula seta okkum sum mál í hesi samgonguni her at fáa sett ein brakarastovn í gildi aftur um ikki ein stovn so eina skipan hvar ið tað verður hugt eftir goðsku á avreiddum fiski akkurát hvussu tað skal gerast tað standi eg ikki við svarunum uppá her nú men tað er nakað sum okur rímiliga rímiliga skjótt kunnu blíva einigur um men tað er eingin ivi um mínari sál um at um okur skulu flyta ykum sum framleiðarar av hvítfiski so er tað neyðugt at okurvsu seta hetað her í gongd tí vinnan klárar tað ikki sjálv opinbart takk fyri takk fyri so er tað
helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið til at svara ger so væl ja harar formaður ja eg eri púra samd við spyrjarin
gainum at at hetta er nakað sum vit absolutt eiga at finna eina skipan eg ivist eitt sindur í um um tann gamla vrakara skipanin akkurát er tað rætta men vit muggu hyggja eftir hhvør hvat hvat er rætta skipanin egetti samdíðini tí at tað tekur tíð at byggja eitt álitsforhold upp millum keyparar seljar í hesum førinum men eg kenni dømir um hvar hvar tær hava avtala at túrurin skal ikki longri so so nógvar dagar viðgerðin skal umborð skav soog so og tað gav úrslit og so t eg spyrji hví helt ikki fram eg kenni ikki svarið hvít eg helt fram men men tað burdi borið til eg kenni eisini dømi um onkrar onkrar sum sum fáa betri prís í dag tí at keypara veit at hasin báturin kemur altíð við góðum fiski so so gevur tað úrslit so har eru nøkur ting vit kundu eisini tað ber eisini til at siga at at hvussu langur skal ein túr at vera altso at at tú færtmann sigur alt alt ov langan túr at við við tú hevur ífiska las so vita vit at góðskan hon hon telur niður rættiliga skjótt so so tað eru nøkur ting við vit kunnu seta sum regluit men men eg eri púra samdur við erhard joensen í tí at vit kunnu ikki bara hyggja at meðan vit síggja at stór virði r fara fyri sjeyti og tað er tað sum hendi tíverritakk fyri takk fyri
so er vónandi hasin fyrispurningurin svaraður og viðfara til næsta punkt um fýraogtjúgu taðer til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálum tað er viðvíkjandi veiði av grágass og tað er brandur sandoy sum setir tann fyrispurningin fram ger so vælja
ja takk fyri takk fyri harra formaður hefta er ein fyrispurningur til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálunum sum eisini umsiturlógina um fuglaveiðu viðvíkjandi veiðu eftir grágás í nøkur ár nú hevur verið loyvt hját rðar at veiða grágás talan varð um tíðaravmarkaða lóg sum fór í gildi á nýggjárinum sum eg skilji á lagnum so er tann lógin nokk ikki farin í gildi menloyvi er í øllum førum farin í gildi orsøkin til at veiða eftir grágás varð loyvd var tí at grágsin er til miklan ampa fyri grøina hjá føroyskum jarðareiðarum búnaðarstovan hevur gjørt royndir sum vísa at har sum grágásin ikki sleppur at eta grasið í slottibønum harfærst munandi meiri á grasið á lendinum harafturat legst grágásin eftir eplaveltum og oyðileggur grøðina so eplini ikki egnaðir til mannaførii og tí heldur ikki søluvøram tað hevði munað væl at tað hevur munað val at jarðareiðar seinastu tíðina eru sloppin at verja sína grøði við at skjóta burtur av grákasa stovnunum og er tað eitt stórt ynski kanska serliga frá teimum sum reka vinnuligan landbúnað at loyvt verður aftur at skjóta grágás tí spyrji eg landsstýrismannin soljóðandi spurning hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at leggja fram lógaruppskot sum loyvir veiðu aftur eftir grágás takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað landsstýrismaðurin helgi abrabsen sum hevur orðið ger so væl
takk jar harra formaður ja eg takki fyri spurningin so svarið til spurningin er at eg ætli mær at leggja fram uppskot um at loyva veiðu eftir grágás tað vóru nógv viðurskifti sum mugu viðgerast áðrenn hetta verður gjørt heimildin at skjóta grágás fór í gildi tann einogtretivunda mai í ár tá heimildin at veiða grágás varð sett í gildi í tvey túsund og fjúrtan mæltu fleiri hoyringspartar frá at broyta fuglaulógina soleiðis at loyvt far at skjóta grágás samstundis varð mælt til at neyvar kanningar vórðu gjørdar so greiðar kundu fáast á um veiðar kundi hótta grákasta stovnin í tvey túsund og seytjan varð lógin longd til at fara út gildi í tvey túsund og tjúgu samstundis var boðað frá at landsstýrismaðurin fór at seta í verk tær kanningar og teljingar sum boðaðar frá í tvey túsund og fjúrtan hetta skuldi síðani gerast grundarlag undir eini stovnsmeting og ein eini burðardyggari sitingarætlan fyri grákvassa stovnin mær kunnugt er ikki komið á mál við hesum arbeiði og støða skal tí fyrst takast til um vit í løtuni hava nóg mikið av vísindaligum tilfari undir hesum eisini hagtøl sum kunnu gera okkum eina ábending um hvørt tað er ráðiligt at halda fram at skjóta grákost partur av hesum hesi meting er eisini tann ávirkan sum grákostan hevur á landbúnaðin í tvey sund og seytjan varð mett at skal ein álítandi stovnsmeting gerast skal hon gerast yvir fimm fylgjandi ár og síðani skal teljing endurtakast fimtan hvørt ár búnaðarstovan sevnir landsins á fróðskaparsetri meta at ein tílígk grundleggjandi kanning kostar umleið trý hundrað túsund krónur á mínum dagligum ferðum til og frá arbeiði síggi eg ofta sera stórar flokkar áv grágásum so er eg als ikki ivað um at grákostastovnurin í føroyum er stórur og at hann er til stóran dampa fyri landbúnaðin um so er at tað verður mett ráðiligt ber til at leggja fram lógaruppskot um heimild um sum heimildar bøndum og jarður eigurhann at skjóta grákos sum ger seg inn á landbúnaðin og tað er tað sum eg arbeiði við takk fyri takk fyri so er tað tingfólk
sum hava møguleika til at taka orðið ella viðmerking tað fyrsti er høgni hoydal ger so væl hárfarmaður
dlegði sjálvur uppskotið fram at leingja lógina til tvey túsund og tjúgu og fára gjørt rteljingarnar og alt tað og hugsaðimær at lansýrsmaðurin segðimam itt sindur meira um hvusu langt eg komi tí tá var eisini longu nevnt tá at mann skuldi hava tá mann so gjørdi gjørdi ætlanin manskudi hava fimm ára teljingar men eg fari at bara at siga í landstýrsmannin at at eg haldi at tá vit longdu tað tá og við teimum royndum sum longu eru at tað er at tað er grundarlag fyri at leingja ta hvussu inntil kanningarnar lidnar og bara a gera taðsum skjótast eg eri vísur í at tjóðveldið tekur undir við tí tí hetta er ein hetta er ein stórur ampi hjá í serliga í ávísum plássum í í landinum øh og og eg fváa ikki bara at fáa tað gjørt tí at hitt arbeiðið er mær kundmd í gongd t er væ ikki steðga upp tað tað sumudi verið løgið vistað var tað so so mannkan lava pengar á fíggjarlógini ártakk fyri
so er tað ingilin dideriksens strøm sum hevur eina viðmerking ger so væl tað fer har formaður ja
eg haldi at tað ljóðar gott at landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum hann ætlar sær at taka atlit til hetta her við ati at kanna fuglastovnin tá ið loyvi verður givið tí at tað ljóðar ikki heilt rætt at mann soleiðis ætlar sær at avmarka fuglastovn altso grágasástovnin uttan at vita hvussu stórur stovnurin er og hvussu hann ferðast so kanska mann kundi gjørt tað ívisti mann visti landsstýrismaðurin ætlar at leingja hetta loyvi at mann so framvegis í øllum førum leggur eina við at tað so eisini skal skal merkja at hesar kanningarnar av fuglastovnunum og av ferðingini hjá fuglunum í í øllum atløgum verður kannað og skrásett ordiliga takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað spyrjarin brandur sandoy sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formað
nú kom landsverkmaðurin inn á tað at nakrar teljingar eru í gongd ja tað eru nakrar teljingar í gongd eg havi sjálv tosað við teir sum gera hesar teljingarnar í mínari verð er tað rímiliga eg fari øll í føroyum at biðja landsverkmannin um at hava ið menti at tað kanska ikki eru so øgiliga álítandi telingar sum sum mann hevði hopp uppá eg veit millum annað okkurt ár komi eg úr einum øki har sum tað eru øgiliga nógvar nógvar gæs og í onkrum øki tann eina dagin mann hevur talt í árinum hevur mann onga gæs funnið ella sæð einum tjúgu meðan tað kanska eru eini eini tvey trý fýra hundrað gæs sum sum sum eru á staðnum allíkavæl so eg fari at seta eitt sindur spurnateki við tær teljingarnar sum eru gjørdar tað er gott at teljingar eru í gongd tú slettist tað tað sum eg ætli mær at spyrja landsstýrismann um er tað altso er landsstýrismannurin sinnaður til at leingja loyvið at skjóta gás inntil kanningarnar eru lidnar um mann hevur fingið eina niðurstøðu tí hetta er ein hetta er ein øgiliga øgiliga stór plága fyri teir sum eru sum eru í hesum vinnuni og skulu liva av sínum eitt annað sum eg haldi er avleiðingin av at ella eitt sum mann hevur sæð meiri hesa seinastu tíðina tað er at ein annar stovnur sum eitur brandgass er vaksin heilt ótrúliga nógv í forhold til í forhold til í forhold til gravkostina tað sær næstan út sum at brandgassastovnurin veksur í takt við at at gravkostastovnurin blívur burtur men tað tað skal eg ikki siga siga sikkurt takk fyri
so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið til at svara ger so væl
harra formaður øh eg má siga at eg kenni ikki hvussu tað gongur við hett her við við at telja stovnin men eg havi fingið nøkur tøl yvir yvir hvat er uppgjørt av tí sum er skotið í samband við hetta her og áðrenn tveyn og fjúrtan tve túnd og nítjan og har kann eg stuttum siga at at tað aðtað árið tað mest er givið upp vór tvey hundrað og seksogtrýss gas sgotnar og minst var fýraogtjúgu og tað siga tær persónarnir sum sum fáast hetta her at at tað vísir seg at tað er sletki neyðugt at skjóta so nógv tí tí skjýtur eina ferð tvær ferð og og triðju ferðt túu eg spala koma út ví byrsuni so rýmar tær men so er tað tað nær tær koma aftur men meni men í øllum førum so eru gásin tað nkenni eg eisini frá frá hinari síðuni av frá frá landbúnaðinum at tað er ein rættiliga stórur trupulleiki fyri landbúnaði í føroyum og tað er tað at siga eg eri ikki so bangin fyri at hetta her fer at heitta stovnin tí at í í lógini er tað soleiðisnar at tú bara dugir til at skjóta á dyrkaðum lendi og dyrkað lendi tað er kanska eini fimm prosent av føroya landi hvar tú hevur lov tið at skjóta so so kann mann samanbera tað við at at msum sigur at fimmoghálvfems prosent av økinum er er er ikki lov til at skjóta so eg eri ikki so ræðuliga bangin fyði tí og serliga tá ið tá eg síggi hasar stóru flokkarnir so dugi at síggja tað at her er nógv til og eg havi eisini sæð tað bleiv bleiv bleiv nakar kanningar gjørdar fyi nøkrum árum síðanig vhar mann gjørdi nøkur øki men tegnaði tað inn og so sá mann har sum gáslar framat ha man ikki slapp framat hvussu nógv tað fleiava etið og tað er ein øgilig munur á tað tað etur heilt øgiliga nógv og serliga tá ið tá ið mann dyrkar nýtt lendi og og um ann setir spírarnar nar í so koma tær gassnar og tær skrævða tað upp við rót so so tað er ein stórur trupulleiki hjá bøndum og hatta er absolutt nakað sum er sinnaður at leingja men sjóvandi skuld vit ansa ettir atað hava gjørt í rætt takk fyritakk fyrisoer
slepur han dýr samdoy sum hevur orðið ger so væl
fróðarformaður eg fari at takka landsverksmaðurinum fyri svarið og svarið er jaligt og tað dámar mær øgiliga væl eg fari tó at taka aftur í tann spurningin sum eg hevði akkurát nú tað var um landsverksmaðurin er sinnaður at leingja veiðina møguleikan at veiða inntil kalningarnar eru lidnar sum tað grundarlagið sum sum skal fyrileggja áðrenn áðrenn endaliga støðan verður tikin tí at hetta er ein hetta er ein øgiliga stór plága ið hetta er ikki minni ein plága vegna tað dálking sum er avísi tí at hetta er ein øgilig dálking sum sum stendst av teimum gassunum sum liggja í bønum tær mildsagt skýta allan bøin út sum hann er og og taka taka alt sum eitur gras og grasrøtur og hvat veit eg upp við upp við rót so spurningurin er bara nær hvussu leingi væntar landsstýrismaðurin at vænta landsstýrismaðurin at tað verður leingi áðrenn vit eru komin á mál og fáa og fáa longt um loyvi at at skjóta eg eri púra samdur við landsstýrismaismanninum í at at sæð út frá landbundnarum sjónarmiðnum er er tað alneyðugt at mann at mann fer í gongd og tað sær eisini út til at vera øgiliga stórt grundarlag fyri at mann leingir hetta tí at gásaflokkarnir eru øgiliga stórir serliga í summum portinum av landinum har har tað grønu plettan verður og tað er sum landsstýrismannin sigur eingin vandi í hesum her tí hetta er altso á fimm prosent av lendinum í føroyum tú kann skjóta tær nakrar gæsur og tað er eingin ráðsveiðar sum fer fram heldur tað er bara spurningur um at sleppa og verja seg ímóti hesum hesum pláguni sum kemur inn yvir yvir landbúnaðin takk fyri og takk fyri svarið frá landsforma
jaðarbronsan lætst vera smór sum hevur orðið ger so væl
ja harra formaður til hendan spurningin í tøsiliga spurningin um hes inna vera leingi hatta so so er svarið ja og og hevði eg ingið at vita at tað áðrenn lógin fór úr gildi at hon fór í gildi so hevði eg nokk sn okk ongantíð farið í gildi men eg fekk at vita at tað tá beint taði eg veit ikki um e var farin ella fór tað vein av teimum døgunusm fór í gildi fyrsta í juni tá ið løgtingið ikki var saman ella tá ella mann hevð ikki tíð at viðgera mál tí orsakað korona hevði e fingið at vita tað í góðari tíð so havði eg nokk sigtur fyri hetta ongantíð fór ú gyldi tí eg haldi at tað er virkuliga ein plága fyri fyri landbúnaðin men samtíðis haldi at it skuldu halda fram við hesum kanningum og og fáa tað gjørt soleiðsnar at vit skulu sjálvandi gera tingini rætt men men eg haldi at vit vit eiga vit eiga at seta fáa tær virka aftur so skjótt skjótast gjørligt og eg eri sletkiki bangin fyri at tað heitter stovnin tí sum sagt tað tú kanst bara skjóta dyrkam lendið og tá tú hevur skotið eitt eitt skot so flýgur alur flokkurim út í eturkalendi og so og so kanst ikk skjóta meir so tað verður ræðuliga avmarkað hvussu nógv hon klárar at skjóta men tú klárar at stykggja tað vekk og tað er høvuðsendamálið við tí takk fyritakk fyri so er
sínsum fyrispurningurin vónandi svaraður eisini og vit koma til punkt fimmogtjúgu tað er til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum og tað er viðvíkjandi eftirliti av spreingievni og tað er ingilín dpistrøm sum hevur tann fyrispurgger so væl
ja hetta er ein munnligur fyrispurningur til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisovinnumálum viðvíkjandi eftirlitið við spreingievni allur heimurin fekk ein kvøkk tá spreingingin í bairuodh fjórða august kostaði yvir tvey hundrað og tjúgu fólk um lívi og nógv fleiri vórðu særd umframt av stórur partur av býnum lagdur í oyðu orsøkin til spreingingina sigst verða tsjey hundrað og hálvtrýss tons av amoniomniotrati ið varð tikin í land av einum skipi ið koma í havsneyð og hevur ligið í eini goymslu áv kaiini í fleiri ár amoniomniotrat verður í dag brúkt til mangt og hvat millum annað í samband við spreinging av tí at virksemi í landinum er økt nógv seinastu árini kann tað hugsast at innflutningurin av spreingievnunum so sum amoniomnitrat og annað er vaksin tilsvarandi og eisini at hesi evnini tey verða flutt runt í landinum sambært løgtingslóg nummar áttaogtjúgu frá tretivunda apríl tvey túsund og sjey um spreingievni og spreingearbeiði skal arbeiðseftirlitið bæði geva loyvi at innflyta og handfarast preingeevni umframt at tey regluliga skulu kanna um alt ferð rætt fram spurningurin er um arbeiðseftirlitið hevur neyðugu arbeiðsorkuna til at gera hetta arbeiðið til fulnar ella um tørvur er á uppraðfesting á økinum tí verður hesin fyrispurningurin settur og spurningarnir teir ljóða so eisini hevur landstýrismaðurin yvirlit yvir hvussu nógv spreingievni er í landinum hvar og hvussu hetta verður goymt og handfarið heldur landsstýrismaðurin at krøvini til handfaring av evnum so sum amoniomnetrati eru nøktandi heldur landsstýrismaðurin at eftirlitið við vandamiklum evnum so sum amonionetrati er nøktandi og hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at gera broytingar á hesum økinum og um so er hvørjar broytingar kunnu vit vænta takk fyri harra formaður takk fyri
er landsstýrismaður sum hevur orðið til at svara ger so væl
takk við harra formaður takkirin ingilin dittursen strøvn fyri spurningin og eg skali hava syndurlends svar tá eg kanska klári ikki alt fyrsta umfarið meg so tað kemur tað seinni fyrst spurningur hevur landsstýrismaðurin yvirlit yvir hvussu nógv spreingievni er í landinum hvar og hvussu hetta verður goymt og handfarið og svarið er arbeiðsbrunaætlitið hevur yvirlit yvir hvussu nógv spreingievni verður flutt inn til føroya umframt hvussu og hvar hetta verður goymt og handfarið yvirlitini verða dagførd eina ferð um mánaðin tvær føroyskar fyritøkur eru góðkendar til at flyta inn og selja spreingievni hesar fyritøkurnar senda hvønn mánað arbeiðs í brúnætlitinum fráboðan um hvussu stórar nøgdir av spreingievni teir hava á goymslu hvussu nógv er selt út av goymsluni umframt hvør hevur keypt spreingievni hetta er fyri at tryggja at spreingievni einans verður selt til keyparar ið eru góðkendir av arbeiðs- og brúnafturlitinum spreingievni má einans verða goymt á goymslum sum eru góðkend av arbeiðs- og brúnafturlitinum í løtuni eru tvær góðkendar høvuðsgoymslur umframt nakrar smærri byggiplássgoymslur og spurningur tvey heldur landstýrismaðurin at krøvini til handfaring av vandamiklum evnum so sum ammoniumnitrat eru naktandi svarið er yvirskipað metir landstýrismaðurin at krøvini til handfaring av spreingievnum eru naktandi handfaringin er skipað sambært laktislóg um spreingievni og spreingiarbeiði við meira kapittul átta ið er laktislóg um tilbúgving kunngerð um goymslur til spreingievni og kunngerð um flutning av vandamiklufarmu á landi nakrar fylgjur kunngerðir mangla enn til laktislóg spreingjevni og spreingjarbeiði við meira men hesar eru settar á skrá í lóggávuarbeiðinum hjá landsstýrismanninum viðmerkjast skal tó at tíðin er farin eg má taka næsta seinni takk fyri
so hava tingfólk møguleika til at gera viðmerking ella taka orðið tað sær ikki út til so er tað ingilin didersen strong sum er spyrjari sum hevur orðið ger so væl takk fyri
ja altso nú nú veit eg eisini at vit hava eina løgtingslóg sum sigur at at hetta her skal góðkennast og eisini handfaringin skal góðkennast og at tað eisini so er eitt eftirlit eg havi hoyrt eri eg ikki vís í um tað er rætt men eg og nógv onnur fólk hava hoyrt tað her við at at spreingievnið verður flutt í øgiliga stórum mongdum runt í landinum og tí haldi eg at tað er kanska orsøk til at at kanna tað nærri um landsstýrismagnurin kundi hugsa sær at kanska at tikið hetta upp og fingið kannað um um eftirlitið er so gott sum tað kann vera tá ið eg hugsi at endamálið við at seta akkurát hendan spurningin er nettu upp tað sjálvandi at mann hoyrir tosa í krókunum og tað er ikki altíð at tað er eftirfarandi slettiski men eg hugsi at tá ið tað snýr seg um spreingievni og tá tað snýr seg um evnið at ta ammoniominitrat sum í sær sjálvum kanska ikki er skaðiligt men við seg eini løðing kann koma til kann vera kann elva til øgiliga stórar vanlukkur og at vit samstundis hava sæð tað staðið á kaium so haldi eg at mann mállíkar sum taka tað í álvara og kanska eftirhyggja um tað er nakað sum vit kunnu gera betri á økinum tí endamálið má væl saktans vera at at vit ikki skulu enda við nøkrum størri vanlukkum innanfyri akkurát hetta økið og at tað kann sjálvandi bæði vera til ampa fyri tey sum ella sjálvandi gera seg inn á tey sum handfara spreingievni og kemikalir í teirra ar arbeiðslívi og sleppa undan men tá sanniliga eisini tann almenna borgarin takk fyri
so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið til at svara ger so væl takk harra formaður
ja eg haldi fram har sum eg endaði og tað er at aminium niutrat er ikki í sær sjálvum at meta sum spreingievni men fyst í fleiri ymiskum utgávum ið eru ætlað til ymisk endamál eitt av hesum endamálnum er er sum partur í framleiðslu á spreingievni saman við fleiri øðrum evni eitt annað endamál er sum tøð í landbúnaði um nitrat ið millum annað verður innflutt til landbúnaðurendamál er munandi minni spreingi viðkvamt ella spreingi hvamt enn tað ið verður innflutt sum psum partur í framleiðslu av spreingievni aminum nitrat ið verður innflutt til framleiðslu av spreingevni verður goymt í góðkendum goymslum og spurningur trý heldur landstýrismaðurin at eftirlitið við vandamiklum evnum so sum aminum niutrat er nøktandi har er svarið mett verður at eftirlitið við sprongsevnum við meira sum heild er nøktandi eisini við amiunitrat sum er ætlað sum partur av spreingevni vísandi til hendingina í lipanum er arbeiðsog upprunaeftirlitið farið í holt við at fáa yvirlit yvir hvussu stórar nøgdir av minni vandamiklum mikla a minumniuturat ið er ætlað í landbúnaðinum verða goymdar og handfari farnir og so ertað spurningur fýra hevur landstýrismaðurin ætlanin um at gera broytingar á hesum økinum so sum og um so er hvørjar broytingar kann kunnu vit vænta so lent í svari tvey ella svari til spurning tvey er ætlanin at gera manglandi kunngerðirnar til løgtingslóg um spreingievni og spreingiarbeiði við meira talan er um einar kunngerð í nágreinar krøvini til førleikar hjá spreingi meistara og eina kunngerð í nágreini krøvini til framleiðslu av spreingievni umframt hetta hevur landsstýrismaðurin ikki beinleiðis ætlanir at gera broytingar á hesum økinum uttan so at arbeiðsupprunaefsrlitið vísir á at tørvur tørvur er á broytingum takk fyri takk fyri
so er tað ingilin didriksen strong sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi at tað er tað er gott at hoyra at mann at mann fer undir eisini at gera kanningar av ø hvussu amóniomini afturat verðuruppvara eisini tá ið tað snýr seg um landbúnaðin h men eg vil so nú slapp landsstýrismaðurin ikki at svara upp á mítti mín fyrra spurning tí hann skuldi lesa sít sítt egna svar liðugt og tí vil eg einaferð enn spyrja landsstýrismennin og heita á hann um at at sikkra sær at at eftirlitið við hesum er nóg gott tí tá mann hoyrir í krókunum um at eftirlitið kanska ikki er heilt nøktandi tá tað kemur til spreingievnirt tá tað kemur til evnir sum sum verða handfarin og flutt runt í landinum og sum kunnu elva til øgiliga stórar vanlukkur so haldi eg tað øgiliga týdningarmikið at vit eru upp á forkant har og tað ivist eg heldur ikki í at landsstýrismaðurin tekur undir við og tí vil eg heita á h at at sikkra sær at hetta eftirlitið er í lagi og at at vit soleiðis kunnu ja umganga at størri vanlukkur verða bæði fyri fólk sum hava til arbeiði atat koyra spreingievni runt í landinum og eisini fyri fólk sum búgva íí nærumhvørvnum har sum hesi kemikaliini vera vera lákræði men eisini har sum tað verður sprongt takk fyri harra formaður takk fyri so er tað
helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur høvi til at svara ger so væl
harra formaður ja nú bleiv svarið so langt at eg fekk ikki tí ordiliga at koma meira inn á inn á uppfylgjandi spurningarnar men sum heild vil eg siga tað at vit hava rættiliga skipaði viðurskifti á hasum økinum í føroyum tíbetur øhmen so nevnir ingilin strøm ett her við flutningi og eg veit ikki ordliga hvussu støðan er í tí tá tú skalt flyta hatta frá einum staði el eitt annað eg veit til dømis tá tá t ina mitt ferðu flutt so skal man ansa eftir at og tað verður ansað eftir at tay ikki at tú ikki flytur dinamitti í perlurnar í sama bili tað flutt hvør sær tí at tað kann hava óhappnar avleiðingar við sær fyrstu ferð eg sá handa her spurningin tað var einaferð tað eg arbeiddi sum floksskrivaðu hjá sambandsflokknu tá var ein sum var ja tað var faktiskt t hann sum situr í tgtingstólum nú ella formanssessinum nú sum visti ók var partur av av tingbólkinm hjá sama flokki tá tá ið vit vóru partmenn og ttá orðaði ein fyrispurng eftir umat tað sama so tað er stuttlit at sleppur at standa vi síðuna av honum og svara einm sovorðum spurningi men men tað vtað er er ein stórur vandi í hesum her at at ttú flytur og serliga arbeiðsplás eittíð tað hvat bruna og og o arbeiðsela arbeiðsbrunaeftirliti hevur hevur eftirlit við men tá tað kemur til at hvør einstakur arbeiðstakari sjálvur skal fáa tað flutt so so kann mann spyrja er tað altíð verið altíð gingið eftir reglunum fyri at flyta hatt einstaðir til eitt annað og og tað er sjávandi er sovorðið mann skal hava eyguni eftir tí at tað tað er øgilia umráðandi at at hesi tingini verða handfarin rætt trupulleikin tá fyri fyri nógvum árum síðani var tað at lógin var rættiliga gomul til dømis minnist tað stóð í lógini at ann skul ikki koyra for skjóttvið hesini her og tað stóð kunnmind skritgang hetta var nokk heystavognum har mann vísti til so og lógin var statvekk galdandi í eg veit ikki hvus nóg vardi síðani ikki so nógv ár síðani men men hetta er hetta er vandamikið evnir og otað er klárt at hvørja ferð okkurt hendir so so skul man hyggja eftir hvat kundi vit gjørt øðrvísi og tað er altíð gott at vera ppá forkant og a syrgja fyri at at tingini er í lagi takk fyri takk fyri ja men eg takki
ter eisini tað er tyki s av tíð at fáa svarið pum at siga men tað er gott tá ið tað kemur hetta útmerkað vit fara til punkt seksogtjúgu tað er eisini til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum tað er viðvíkjandi matoyðslu tað er eisini ingilín didrirsen strøm sum hevur tann fyrispurningin so ger so væl
ja tað er aftur ein munnligur fyrispurning til helga abramsen og hann snýr seg um matoyðsl sambært kanning sum eroarom hevur gjørt fyri eu so fer ein triðingur av øllum heimsins mati til spillis í europa er tað so talan um hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati perpersón um árið sum fær fyri skeyti tað svarar til hundrað og hálvfjerðs milliónir tons av koltfíinstu sum verður latin út í lufthvolvi einsamalt orsakað av framleiðslu og brenning av matoyðslu vit vita ikki hvussu tølini eru í føroyum men um okkara brúkmynstur tey líkjast donskum so er matoysli í føroyum stórt milliø og føtuvarðsdjørilsen í danmark vísir á at matøki stendur fyri ímillum trýogtjúgu komma fimm og fimmogtjúgu komma fimm prosentum av øllum húsaralsburturkasti matvøruburturkast yvirhøvur tað vil siga matosl og annað burturkast frá matvørum tað stendur fyri upp móti hálvtrýss prosentum av øllum húsaralburturkasti í danmark og hetta kostar danskar um trettan komma fimm milliardir krónur um árið í framleiðsluliðnum her hjá okkum í føroyum missa vit hvørt ár út við hundrað og álvtrýss milliónur krónur fyri fisk sum eru skeivt hægreiddur vit hoyra um mjólkikvotur sum verða fullar so so mjólk sigskt verða latin í rennina og leggur mann leiðina fram við ein av stóru matvøruhandlunum stutt áðrenn afturlatingartíð so sær mann eisini ati nøgdinar av mati sum verða tveyttar burtur tær eru øgiliga stórar og óneyðugar og tað kundi verið øðrvísi og tí spyrji landsstýrismannin um mann hevur ætlanir um at gera kanningar av hvussu stór nøgdin av matoyðsli her í føroyum um mann hevur ætlanir um at seta átøk í verk vyri at minka um matoyðsl og hvørji hesi átøkini so fara at vera takk fyri so er tað helgi abrand
lætst tú smáir sum eru orðið ger so væl eg havi ikki
hvítúerstarætlanir um at gera kanningar av nøgdinum av matoyðslu í føroyum í samgonguskjalinum stendur at vit skulu seta í verk skipanir og lóggávu í minkar um matoysl eg eri í ferð við at fáa arbeiði gjørt við at endurskoða kunngerð um burturkast frá nítjan hundraðog fimmoghálvfems ætlan mín er at størri dentur skal leggjast á ringbúskap eitt týðandi amboð í ringbúskapi er burturkaststigið stigin sum ásetir hvussu burturkast skal handfarast og viðgerast fyri at fáa best umhvørvisliga úrslitið at minka um matoysl er ein týðandi partur av fyrsta ella ovasta triðini sum er at fyribyrgja burturkasti annað trðinið er at endurnýta triðja triðinið er at endurvinna fjórðatriinið er at gagnnýta á annan hátt og fimta og niðasta trin er at burturbeina meðan skal altíð eftir at verða so ovalaga sum til ber einki er at ivast í at vit hava ikki minni matoyðsl enn londini rundanum okkum tí verður avbjóðingin við matoyðslu eisini ein partur av arbeiðinum at endurskoða kunnkerðina um burturkast takk fyri ja takk so fer ingilín

at landsstýrismaðurin tosar umringbúskap tað er íí øgiliga nógv í tráð við tað sum eg sjálv standi øgiliga nógv innifyri tá ið tað kemur til at vit nemliga ikki skulu kalla nakað sum er tilfeingi fyri burturkast men nemliga t gera tað til nakað sum kann brúkast aftur og aftur tí vit hava bara so so nógv tilfeingi sum vit kunnu troyta øh so er tað akkurá hetta sum sum landsstýrismaðurin snakkar um við at fyribyrgja matoyðslu tað haldi eg eisini eg er øgiliga skilagott at mann so at siga sløkkið kranan í staðin fyri at tøma baðikari ella blíva við at viðba úr baðikarinum tað haldi eg eisini fyrr hevur verið víst á at tað tað burdi verið ein strategi sum var bæði lættari og betri enn ati standa við hesum í hesum fyrsta fylsta baðikarinum og royna ati at fáa so nógv vatnrotúr sum gjørligt em so eg haldi at tað ljóðar gott men vit kunnu heldur ikki vera heilt frí fyri at tað allíkavæl fer at verað nakað av matoyðsli hóast mann roynir ati at steðga at vit skulu skapa hetta matoyðsli og í teimum førunum so so ge hevur mann nógva aðrastaðnis nakrar matvørubankar sum so kunnu syrgja fyri at hesin maturin kemur til góðar aðrastaðni og eisini soleiðis ati ger lóggávu suminnrættar handilsviðurskiftini soleiðis at vøran verður sett til ein bíligari prís tá hon nærkast síðsta søludegi umframt eisini upplýsingar kampanjur sum kunnu gera stóran mun serliga eisini tá ið tað kemur til matspill og serliga eisini tá tað kemur til hesi markatini sum eru á matvørum altso best fyri og síðsti søludagur hvat ið munurin á hesum og tað haldi eg eisini kundi verið eitt gott hugskot við øllum teimum tingunum saman takk fyri hara formaðu ja takk so fer lansýr
smaðurin elleapedsen orðið aftur ger so væl jarformaru ja vit sleppa nokk ikki heilt
undan matoyðslu ella matspilli tað tað verður nokk altíð nakað sum sum kemur henda men sjálvandi skulu vit altíð seta kósina ímóti at at at tað skal vera so lítið sum møguligt og og nú nevndi ingilín strøm hetti her við górking av fiski og tað var ein fyrri fyrispurningi í dag eg haldi eisini ta er eisini eitt eitt dømi um at at vit fáa fiskafyrskafloksvøru inn inni umborðaskip tá mon tosar um góðsking so so er einki ivast í at besta góðskan hon er akkurát tá fiskuringkin finn í stokkin og síðani gongur tað bara tað skeivan vegin men sjálvandi er tað umráðandi at at vit vit vitfáa steðgað hesin her altso at vit lofta tí góðu góðskuni ella lofta góðskuni meðan hon góð og seta treytir við soleiðsnar at at tað ikki blívur verri góðskað og og okkurt kar til spillis ogso framvegis men tað alt kemur tað alt so er tað ræðlia nógvar spurningar um hugfurtsbroyting alto hvønn hugburð hava fólk til at tveita burtur og sjálvandi vit kunnu gera lógur og reglur og og tað verur arbeitt við hesir burturgasr kunngerðini og alt hetta her vónandi kann tað vera við til at broyta hugburðin men tað er sjálvandi fyrstan hugburðin sum skal skal broytast hjá fólki tað er eingin ivin um tað so so eg vóni at vit vit vit koma tað víðari í øllum førum so burkaskunngerðin hon er á veg og so vóni at hitt fylgja við takk fyri ja takkso
hava ikki fleiri biðið um orðið og hasin spurningurin er harvið svaraður og hatta var tann síðsti munnligi fyrispurningurin til tingfundin í dag so er bara eftir at lesa uppi skránna fyri tann komandi tingfundur sum verður í morgin tósdaðin tann triðja septembur klokkan tíggju og tað er fýra fyrstu viðgerðir á skrá tað er løgtinsmál nummar fimm tjúgutjúgu sum er uppskot til eykajáttanar løgtinslóg fyri august tjúgutjúgu tað málið verður beint í fíggjarnevndina tað er fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar seks tjúgutjúgu sum er uppskot til eykarjáttanarlóg fyri august tjúguogtjúgu strikar tvey tað málið verður eisini beint í fígjarnevndina so tað fyrsta viðger er løgtsmáli nummar sjey tjúguogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna tað málið verður beint í rættarnevndina og tann seinasta fyrsta viðgerðin í morgin tað er løgtingsmál nummar átta tjúgutjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málunum málsøkjum og tað er yvirtøka av málsøkinum landslæknaembati eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnin á heilsuøkinum sjúkrafyribyrging sinnisjúkraviðurskifti líkskoan vevnaðarflutningur og tað málið verður beint í uttanlandsnevndina og til seinast verða so framløga so er tingfundur fyri dag liðugur